tingfundur tingfundurin er settur og vit fara til dagsskránna í dag nítjanunda novembur og taðn fyrsta málið á skránni er atkvøðugreiðsla um skrivligan fyrispurning nummar eysstrika trý tvey túsund og tjúgu til kalea holm johannesen landstýrismann frá barandi sandoy og hann er viðvíkjandi rúsevnum og um eingin mælir ímóti so fari eg at mæla til at vit uttan atkvøðugreiðslu samtykkja at hesin spurninguri skal svarast tað er samtykt síðani fara undir fyrstu viðgerð av tingmáli nummar áttaogfjøruti tað er uppskot til løgtslóg um broytin í løgslóg um barnavernd barnaverndarlógin hvør biður um orðið ella eg skal faktiskt biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkin er ta jóaneli poulsen fyri javnaðarflokkin hjóni nolso joensen fyri sambandsflokkin rósa samuelsen og fyri tjóðveldi hervør polsdóttir og fyri framsókn rutt vang so færi jóaneli poulsen orðið ger so væl
ja takk fyri harra formaður til viðgerðar er løgtingsmál nummar áttaogfjøruti uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um barnavernd barnaverndarlógin javning av upphædd og ferðaútreiðslur í samband við samveru tað er talan um ítøkiligar tvær broytingar tað er ein broyting har ið barnaverndartænastar betr ferðaútreiðslur í sambandi við samveru har foreldurini ikki sjálvi megnahalda útreiðsluna og í øðrumlagi at samsýningar og veitingar sambært hesari grein verða árliga javnaðar sambært løgtingslóg um javningarprosent í almannaveitingum endamálið við uppskotunum er at fáa til vegara heimild til barnaverndartænastuna atgjalda ferðaútreiðslur í samband við samvera eftir barnaverndarlógini løgtingsumboðsmaðurin gjørdu vart við at sum er í løtuni hevur mann ikki beinleiðis heimild til at lata tað er eitt sindur ógreitt og í øðrum lagi eta so um at um atjavna æneitt nú verður nevnt um lummapeningi hjá teimum børnum sum eru umsorganar yvirtikin fyri tvey túsund og tjúgu eru upphæddinar fýraogtjúgu krónur um vikuna til børn millum trý og tíggju ár seksoghálvtrýss krónur u vikuna millum ellivu trettan ár hundrað og fjúrtan krónur og vikuna millum fjúrtan og fimtan ár og tvey hundrað og sjeyogtjúgu krónur um vikuna um børn eru í tekstan ár ella eldri men tað stendir ongastaðis púra greitt hvat ið gongur av lummapeningum hjá hesum børnunum og tað skal mann so eisini í einumkunngerðarskrivi eg haldi t kunngerðarskriv nummar átta túsund viski minnist sætt har ið skal mann eisini áseta eitt sindur greiðari hvat ferð alummapengin avlummapeningum hjá barninum soleiðisnar at mann er púra greitt veit um hesi lummapeningur er nøktandi her lykkji so man kann siga samandrátturin ímillum hetta uppskotið og verandi lóg er faktiskt tað at hetta hetta uppskotið fer at gera tað púra greitt nær ið foreldur kunna fáa ferðútreiðslurgolnar og samstundis at barnavyndin fer barnavyndartænastan fer heimild til at útgjalda handa peningin og í aðrur skifti at mann javnar veitingarnar sambært lógini takk fyri
ja takk fyri so er tað næsti røðari tjóni nolsø joensen ger spæl
takk fyri harra formaður ja nú er undanfarna røðari verið inni á málinum og greitt frá hvat tað handlar um og eri fyrst og fremst tað sum er esensin í málinum er heimildin at hon skal vera greið tá ið mann hevur við koyripengar til og til til foreldur hvørt børn eru umsorganar yvirtikin øog at ikki minst at at tær veitingar sum eru til bæði fosforeldur og onnur verða javnaðar samstundis sum eisini mann hyggur eftir lummapeninginam hjá hesum børnum sum eru sett heima tað eru nakur hoyringsskriv til til uppskotiðog og har verður millum annað komið inn á hetta her við tá ið hetta her við við við koyring og hvørt á sínum útreiðslurnar ferðaútreiðslurnar har tað hevur verið øgiliga ymiskt frá frá stað til stað ella frá barnavendartænastuni til tænastu hvussu tær hava mett tørvin hjá hesum foreldrunum at at fáa koyripengar og og tað verður ró framundir í í uppskotinum at tað skal mann líkasum koma til lívs so at øll verða kalstu ma siga at tað ikki verður ymiskt men at tað er at tað eru líka fyri allar allastaðni í landinum eitt annað stað tað verður kjakað eitt sidur aftur fram um barnamarartænastunar halda ella meta at tað er ókrevjandi umsitingarliga at fara inn og gera eina tørvsmeting og eitt annaðstað so so hugsi eg eisini at tá ið tað eri tá ið talan er um hesi hendan bólk av av fólki so er tað næstan ikki uuttanundantak at tey hava ikki tay mestu pengarnar um hendi og og tí vildi tað kanska vera ruddiligari at mann segði sum so at at tað skuldi verið øllum teimum foreldrunum bara at mann man at barnavartænastan ella a landi hvussu stóð fyri hesum útreiðslunum tað er tað er líkasum tað sum eg hugsi tá ið tað kemur til heta her men men eg so komin til eina semju um at mann sigur at manheldur fast við at tørvsmekingin skal gerast og at at foreldur at yvirtiknum børnum tey verða viðgjørd eftir somu fortreytu tá ferðaútreiðslur í samband við samveru verða útkomnar uttan mun hvar í landinum tey búgva og so er tað so kundi tað verð áhgvert eisini at sæð tá ið tað stendur niðast á á síðufimm í uppskotinum at hvørjar tær fortreytirnar eru verða galdandi sum verða nágreinaðar í leiðbeining øog hvussu mann líkasum sum ger tað tað tað er so upp til til annana ráðið at at gera av at seta tað líkasum í gongd annars haldi eg tað er ikki so øgiliga nógv at leggja afturat hesum uppskotunum tað er eitt sindur av teknikaliteti men tað hevur verið tað er landstýriskvinn til rós tað evur verið nógv nógv ógreiða á nøkur viðurskiftum sum hava við barnaverndarøki at gera hvør til dømis skal gjalda fyri tey tá ið barnið er sett á á stovn ein av landsins stovnum hvør skal gjalda til dømis viss barnið skal til ríðing viðsu barnið skal hesi ymisku tingini og tað heur landsý sum fingið grei at at tað er líkasum stovnurin sum sum skal gjalda og tað haldi eg er er er rímiligt tá ið tað er meðan tað býr har at taðtað haldi eg eri til til tað betra og og ikki minst het her við lummapeninginum nú havi eg sjálvur arbeit inan fyri tjúgu ár innan fyri øki og tað hevur eru somu taksnir sum hava verið í øll hesi árini og og eg kann eg havi hug at at at siga tá ð tá ið johanneli nevnir poulsen nevnir lummapengtaksirnar so so tað eitt barn uppá tíggju ár skal fáa fýraogtjúgu krónur tað er ikkitað er isambaril við við kostnaðin ela støði í dag í tvey túsund og tjúgu og har kanska ein kokakola kostar kostar átjan krónur so har eru minni munir har ikki nógv annað til at rutta yvir hjá tí barninum tað var bara fyri at taka eitt dømi at her epá hægstu tíð at tað verður eg haldi eg havi sæð onkra sum ta hvussu verður verður fordoblað og tað er tað er til tað betra so nógv sovorðnir smáting sum gera kanska nógvar frosratiónir úti á á økinum nakað sum fólk hava hava saknað tað er til tað betra nú og og og tað er gott at tað verður tikið í teimum líkasum teimum raðfylgjunum sum tað nú er og og hetta her er ein ein ein betran avav tí eisini takk fyri harra formaður
ja takk fyri síðani fær rósa samuelsen orðið
takkfyri hara formaður sum undanfarni framsøgufólk hava sagt so er hetta eitt mál í broyting í barnaverndarlógini um javning á upphæddinum og ferðútreiðslursambandi við samveru eg fari ikki at fara beinleiðis inn í hetta málið sum so taer atsiga tað erakkrát sm ett endurtøka og endurtøka men eg fari meira at fara inn í tannpartin sum hevur við eftirlit at gera um tann týdning hvønn týdning tað hevur at hava eftirlit vit hava sum eg nú hoyrdu vit umboðsmannin í gjár løgtingsumboðsmannin greiðir frá í gjár um í eina samrøðu í útvarpinum um at tað ikki høvdu meira resursur til ena a gera ein ella tvær eftirlitsvitjanir um árið til innanfyri barnavernd og inanfyri eldra øki og visti m tá mann sær at í hesum málinum sovar taða kæra sum kemur inn og so er tað umboðsmaður sum kemur inn og fær staðfest er nkar kærur ela tað er nakað relevant su mann skal viðgera men í tann mun har sum tað er kanska mann skal niður í sjálva málsviðgerð har sum mann skalhygja eftir hvussu børnini hvat tænastu børnini fáa so er tað kanska ikki eg skalikki siga tað ikki trygt nokk men tað kundi í øllum førum verið nógvar ferð inar betri vit hava væl fungerandi barnaverndarbarnaverndir tað hava vit mas siga í íí ein ávísan mun vil siga men í nøkrum førum kann mann ivast í um børnini kanska ikkeg í so oftani verða epslept for tíðliga og ikki bara tað at mann hoyrir at fólk eisini aftur aftur taka og øh viðgera n ella taka ov inbrakta mál har sum í veruleikanum ikki tey føla tað hendir nakað sjálvt felgiga tað eru nakar greiðar reglur sum siga hvør kannhvør kannhvør ska involverast í eitt mál ella ikki men fyri tað um ein partur ikki heldur tað at tað erneyðugt at taka barnaverndina inn so er tað kanska kanska fleiri aðrir sum hál tá tað er neyðugt

vistumanhygur eftir granlalondunum hjá okkum so hevur mann nakað meira skipað eftirlit nú hevði tann framígja rætta hevði havt møguleika at vera saman við tí teimum sum høvdu eftirlit í rønlandi og viskulu vit ikki samanluknuni við hvussu tilstandurin hjá okkum er saman við grønland men í grønlandi hevur mann hvussu eitt skipað eftirlit har sum tað er ein løgfrøðingur eitt fíggjarfólk og ein serkønur innan fyri málsviðgerð sum fer á eftirlit ófráboða eftirlit hjá hjá kommununum og kannar eftir um ein fyriskipan er sett í verk sum hon skal um handilsplanirnar eru um tað er uppfylging og um málið verður slutt tað ordiligt og tað vil siga tað meira enn hugt eftir eini

bara hugsa um krónur oyru men í grønlandi fær mann rundanum alt málið tað vil siga at tú skal hava nakað fyri pengarnar barnið skal ha nakað burturúr og familjan skal hava nakað burturúr asu man hyggur eftir í danmark til dømis har er eitt syskinabarn sum er taru fosturforeldur har er tað málrætta uppgáva sum skal gerast tá ið tað taka ímóti einum barni tað skal málrættast undirvísing til fyri at tryggja at barnið kann koma út aftur í familjuni har sum tað ber til samstundis verður tað málrætta t sett undirvísing inn til foreldrini sum skulu taka ímóti børnunm aftur tað vis siga eina heim komu og har havi eg skilt í føroyum hevur mann ikki ta skipanina har sum í útgangsstøði har sum tað ber til tað skal altso undirstrikast at har sum ikki ber ti tað ber ta ikki til men mann mann mann hevu ikki gjørt eina eina eina mann mnn fyrireika ikki ein eina heimkomu soleiðis at ser børnini sum vórða tikin úr heiminum ella eitt tíðarskeið har barnaði meg at tey allir partar varð skúlaðir til til at at taka ímóti uppgávuni aftur og ikki minst so er tað tann parturinsom sjálvtum lógin sigur tað so kanst tú hava ein tilknýt ein persón sum er tín so vísir tað seg í ávísum førum ella fleiri førum at tann persónurin er kanska ikki til staðar hann er kanska ikki til og hann ýtir saman av tí sama veður að ikki brúkt í nóg stóran mun tað a siga tað at tann persónurin barnið tað dragar seg um hevur ikki ein einpersón at hella seg til tal at siga ein málsviðgera sum kemur út har sum viðkomandi er mankann mann kanstosa nógv um barnaverndarøkið og so r iki nú hetta er ikki akurát tað sum sum málið snýr seg um tað sum eg sigi men eg haldi tað er týdningarmikið at varpa ljós á tingini og at tryggja tað at tað eru børnini sum blíva loftaði og loftaði tíðliga tí øll tey dømini vit hava sig iski e bliva við endurtaka endurtaka hesi børnini sum ella ungdómar sum sita til dømis uppi í mjørkadali ella sum kanska kanstk s ikki koma fram ella sum búgva í kjallaríbúðum har sum engin nte veruleikanum ongan góðan at hava so er tað tí at tað er ikki er tikið hond um børnini tá tey var lítil og tað er ferð eftir ferð eftir ferð at mann kann síggja sovorðnið dømi og tað er tað eru støður sum eru vanlukkuligar tí at mann ikki tikið hondinum visi børnini so míni landstýrskvinnan segði í gjár at hon er farin inn at hyggja eftir eftir eftireftir barnavendarlógini grein fyri grein so at eg vóni tað tá ið vit koma á mál at vit kunnu kanska fara inn í tann partin at styrkja eftirlit ella gera eftirlit massivt ordiligt eftirlit sum tryggjar at børnini fáa tað hjálps tær hva brúk fyri tí at tað ber ikki til at vit ferð eftir ferð her skulu o diskutera ella standa og diskutera við fyrispurningurin um tað bæði eitt og annað og í veruleikan ta einki hendir men eg havi álit á landsstýriskvinnuna hon er lovað um ger tað g eg veit hon ger tað tá hon lovar tað so at hetta sar míni orð takk fyrija
tað eru viðmerkingar siri stenberg
ger su væltakk fyri hara formaður ja eg haldi rósa samelsen tók nøkur øgiliga viktig mál upp eitter eftirlit og eitt annað er eisini ráðgeving og stuðul til dømis til fosturfamiljur sum er eisini nakað sum hevur verið nokk nógv eftirspurt tí tað er ein øgiliga stór uppgáva eisini at taka børn til sín og tað r nógv sum týðr upp á tað stendur hvørfalli í lógini at mann skal royna tað fyrst við fosturforeldrunum áðrenn mann brúka stovn har sum tað ber til sjálvandi men men tað er eisini okkurt sum týr upp á at tey fosturforeldrini verða nokk so slept upp á fjall ella tað er hvussu ein tung uppgáva og har kundi mann kanska gjørt eitt annað sum sum hjálpti teimum stuðla teimum betri í tí stóru uppgávuna ið tað er soleiðis at man tryggjar sær at tann fyriskipanin eydnast tað væl tað tað gongur út uppá að i tað er eingin fer dugs við at seta nakran til nakran vissi ikki tað skal blíva gott tað er væl bara tíma at ger tað so har manglar okkurt

takk fyri líka tey orðini sum sigur stenberg sigur tað er tað at uppgávan skal eydnast tað er ómetiliga týdningarmikið tá ið eitt barn ella børn verða tikin úr heiminum og verða koyrd í eina fostfamilju at fyriskipanin eydnast í nógvum førum eydnast um men tað er eisini í fleiri førum har mann mann sær at fostforelrini ikki megna uppgávuna tey hava kanska ikki fingið tað tann førleikan sum tey hava brúk fyri at fáa fyri at taka hond um barnið og ikki minst eisini hvat er at hava hava hava kontakt við við tybiologisku foreldrini so ífleiri førum er tað tað at børn er slept upp á fjall tí at førleikin ikki verður til staðar hjá fostforeldrunum góða hjartaumsorgan tað er fantastiskt men í nógvum førum er tað onnur ting sum eisini sum eisini krevjast
tjóni nolsø joensen
ja tað er áhugaður ting sum ráðsøkan tekur fram og hevur sínari røðu millum annað tað her við eftirliti og har hevur hug at nevna tað at tað hendar nógv ting alla tíðina á økinum tí at tað er ein serlig uppgáva at skula at fara inn og at erstætta eina faðir og móður rollu hjá teimum starvsfólkum sum eru umhins børnini tað krevst ein speciaður vitan og nakrar royndir sum eisini mann ikki skal forsmáa og var tað ikki fyri løgtingsumboðsmann sum fór inn í hvat skal mann siga hett er barnaheimsmálið hevði sæð nærsagt fyri fyri einum ári ella tveimum síðani so so so komu hetta ímillum hann ikki fram hesi tingini sum eru komin fram og og tí tí er tað gott at hava eitt millumlig millumlandsstýri kanska mann siga landsstýrisfólki tí at tað er ómøguligt hjá landsstýrisfólki at hava líkasum og tí er tað nógv avgerandi neyðugt at hava ein innstand sum er millum har sum líkasum av og á fer út og vitjar har sum hesi børnini búgva takk fyri
rósa savnar sær
púra samd at jhvan jóni nólsoy joensen sigur at tað er neyðugt at hava eitt eftirlit sum ikki bara hevur eftirlit sum andar fólk í nakkan men eisini tryggjar fyri tað at tar fyritein umá ger er rættar og at tæir eydnast og at tað er kvalitet tryggja tað sum mann ger tí ati lofta vit ikki einum barni ella børnum so er tað generatiónir sum færa til spillis tað e ikki bara taðn einkulta persónurin tað er nóg ringt men tey hava eina framtíð skulu havana familju víðari eisini so tað er at tað eru generatiónir sum skulu sum verða bjargaðir við ta mam bjargar ein so at tað kann ikki gerast upp í krónum oyru tað tað ber tað bara ikki til takk fyri
ja so er tað hervør polsdóttur ger so væl
takk fyri harra formaður ja til viðgerðar er eitt uppskot til løgtingslóg um at broyta barnaverndarlógina ta haleið serliga um javning av upphæddinum og ferðaútreiðsluna í sambandi við samveru øhetta uppskotið ja tað snýr seg um at gjana ymiskar broytingar ogtað r serliga komið frá eninari áheitan frá løgtingsins umboðsmanni tað er í samband við eina klæðu sum løgumboðsmaðu hevur fingið fyrr í ár sum viðgjørdi vantandi kunning um endurgjald av ferðaútreiðslum í samband við samveru í sambandi vi eina eftirlitsvitjan sum umboðsmaður gjørdi í tvey túsund og seytjan trivnaðarein tíggju har um metrar tað er ógreitt hvørjar útreiðslurlummapening hjá børnum skal fevna um fyri at kunna staðfesta um upp upphæddirnar er nøktandi í sambandi við at lbosmaður viðgjørdi hesa klæðuna um væntandi kunning um endurgjald so komin leist framá at er eingin greið ella beinleiðis heimild í lógini at veita endurgjaldið fyri útreiðslur at tað verður tulkað inn í eina paragraff sum er lógini men hetta uppskotið tað ásetir so eina eina heimild og við hesari leiðbeining nummar átta tússund frá nítjanda februar tvey túsund og tjúgu so veður lagt upp til at barnavendartænasturnar sjálvar skulu gera eina ítøkilig meting í hvørn einstøk føri um gjaldast skal fyri útreiðsluna hjá foreldrunum tað hevr sjávandi stóran týdning atfíggjarliga umstøðunar hjá foreldrunum ikki fórða fyri møguleikan fyri samveru og tí er taðorliga gott at mann fær heimildina upp á pláss eisini serliga tá ið talan er um almennar pengar at teir hava verið kanska brúktir uttan eina greiða heimild men eisini soleiðis at allar støðurnar verða viðgjørdar líka tað verður víst á í íviðmerkingum eisini í áheitanini frá lagsinsumboðsmanni at teg hevur ver ymiskar reglur galdandi á barnaverndartænastunum og onkr gera torvsmeting av fíggjarstøðuni meðan aðrar ikki hava gjørt og tað vísir hon sjávandi á at ikki er góðar fyrisitingar sigur at ikki viðgerða líka so tað er gott at mann ferð esta heimildin á pláss og og barnordarsstovn honini vísir so á í hoyring at tað kann vera for umsitingarliga krevjandi at mann skal hava eina tørvvsmeting á øllum ymisku støðunum og at tað kann skapa tvístøður og vansar fyri samstarvið og mælir tí kanska heldur til at mann fær eina genrella heimild og tað haldi eg avgjørt er nakað vit skuldu viðgera í trivnaðarnevndini soleiðis at at mann er sikkur upp á at mann fær tí bestu loysnina í sambandi við eftirlitsvitjanina hjá løgtingsumboðsmannini á trivnaðareind tíggju so kom hon eisini fram til við einum einum tilmæli kann man kalla tað at h maán færamganga greiðari hvørj útreiðslur lummapening hjá børnunum skal fevna um so staðfestast kann um upphæddirnar er nøktandi og og so vis at mann sum annskal taka upphæddirnar so eru tar í ár fýraogtjúgu krónur um vikuna fyri børni í aldrinum ýtil tíggju ár seksoghálvtrýss krónur um vikuna til børn í aldrin ellivu til trettan hundrað og fjúrtan um vikuna til børn aldrin um fjúrtan fimtan og tvey hundrað og sjeyogtjúgu til børn eldri enn sekstan ár sum er ikki ordiliga hevur veit hvat hvat tær upphæddinir skulu fevna um so er tað ringt at meta um um tær eru nøktandi fyri meg virka tað ikki so øgiliga nøktandi ella nóg høgt men men tað veit eg ikki ella havi e ikki innlit í tá i eg ikki ordiliga eg greiði um hvat tað fevnir um og tað verður eisini víst á at hesar upphæddirnar hava ikki verið hækkaðir nakað serliga gjøgnum árini og at so vísir fossforeldrarfelagið eisini á at at samsýningarnar hjá fossforeldrunum áttu eisini verið javnaði men tað er altíðnakrar spurningar hvussu vit kunnu taka upp í trivnaðarnevndini eg haldi a hetta er eitt eitt fínt skot so sa man færgreiða heimildirnar soeis at at mann fær skipaninar at fungera betri og vit færa í øllum førum at gera hn ena góða góða viðgerð bæði komandi viðgerinar í tingsalinum men eisini í nevndinitakkfyri
ja takk fyri næstrøðari er ruthvang tað er heldur nógv prát í í tingsavinum kanska fólkum fara út at práta fórði ruthvang orðið
stakk fyri harra formaður ja tað snýr seg um nakrar tekniskar reguleringar viðvíkjandi barnavernd ferðastuðli og lummapeningi vit hava ikki so nakað fyri varnað ímóti hesuher tað sær eisini tað ljóðar eisini til at tey flestu taka undir við hesum her broytingunum sum standast av nøkrum áheitanum sum millum annað eru komnar frá løgtingsins umboðsmanni so vit fara at lata trivnaðarnevndina viðgera hetta her og og bíða eftir niðurstøðuni harfrá vit hava sum so ikki nakað at leggja afturat hesum uppskotinum takk fyri
ja takk fyri sær tað stefan klein poulsen
ja takk harar formaður havi g viðgerða løgtingsmál áttaogfjøruti snýr seg um nakrar broytingar í barnaverndarlógini eg veit helda ikki u eg havi so ræðliga nógv nýtt at leggja afturat øher verði jú ein greið heimild givin til at gjalda foreldrum ferðútreiðslur og harv er ta eitt sidur umrøtt um tað so skal verða sambært takstinum hjá strandferðsluni og í summu førum hjá teimum sum hava høglygt kanska eftir einum øðrum tæsti og so er tað ein onnur heimild um at hetta við at javna veitingarnar og tað sum eg skilji tað sum snýr tað seg um lummarpengar lummarpengar or øll vórður nevndir í her og møguliga eisini veitingar til fosturforeldur og sum hini hava borið fram so tykist hesi hesar upphæddirnar at vera ótrúliga lágar men sum hervur polsetur eisini komin á tað vísti seg ikki a vera greiða um hvat pengarnir snúgva seg um ella hvat teir skuldu fara til og tá mann ikki veit tað so er tað nokk so ringt at fyriat halda seg til hesar upphæddirnar sum verða nevndar í uppskotinum íøll førum rættiliga lágar í mun til livstøðið hjá okkum í dag ø so hetta her eru nakrar smáar broytingar og tær tykjast at at venda rættan vegin og men annars vísi tað seg soleiðis generelt at vera ein ein stór ónøgd um barnaverndina og og har hugsi eg at mann møguliga kann hyggja eftir øðrum struktuellum broytingum í barnaverndini millum annað va hava partar víst á at tað e ikki heilt nøktandi at tað eru somu fólk sum sum kanna heimini har tað møguliga ta lg ett barnaverndarmál og og tey sum skuldu so taka avgerð um tað at tey koma úr somu eind um mann ikki kundi millum annað skilt tingini sundur soleiðis at tað var ein partur sum kannaði og ein annar partur sum sum dømdi um og og tað eru sikkurt onnur ting hetta er eitt eitt stórt lógarverk eru kanska fleiri detaljir sum ikki kenni til men teg eri vísa seg at summi ting kanska ikki eru heilt rætt skrúvaði saman í barnaverndarlógini men hesar smáar deteilirnar her tær tær eru á góðari leiði takk harar formaðurja
so er tað landsstýriskvinnan sum fær orðið elsbet mersetis gunlesdóttur ger so vælja
jatakk fyri harra formaður nú er tað so væl greitt frá at hetta snýr seg um at fáa greiðar heimildir soleiðisnar ati tá ið øll hava ella foreldur hava rætt til samveru at børnini hjá sær og eisini tá ið tey eru flutt heiman og hava fingið onnur fosturforeldur so hava tað rætt til av samveru í børnum og so er tað hetta her við hvør skal betala hatað og tað má vera tað sama galdandi fyri øll líkamikið hvar kommunu mann býr í og so hevur mann gjørt tað soleiðisnar at mænn fær greiðar reglar hvussu ið betalningurin skal vera viðhvørt er tað soleiðis at børnini kanska búgva kanska eitt sindur óhøgligt at koma til staðið so sovis mann skal hava noyddur til hava bil að men so verður tað koyripengar tað hevur verið snakkað nokk so nógv um hetta her við lummarpengum og at hesi børnini sum eru sett heiman at tey fáa lummarpengar og tað er so lítið tey fáa tað verður nevnt eg haldi tað millum trýog seks ár var fýraogtjúgu krónur og men har at siga ati tað var faktiskt trýogtjúgu komma sjeyoghálvfjerðs og har at siga at eg eri so samd við teimum sumsnakka um hesar lummapengarnar ar taðse lágar at eg havi longu broytt tað tað er broytt og og viðhvørt er tað soleiðisnar at mann pjøðast ikki brúka so ræðuliga nógva tíð til sovorðvit tí ati altso eg hugsi meira um at ikki altíð tað kostar so nógv sum á merki nógv ha so trý til seks ár tað verður fjøruti krónur tað var ikki trýogtjúgu komma sjeyoghálvfjerðs sjey til tíggjuár tað a fimmogfýrs krónur og tað var fimmoghálvtrýss komma sjeyogfýrs árenn og ellivu til trettanar tað var hundrað og tíggju krónur nei orsaka tað var fimmoghálvtrýss komma sjeyogfýrs tit farið upp á hundrað og tíggju krónur so børn fjúrtan til fimtanar var hundrað og fjúrtan tilfar upp á hundrað og fimmoghálvfjerðs og sekstanar frá tvey hundrað og sjeyogtjúgu upp á tvey undrað og fimmoghálvfjerðs tað var soleiðisnar at í fyrstuni tá ið eg skuldi snakka um at broyta hetta her so líkasum í danmark tá fær mann so so nógv men eg haldi ikki at danmark sal samanlíknast við við føroyar vit skuldu keypa ein pakkaskips sum havnin g siga kips so so vænti at prísurin kann ikki samanlíknast hvussu bíligt tað er í danmark so eg havi roynt at tillaga tað soleiðisnar til føroyskt forhold so altíð alt er hetta væl greitt frá at hetta er greiðar heimildir mann vil hava og tað er tað sum eg merki at tkstór undirtøka fyri til frama fyri børnini sum eru til fosturs so eg havi ikki so ræla nógv afturat at siga takk fyri
viðmerkingar edvar jacobsen ger so væl gott er at landsstýriskvin
man hevi longu verið inni og gjørt broytingar í sambandi við tað sum kemur undir lummapengar tað sum verðurbesælt út til børn í hesum førinum og og at mann fær rætta inn upp á nøkur ting men mest av øllum at mann hevur eisini tað at mann mann hugsar um hetta hvið ferð útreiðsluna men tað at mann ikki hevur tað líka sum undir kontrol kann eisini gera tað at onkrar av hasum her samveruni verða avlýstar av teirri orsøk og og tað er tað er sárbart tí at eitt barn sum sum veit at tí samvera tað hevur eisini nakrar forvantingar til tann dagin so so tað inniber nøkur skuffylsir meira enn hvann mann gongur hugsaur um men fyrst av øllum at mann hevur barnið og fokus við teimum tingunum sum hann ger visti mann so fer at eftirmeta og og eisini stuðul rundanum tey sum sum hava børnini í til fosturs men men hava barnið fokus í øllum tí sum hann ger tí tí tað er barninum tað draga seg um takk fyri harra formaður
ja og so er tað eltsu egbeta mosetis gkunnileysa eftur
ja takk fyri harra formaður tað er akkurát tað tað er barnið sum skal í fokus eg hugsi um hetta her nú man snakka nokk so nógva hetta her við lummapengum og atifyrst eru tey flutt heiman og tað ið sjálvum sær eru øgiliga hart bæði fyri familjuna og ikki minst fyri hetta barnið og so at lummapengar skulu vera so smáligir sum teir hava sæð út til tað tað haldi eg attað er gott at at tað er broytt takk fyri
hørvur posdóttir
ja við hesum umpskotinum so verður tað verður tað innskrivað í heimin til ferðadreiðslur at at barnaverdartænasturnar sjálvar skulu gera tørvsmeting av um ein familja ikki megnar at bera útreiðslurnar so segði umlandstvúriskvinna kanst úeg kann greiða et hindu frá hvussu mann sær fyri sær at tann metingin verður gjørd oum tað meri egentiliga ella um tað kann hava ta ávirkan at barnaverdatænsku hava innlit í fíggjarviðurskiftini hjá foreldrunum ella hvussu ætlar mann at at tann orðindin at tann heimild sum kemur nú skal viðgerast úti hjá barnamardatansknum takk fyri
elsa beittur mann skjóttist kunnig lesa tær
ja takk fyri harra formaður akkurát fær eitt detaljur mann sigur hvussu mann ger tað tað veit eg ikki men tað verður soleiðisnar at vit fáa greiðar heimildir soleiðisnar at øll fara at fáa tað sama er tað brúk fyri at tey skulu avstað við brúka strandferðsla ja so gera tey tað og er tað upp á annað máta tað er óhøgligt at koyra so hevur mann tað sama galdandi fyri øll so hetta snýr seg um greiðar heimildir kanska tað virkar ikki so ræðnógvur pási sum so men tað tí er nógv fyri tey sum hava brúk fyri tí og tað má ikki koma har til at at foreldrini fara at ikki hava samveru síni børn tí at vit her í løgtinginum ikki hava gjørt nóg greiðar heimildir takk fyri
ja so er tað hjóni joensen ger so væl tak fyri hara
formaður ja sum eg segði eisini í mínari talu ella eisini so er tað rós uppibori til landsstýriskvinnuna at handla upp á hesi tingini og at gera tað betri fyri fyri stovnsøki generelt tað er sera positivt eg havi bara hug at koma ikki tí eg skal fortelja landsstýriskvinnuna hvat hon skal gera men eg hevur komað bara eina áheitan her at í samband við hetta her og málið eisini so er tað løgtingsumbudssmaður sum hevur verið inni og gjørt vart við nøkur ting og av tí ikki tí at eg heldur fortala fyri sum øgiliga nógvum eftirliti men tað er neyðugt fyri at lofta sovorðnum tingum sum er at tað ikki liggur sum sleppur at vinda upp á seg ella blíva til ein stóran kava at vit hava eg veit ikki hvussu skipað tað er men at løgtingsumboðsmaður sum eisini er barnumboðsmaður tá ið tað ikki annað hvørt triðja hvørt ár kanska hevur eitt ein eftirlits vitjan sum so kundi eisini ligið til grund fyri at landsstýriskvinnan kemur her í tingi og so vit kunnu viðgera tað víðari og koma tí til lívs áðrenn tað sleppur at vaksa til eina stóran trupulleika takk fyri harra formaður
spøtt
ja takk fyri harra formaður tað er ikki av ongum at vit hava valt umboðsmann tað er ikki av ongum og hann ger so sítt arbeiði og so lurta við hvat hann sigur og taka tær til eftirtektar og tað er tað vit hava gjørt í hesum førum eg haldi at vit hava nógv at takka fyri at vit hava hend umboðsmanni sum peikaðis tingini sum eg gjørti tað at vit hava reagerað men pedagogiskteftirlit tað vænti eg at spyrjanin veit at tað er ønu millumbili eisini á øllum stovnum hjá almannaverkinum so altso tað er ikki heilt vánaligt takk fyri
so er tað heðinzachariasen ger so væl
takk fyri harra formaður øhtað er eingin ivi um at hetta her er eitt øki sum er øgiliga avgerandi og umráðandi at tað virkar og nú tosar mann um nakrar heimildir í sambandi við lummarpengar og koyripengar sovíðari sum eru øgiliga lítlar uppæfdur kundi hugsað mær at landsstýriskvinnan kanska greidi eit lísindi frá hvat hvat tað inniber í pengum at hava børn o jansing til dømis tú hevur væl eina eina grundleggjandi skipan hvar tú fært eitt gjald pprbarn og mær vitandi so fært tú eisini eitt annað gjald sum er permánaðir per barn og eg hopi ikki at tað er soleiðisnar ati hesi børnini sum eru úti hjá foreldrunum at mann situr og hyggur so bókstavliga eftir hesum krónunum sigur tað at tað hattir tær krónurnar tú fært lummarpengar og einki annað tí hesar upphæddirnar er ógvuliga lítlar tú kundi hugsað mær at mann kanska fekk eitt sindur yvirorðnað at vita hvat er tað fyri uppafdur ið tað inni ber hjá einum barni tá ið tað er inni í eina sovorðnari skipan takk fyri
merki
takk fyri harra formaður áhugaverdir spurningur har kann eg siga at tá ið tað kemur til lummapengar so er tað á orðning fyri hvussu ið altso hetta er børnini sum skulu hava lummapengarnar ikki fólkforeldrini ella foreldrunum tað er børnini sum eiga sær pengarnar og har eru hvat skal mann siga alt tað eru nøkur skipanir ella sum mann veit hvat sum lummapengarnir skulu brúkast til og eisini tað at vit snakka um børn sum eru á stovnum hvat tey fáa frá stovninum tað er ikki alt tú kanst brúka lummapengar til tí at mann sigur serliga kanska í ávísum aldri so hevur mann brúk fyri meira enn akkurát tað sum lummabangunum og tað sum er neyðugt tað fær mann frá stovninum og hetta her við hvussu nógv ið fólk og foreldurin fáa betalt har kann eg siga at eg prenta mær út í gjár tí er alt annað uppá hvussu barnið er fyri men eg havi tí tíverri ikki ak uppi á talarstovnum men eg kann gott geva spyrjaðandi um eina løtu takk fyri
og so er tað steffan klein poulsen ger so væl
ja formaður tað var eisini hesir lummapengarnir tí tá eg hugsa lummapengar so hugsi eg tað eru pengar sum børn sleppa at ráða yvir sjálvi ti tað eru frítt spæl hvat tey brúka teir pengarnir til men so stendur í uppskotinum at at tað tað er ongantíð støða tikið til hvør útreiðslur lummapeningurin skal fevna um og tá tá hoppieg itt sindur av aftur hvat also er tað er tað treytir settar til lummapengarnir og tað stendur at so eru tað summar útreiðslur sum hán ikki veit um lummarpengurin pengarnir kulu fevna um ella um land og kommunur skulu fevna um tso eg hug at spyrja um landsstýriskvinnan fær útgreina hetta her eitt sindur meir takkhavou
so er ta elsbett mersedis skunlesaseg gerso væl
tá mann snakkar um lummapengar vistu vit bara hugsa um okkurt sjálvir tað skal ikki vera nógv annaðloys enn hjá okkum sjálvi hvat brúka brúka børnini o lummapengar til ofta verður tei keypt kanska okkurt góð gætu ella kanska pakaskips ella mann fær grill ella hvat tað so skal vera tað tað tað er ikki soleiðisnar at at tað er hatta hatta eru pengar til børnini og tað eru orningar um hvussu ið tað eisini skal vera altso tá meini eg við at tað er til fyri barsis besta og sum eg nevndi fyri løtu síðani viðhvørt so hevur mann brúk fyri nógv meir enn enn tað sum hasan lummapengarnir siga og til tann tørvin tað verður so tann stovnurin sum teiy búgva í sum betalar tað utta fanna inn av taðkrí latuni takk fyrija
takk fyri tað er ikki fleiri sum hat biða um orðið hetta málið aso er orðaskiftið enda og málið verður beint í trivnaðarnevndina til víðari viðgerð vit fara so víðari í skránni og nú er tað fyrsta viðgerð av tingmál nummar níggjuogfjøruti uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtinslóg um áseting og javning av almannaveitingum broyting í heitinum innseting av veitingum og tekniskar broytingar skal biðja um framsøgufólk johaneli poulsen fyri fólkaflokkin aksel johannesen fyri javnaðarflokkin erhard joensen fyri sambandsflokkin og hervør polstóttir fyri tjóðveldið billjustinusen fyri miðflokkinum ruttvang fyri framsókn fyrsta tag jhan elvin poulsen ger so væl
ja takkfyri hara formaður til viðgerðar er løgtingsmál níggjuogfjøruti uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtinslóg um ásetingarjavning og av almannaveitingum broytingu í heitinum innsetanav veitingum og tekniskar broytingar talan er fyrst gfremst bara um nakrar konsekvens broytingar tað er faktiskt tað kann faktiskt setast upp á fýra tað fyrsti tað at mann strikar javning úr heitin áv lógini tí lógin er øðrvísini samansett í dag og so er aðt løgtingslóg um almannatrygdi tænastur og løgtingslóg um arbeiðsfremjandi tiltøk verða lagdar afturat teimum lógum sum har sum veitingar verða javnaðar sambært løgtingslóg um javnespend til almannaveitingar og upphæddin fyri hægsti uppjaldsveiting sambært løgtingslóg um almannatrygdo tænastur og løgtingslóg um arbeiðsfremið an tiltøk verður sett inn í lógina tað er í ringt í løtuni og frameftir er tað løgtingslóg um almannatrygd og tænastu sum skal nýtast og tí verður heitið forsorgarlóg um røgt løgtingslóg um um almannatrygdutænastur endamálið við uppskotinum er at tiðlaga løgtingslógina um áseting í javning á almannaveitingum soleiðisnar at hon er samsvar við løgtingslóg um javnhámsposent til almannaveitingar og løgtingslógina um almannatrygdugtænastur øhso hata eru faktiskt bara nakrar konsekvensbroytingar sum verða gjørdar og eg haldi ikkta er neyðugt at fara nakað djyppa inn í dag takk fyri
ja og so er tað aksel johannesen gjørt væl
ja takk fyri harra formaður hetta er sum jóaneli poulse at vinja ikki eit sovorðt trupult uppskot hetta eru nakar konsekvensbroytingar í sambandi við at løgtingið samtykti nakrar aðrar lógarbroytingar bæði fyrr í ár og aftur í tvey túsun o átjan tann eina broytingin er tá mann gjørdi pensjónsnýðsskipanina fekk mann eisini eina lóg um javningarprosent til almannar veitingar og tað var ikki bara galdandi fyri fólkapensjónir meðan fyri allar almanna veitingar og so hevur mann eisini fyrr í ár samtykti ein ua nýggja lóg og almenna trygd og og tænastur og tað ávirkar hesa lógina og tí má mann gena konsekvensbroytingar í hesi lógini tað fyrsta er tað nú heur mann fingið eina eina eina nýggja lóg um javningarrosent til almanna veitingar sum fyrr hevur staðið í hesari lógini so nú skal tað ikki javnast eftir hesari lógini tí verður tað strikað út úr lógini og hitt er ati í lóg um almannatrygdu tænastu har stendur beinleiðis at javnað verður eftir ein ávísan hátt og at hægsta uppialdsveiting skal standa í hesari lógini skilji eg tað rætt og tað hevur tú ikki gjørt og tí setir mann á hægstu uppjaldsveiting inni í lógina nú krógunu í upphæddina soleiðis at mann kann javna eftir tí upphæddini sum sum lógu um almenn trygdar tænastu vísir til soleiðis sum eg skilji tað so er tað einans konsekvensbroytingar og uppskotið hevur ikki vr lið hoyringar hjá nógvum av av somu orsøk so vissu einki nýtt skuldi komið fram undir nevndaviðgerðini so er fyr at javnaðarflokin t taka undir við hesum uppskotunm takkfyrihara formaður
ja takk so er tað erhard joensen sum fær orðið ger so væl
takk fyrihara formaður øtil viðgerðar er løgtinsmáli nummar níggjuogfjøruti uppskot løgslóg um broyting í lógini um áseting í javning í almannaveitingum øtað sum tað fyrsta sum hendir við lógini tað verður tað at hon verður hon feær eitt nýtt heiti javnið kn verður tikin út og hon kemur her eftir at eita løgtnslóg um áseting av almannaveitingum í framtíðini verður verðurverða allar almannalógirnar altso almanna pensjónnar og viðbøturnar og barnasígargjaldið og lógin um almannatrygd og um tann komandi u arbeiðsfremjandi tiltøk so verða tær javnaðar eftir lógini sumundanfarna landsstýrið setti í gildi sum hetur javning um lógini um javningar prosent til almannabeitingar í sambandi við lógina um almannatrygd og tænastur sum kemur í gildi fyrsta januar í einogtjúgu og forsøkalógin samstundis fer úr gildi so verður javningin av av uppihaldsveitingunum broytt so verða javnaðir á sama hátt sum aðrar almannaveitingar lógin um almannatrygd og tænastur ásetir eisini at hægsta uppihaldsveiting verður ásett ír lógina um javning á almannaveitingum og tað verður við hesum lógaruppskotinum sett inn sum eitt nýtt punkt fýra og punkt fimm í paragraff trý til átjan túsund fimm hundrað og tveyoghálvtrýss krónur sum bæði hægsta uppihaldsveiting fyri lógina um almannatrygd og til ta komandi lógina um almannaumarbeiðsfremjandi tiltøk upphæddin er sett sum il ta somu upphæddina sumhægsti dagpeningur og eftir galdandi lóg so verða veitingarnir nevniliga ásettar eftir hægsta dagpeningini sambært lógini um dagpening vegna sjúku sostatt er tað yvirskipaða endamálið við hesum lógaruppskotinum at fáa tiliga lógina um javning og áseting á almannaveitingum við lógina um javningar prosent og at áseta hægsti uppijaldsveiting sambært lógini um almannatrygd og til tað er bara at siga at hetta her er so at siga alt av tekniskum karakteri so øtað er ikki meira at siga um akkurát hatta her takk fyri harra formaður
ja takk so er tað hervør pálsdóttir sum fær orðið ger so væl
takk fyri ja sum undanfarni røðarar hava sagt sverar heta ikki eitt so øgiliga tungt mál teir tingmenn undan mær hava greitt nokkso vælt frá hesum uppskotinum eg haldi ikki eg noyðist at finna upp á nýggjar setningar at lýsa hetta málið men hetta er eitt uppskot við nøkrum tekniskum broytingum og eitt uppskot sum eg komið sum avleiðing av øðrum lógarbroytingum og uppskotum sum eru løgd fyri tingi tað tað virkar ikki a vera so ræðliga nógv politikkur í hesum uppskotinum og tí e kanst a helskki ræða nógv at siga til fyrstu viðgerðina av hesum men trivnaðarnevndin fer sjávandi at viðgera eta uppskotið væl og kalla landsstýriskvinnin til hoyringar fyri at hoyra nærim hesar broytingarnar í so falla skuldi verið okkurt sum man ikki ordiliga gjøgnumskoðarvið at lesa hetta her so vit kunnu fáaeitt sindur betri yvirblikk meni men ja eg havi ikki ráð nakvaðat legja afturat eg haldi tað er ikki so nógv annað siga um eitt eittr tekniskar broytingar takk fyrijatak

haldi at vit tingfólk hava roynt at hvør sínum lagi at forklárað hvat hetta uppskotið snýr seg um meira enn at vit hava tikið støðu til hvørjar tankar vit hava um tað og soleiðisnar sum eg skilji í dag eg eri samdur við teimum sum siga tað hetta er eitt sindur tung ur lesnaður

so skal mann áseta í hesari lógini

prosenttal fyri hvussu mann javnar og tað er eitt politiskt ásett tal tað vil siga at javningin kemur ikki at fyllgja við prístalinum teysem ikki fylgja við lønarvøkstrum vøkstrunum á arbeiðsmarknaðunum tað stendur dømi í her at til dømis lønarvøksturin er tvey komma fimm prosent so so so hækkar eisini hækkar eisini uppjalsveitingin við teimum somu prosentunum sum eru á arbeiðsmarknaðinum nú fer mann at áseta javningina í einum ávísum prosenttali sum politiskt er ásett tað kann bæði vera meir og minni enn til dømis lønarvøkstrum á arbeiðsmarknaðinum tað er ein ein kundu veg siga ein politisk broyting í hesum uppskotinum

og tað verður so væl trivnaðarnevndin sum kemur at viðgera tað nærri um tað kemur at hava avleiðingar fyri tær veitingarnar sum eru umfataðar av lógini um almannaveitingar og almannatrygd tí at tað kann jú vera at lønarvøksturin á arbeiðsmarknaðinum kemur at vera størri enn tað sum vit blíva samd um at vit skulu hækka tær almennu veitingarnar við í prosentum tað kann eisini vera tað verður tað er ikki frameftir ein logiskur samanhangur ímillum lønarprísvøksturin vøksrin í samfelagnum og vøksturin í teimum veitingum sum koma frá tí almenna av tí at vit nú skulu áseta tað politiskt við einum tað hevur eingin prosent javning verið síðani tvey túsund og fjúrtan men í tí lógini sum bleiva samtykt tvey dtvey túsund og átjan hevur mann sagt at frá fyrsta janartey túsund og einogtjúgu so skal tað ásetast og tað er tað sum henda lógin so ger upp við og tað eru øgiliga nógvar altso visti mann hyggur í fylgir skjal eitt so eru tað jú øgiliga nógvar voitingar sum eru í lógini sum nú nú kemur at eita bara løgtingslóg um almannaveitingar tað er øgiliga nógvar veitingar og tær koma so at verða javnaðar við tí prosenttalinum sum sum vit áseta og annars so verða veitingar lætnar altso í prosentum av fullum uppjaldspeningum og tað hevuður ásett í hesari lógini nú at uppjalspeningurin er fullur uppjalstpeningur í átjan túsund o tvyfimm hunraðog tveyoghálvtrýss krónur og so verða veitingar veittar í prosentparti av tí soleiðisnær sum eg skilji tað og tað verður eisini væl altíð ein politiskur spurningur um hvar ið tann prosentparturin skal liggja mene eg gevi teimum sum hava verið frammanundan rætt í at hesin teksturin er øgiliga fløkjasligur og eitt sindur ringt at fata hann altso tað er kunnu siga tað tað pedagogiska málið í lógaruppskotinum er ikki ikki so gott tað komminikerar ikki so væl við meg sum ein ein leikmann og tað kann kanska vera ein áheitan á landsstýriskvinna og hennara umsiting um at royna at seta sovorðnið mál pedagogiskt upp soleiðis at tay eru lætt atkomilig fyri tann vanliga lesaran og og tey sum til dagligt sum brúka hesar lógirnar tí tað eru fleiri túsund føroyingar sum til dagligt eru avhangigur av hesum veitingunum og tað er eingin grund til at gera tað trupult hjá teimum at fáa fatur í hvat tað er vit fáast við hvørjar broytingar vit gera hví vit gera tær og hvat tær merkja fyri tey í tí dagliga so eg havi eg havi altíð hildið síðan eg kom inn í hetta her systemið hildið at tekstir frá sum hava við almannaveitingar at gera eru truplur at at at fata lætt vað er altíð tungir at fáa st við og eg vildi ynskt at tað up á einl annan máta vórðu givið nøkur pedagogisk amboð so tað var lættari at fáa fatur í boðskapinum í í teimum mymstu lógaruppskotinum sum verða løgd fram tað er sjálvandi ta hetta er so til landsstýriskvinnuna og og hennara umsiting eisini men annars er hetta ein partur av tí sum vit eru samd um at vit skulu seta eina prosentvísa javning inn frá fyrsta januar tvey túsund og einogtjúgu og at vit áseta í lógini hvør í hvør í maksim um uppihaldsveiting skal verða takk
tað er ein viðmerking er har joensen
ja takk fyri harra formaður eg vil gera geva biljustinussen púra rætt í at at ommutlíbart tá mann fer at hyggja eftir í lógini og og og tí tekstinim sum mann nú er eg verðu tukt seg ígjøgnum so er hetta fyri vanlig fólk teir reina bolapúkk nokkurt av tí men men meira fyri at at venda aftur til til tað sum biljustinussen nevndi um um um javninga prosentið og tað var kanska eitt sindur býtt tá mann ikki kom eit sidur meira inn á tað í røðuni tað er jú har men har er settur ein ein heitt klári frymil inn í tí lógini um javningarprosent at hann fylgir hann fylgir einum miðaltali av útreiðslukarminum hjá fíggjarmálaráðnum altso økingini í jafíggjakarminum og í prístalinm og at um so er at tað miðaltalið gevur meira enn enn
ja so er tað vel justinussen
takk fyrihara formaður ja takk fyri viðmerkingina erhardjoensen eg haldi at tað er sjálvandi eini ein ella annar logiskur samanhangur millum hví mann setir ella hví hví mann skal seta ein ávísan prosentpart inn men sum tað verður sagt í hesum uppskotinum so so er tann frymilin broyttur frá at fylgja beinleiðis príshakkingum ella lønarhækkingum í á arbeiðsmarknaðinum til ati vera samankók av øðrum tingum sum ja sum mann kanska heldur eru meiri í samsvari við tann generella prísvøksturin í samfelagnum soleiðinar sum eg skilti tað sum er hardjoans segði beint nú takk fyri
ja so er tað elsbett mersedis gunlesdóttir ger so væl
ja takk fyri harra formaður eg haldi ikki at e fyrstu ferð eg havi hoyrt biljustinussen snakka um at tað kanska ikki nóg væl pedagogiskt uppsett tá tað kemur tá frágreiðingar koma meni hetta er forbiðið tekniskt so eg skal prøva vita um tað ber til at greiða frá hetta uppskotið hevur bert tekniskar broytingar við sær sum eru avleiddar av øðrum uppskotum sum løgtingið hevur longu samtykt heitið á lógini verður broytt til løgtingslóg um áseting av almannaveitingum javning verður strikað tí framyvir javnað sambært løgtingslóg um javningarprosent til almannaveitingar hægsta uppihaldsveiting er sett inn í lógina um áseting á almannaveitingum hetta er gjørt í samband við at lógin um almannatrygd og tænastur er bliva samtykt harafturat er talan um at broyta heitið forsargarlógina til løgtingslóg um almannatrygd og tænastur tað var líka eitt sum eg ætlaði at fáa við eisini tað er hvussu ið tað verður javnað hvat er javn eftir tað verðuav mann sigur tað verður sett eftir tað er ikki politiskt hett men tað verður sett eftir miðal av lønar og prísvøkstri hendan javningarlógin mann kann kalla ta so hon kom í gildi í eg meini tað tvey túsund og og átjan tá ið pensjónslógin kom ígjøgnum so hetta er øgiliga tekniskt og kanska kanska ná fleiri tekniska sama uppskoti so hetta eri ikki so so ræla nógv bein í tí tá alt kemur til alt takk fyri
jakak tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so er orðaskifti enda og hetta málið verður eisini beint í trivnaðarnevndina vit fara síðani víðari til fyrstu viðger av tingmálamáli nummar hálvtrýss tað er uppskot til løgtslóg um broyting í løgtslóg um almannatrygd og tænastur og harstðrin stendur í parantes heimild at leggja tilmæli fyri tvingsils nevnd um tryggjaðar um tryggjarar búfiriskipanin til persón eru dømdur sambært grein fýraoghálvfjerðs a í revsilógini og heimild til tvingsils nevndina at áseta gildistíð fyri tryggjaðar búð fyri skipanin og vit skulu hava framsøgumenn fyri fólkaflokkin jóaneli poulsen fyri javnaðarflokkin djóni nolso joensen fyri sambandsflokkinu erhard joensen fyri tjóðveldi sirustemberg og fyri miðflokkini steffan klein poulsen og fyrstur at røða er jóaneli poulsen ger so væl
takk yr hara formaður savli viðgerðar í løgtingsmánn nummar hálvtrýss tvey túsund og tjúgu uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtinslóg um almannatrygdartænastur heimildir at leggja tilmæli fyri tvingsins nevnd um tryggjað búfiriskipanin til persónr er dømdur sambært grein fýraoghálvfjerðs a í revsilógini og heimild til tvingsinsnevnda at áseta gildistíð fyri tryggjaðar búfiriskipanir hetta er í høvuðsheitinum fýra broytingar eisini fyrst er at ásett verður at tilmæli kann leggjast fyri tiltvingslunevndina um at bústaðið sum almannaverkið hevur skyldi at veita sambært paragrafunum ífimmogfjøruti seksogfjøruti til persónar sum eru dømdir sambært grein fýraoghálvfjerðs a írevsilógini eisini kunnu skipast sum tryggjar búfyriskipanin samstundis verður paragraff einoghálvtrýss stykki eitt rætt at tl við orðunum vardan verður strikað soleis at eingin ivi er um at bæði fyrribils vardi bústaðir sambært paragrafunum fimmogfjøruti og seksogfjøruti í løgtingslógini kunnu skipast sum tryggja búfyrðiskipanin at tað er eitt sindur torskilt men at eg faktiskt nokk so simpult allíkavæl tá tað verður víst til paragraf fýraoghálvfjerðs a í revsilógini so er kanska nokk intersant ja fólki at vita hvat er tað paragraff fýraoghálvfjerðs a í revsilógini sigur at um ein persónur sum ikki er fyltur átjan ár tann fremur kriminalitet av serliga grávum persónsfarligum slagi kann hann verða dømdur í staðin fyri fongsulstessum kann verða dømdur g í eina viðgerð sum kann taka upp til tvey ár har hon er væl struktirerað og fyriskipað við sosial pedagogum síðani verður ásett við heimildu til tvingstovuna at t áseta ávísa gildistíð og hendan gildistíðin kann í mesta lagi vera seks mánaðir og víðari at heimildin gildiskndgerð verður strikað tí mann metir at tað er so mikið r týðandi inntriv í persónsrættin atfrælsifrátaka fólk at tað eigur ongantíð at vera longru seks mánaðar og í síðsta lagi er at sambært grein tveyoghálvtrýss løgstovuni um almannaverkið heitir at heita á løgreglunu um at hjálpa til við at fáa persón settan á fyribils ella varda bústað í føroyum ela øðrum parti heta er eisini viktigt at man kann fáa hjálp síðan persónuri setir seg ímóti teimum fyriskipanini sum hann verður dømdi til endamálið við uppskotinum er tískil púra greitt atbústaðir til persónar eru dømdir sambært paragraff fýraoghálvfjerðs a í revsilógini eisini kunnu skipast sum tryggjaðir búferiskipanir eins og gildistíð fyri tryggja ásettar lóg heldur í kunngerð atað er øgiliga viktigt serliga tá ið mann snakkar um at frælsis frátaka fólk at teg ikki verður upp til eina kunngerð tí heta r øgiliga stór inntriv í lívið hjá fólki tá haldi egta r øgiliga gott at mann hevur tað ásett við lóg øhtakk yrhara formaður

sum undanfarni røðari var inni á so er tað tað sum hetta handlar um tað er í samband við tá ið sum hevur við fyriskipanir til persón sum hevur fingið fingið dóm sum er undir átjan ár

sum tað stendur eisini í í hesumlógaruppskotinum so er hetta ein øgiliga eitt álvarsligt inntriv og í samband við ati

at tá ið mann fer inn og og tað stendur eisini á her á síðu síðu fimm t at lógar uppskotið ger inntriv í rættindi hjá børnum og ungum við ta at bústaðir kunnu skipast sum tryggjaðar búfyriskipanir og harvið alt ella nærum alt samdøgrið hava læstar úthurðar og læst vindø ja altso tað tá ið lógin um almannatrygdutænastur ella vælferðarlógin sum eisini ja nøvn fyri hana tá var nettupphetta her frammi við búfyriskipanum til ung fólk tí vit hava ikki nakrar suuregat fongsul ella ungdómsfongsul í føroyum so loyvir mann her við almannaverkinum til at faktisk at at gera eitt eitt eitt fongsul ella eina búfyriskipan tí at jóðar penari men tað eru egentiliga ung fólk sum hava fingið dóm sum ikki kunnu sita uppi í mjørkadali og tað er eg veit ikki kanska fyri nøkrum árum síðan so kanska sendi mann tey niður á stovnar ella ella niðri og kanska ungdómsfongsul eisini í danmark tað er gott at vit kunnu hava okkara ungu sum koma so langt út og so keðiliga fyri at at vit kunnu hava tay í nærumhvørvinum her heima men tað eru nøkur ting í hesum her o tíverri eisini skeptiskur tá ið hetta lógaruppskotið var til viðgerðar fyrr harra øtí at eg eittannastað tá ið tað kemur til so álvarslig ting sum hetta her so er tað fyrst ogfremst fanga vesini og og fanga vørarnir har og og politiið løgreglan sum taka sær av hesum her hesum málum ø nú hevur mann líkasum lagt tað út á onnur í altso aðrir fakbólkar og onnur at vara av ella taka sær av

og tað tað er fyrimunur vansar í tí vil eg siga tað er fyrimunur vansari tí tí ati tað er ikki altíð so tað er ikki altíð ð tað tað mest trygga og tað mestu sum mann veit ikki altíð heldur hvussu mann skal handla í hesum førinum nakað annað var tað vist tað kanska var fólk sum javnan ella høvdu royndirnar og sum mann kontinuveraligat setti við ella sum mann heitti á hvørja ferð tí tað er ikki hvørja ferð at tað er ein ungur sum tað er tað kundi ganga tað kanga anga efti ár ella tvey ímillum men tí kanska mann kundi spurt landstýriskvinnuna um hon er trygg ordiliga við hesar fyriskipanirnar tí vit hava sæð dømir í føroyum har tað eru fyriskipanir sum eru settar sum hava gingið grúvliga galið rúvliga galið tí havi eg mína skepsisk við hetta og og hetta e eitt stórt inntriv og tí mugu vit alla tíðina her umrøðar hefta her og seta spurningar við hesi tingini tí ater

tað kanska ei í dag at hava ein ein stovn sum mann setir hesi fólkini ella mann upplærir tey hesi starvsfólkini tað tað kunnu veraútbúgvið ymiskar útbúgvingar tað tarfiskifrins kanska námsfrøðingar tað eru heilsustarvsfólk sjúkrarøktafrøðingar og onnur sum eru um hesi her børnini sum eg vil kalla tað tá tað eru undir átjan ár sum geva teimum tann ta ta umsorgan og og annar sum men men tað eru støður har tey koma út í sum tey ikki makta e hvussu gera við nú tá er tað øgiliga gott kanska mann hevur kanska eina regluliga upplæring ella egluhevur nakað regluligt nøkur fólk sum mann kann dúga upp á í systeminum hevði nasagt sum mann kann heita á at tey so hava aðrar uppgávur í systemin eisini tá ið tá ið hesin her búfyriskipanir ikki tað vildi eg mælt til at mann mann hugdi nærri eftir í í ráðnum pp á onkran máta mann mann mann uppgraderaði nøkur fólk til at taka sær av hesum serligum nú tá ið mann hevur tað í lógini og mann ætlar at gera at mann hevur hesar ja ja tð r tað tað er søður ma konn koma út í sum sum kunnu blíva katastrofalar og og sum kunnu verða til boðar fyri fyri allar pata fyri øgiliga nógvar partar í hesum her tvit skulu minnast til at tað eru eisini familjur sum hava tað tætt inn at sær og tað eru familju bæði at teimum sum sum búgva her familjun hjá hjá starvsfólkum og hvorta sínum so so vit eru inni á nøkrum sum sum hevur við

ja so havi eghug at leggja afturat eisini hettaher við at mann ein broyting í hesum her er tá ið tað verður fyrilagt eina tingsils nevnd so so skal ein ein ein fyriskipan ongantíð vera longuri enn tólv mánaðar og og er talan um uppihald ág tryggjar búfyriskipan saman við uppihaldi á vardum bústaði so skal gildistíðin í mesta laga vera átjan mánaðir tavil sig atmann er inni á eisini nøkrum at tá ið mann setir heta her í verk so er tað eisini mann skal hyggja nærri eftir tí tá ið hann tíð er fráliðin og tað tað er tað er istmann nú skal taka eisini tey tey positivu tingini í hesum her so eru tað betryggjandi so eg haldi ikki at tað er so øgiliga nógv afturat at enn enn atat at tað sum hetta lógaruppskotið handlar um tað er at tað verður ásett í lóg heldur enn í kunngerð at mann setir hesar fyriskipanar í verk eg hevði eg hevði bara hug at at nevna hetta mína framvegis skepsis við at mann tá ið mann setir hesa fyriskipanirnar at mann ikki bara letur eina fyriskipan g so tá ið hetta barnið er blivið í átjan áro fara víðari at so deftir alt tað arbeiðið ella tær royndirnar sum eru upparbeiddar niðurfyri vit mugu royna up á onkran máta at halda tey fólkini til so leingi vit hava hesar fyriskipanirnar so at tey kunnu líkasum bera tað víðari og hava tær royndirnar at geva víðari eisini til tey sum koma nýggj inn í hesar fyriskipanina tí tað er ikki bara bara at fara í holt við hesi ungu sum sum sum eru illa fyri øtí at tú skalt bæði arbeiða tú skalt bæði arbeiða bæði á tí pedagogiska planinum tú skal arbeiða á tí sykulogiska planinum tú skal arbeiða á tí tí nógv hava eisini eina eina avrúvsing sum tey er inni í so hetta er hetta hetta her krevur nettupp at tað er tvørfakligheit tvørgangandi yvir um goyrar at mann arbeiðir eisini ha taðe ikki nokk at bara ein ein instansur stendur einsamallur og skal viðgera ela ella behandla ella ella ella forða í nógvum førum í hesum førinum tí unga at liva eitt annars normalt lív úti í samfelagnum so hetta her er hetta ikki bara bara og og tí tí vóni eg at at tað kemur eisini okkurt eftirfylgjandi sum vísir á at vit at vit arbeiða meira tvørfakligt og og tað skal alla tíðina vera málið at vit minna hvønn annan á at at hjálpa so nógvum børnum og ungum so at tey skjótt kunnu koma fyri seg aftur so hatta var bara mínar viðmerkingar til hetta lógaruppskotið takk fyri harra formaður
ja takk slíka viðmerking tað sigur seg bara ger so væl
takk fyri harar formaður ja djóni nóls joensen veit hvat hann tosar um hetta eri øgiliga kompleksk mál og tað finnast ikki nakrar einfaldar loysnir tað krevur sjálvandi at mann hevur skikkaðir starvsfólk og so táð tann parturin sum kanska eisini ofta hevur manglar hetta her við at mann eisini hevur uppfylging og at mann ikki endar hesar fyriskipanirnar so brátt men at mann fylgir fylgir fólki eitt sidur víðari at mann hevur eitt annað system ímillum hær sum kanska eisini ofta mangla eg trúgvi upp á at tað klára okur saktans at gera í føroyum tí okur hava nokk av starvsfólkum men mann má seta tær resursurnar til og tryggja at mann hevur tey rættu fólkini tí alnars kan n altíðger tað sama tí atað er ikki altíð heldur at at tað eydnast væl at senda fólk áv landinum í í hesar her fyriskipanirnar tað kann eisini vera ein dupultestraffur í tí men sjálvandi má tað vera uppfylging og tað má vera altso góð fakfólk sum takast av takk fyri
ja takk ger so væl gjóni nólso joensen
ja takk fyri harra formaður og takk fyri viðmerkingina og er púra samdur við sirurstenberg í at vit klára heta her væl sjálvi tá ið vit kanska km siga gera tað ordiligt ella ella gera tað og lurtað eftir teimum fakfólkunum sum eru har úti og tí at tað krevur netupp at atfakligheitin er har og at vit nú kanska ljóðaði tað í mínari røðu nokk so nokk so negativt at atuppá á nógvar mátar men men vit hava heilt avgjørt men tað er bara tey fólkini har úti sum kunnu megna hesær uppgávurnar men tey mugu verða latin í og tað má vera nakran kontorniveraligt sum mann fylgir upp uppá eitt sum vit hava g fingið gott inni í í almannella almannaverkinum nú tað er megna títt lív tann fyriskipanin har sum kann lofta øgiliga nógvum av okkara ungu sum koma eitt sindur skeivt fyri har eru kompetent fólk sum arbeiða og eg haldi at mann eigur at útbyggja tað til tann mun sum nú øbrúkarar eru til so at vit so eru vit so so væl bjálvaði til at at bjarga hesn her ungu ssum gott sum gjørligt takk fyri harra formaður
ja tag næystirá røða verður so erharti joensen fyri sampeltlásinig ger so væl
til viðgerðar er broytingin í løgtingslóg um almannatrygd og tænastur sum umfatar heimildina um at leggja tilmæli fyri tringsinsnevndina um tryggjaðart búfyriskipanir og hetta er fyri persónar sum eru dømdir sambært paragraff fýraoghálvfjerðs í revsilógini

mann hevur gloymt at taka við stykki tvey í paragraff níggjuogfjøruti sum handlar um persón sum er dømdur eftir eftir paragraff fýraoghálvfjerðs í revsilógini tann paragraffin verður vanligvís nevnd

ungdóms santión er ein revsing sum mann førdi inn í revsilógina haldi tað var aftur í tvey túsund og eitt í danmark mann valdi at endurskoða hvussu mann skuldi revsa kriminell ung tavisiga ung ta millum fimtan og átjan ár

fongsul var ikki ein hevði ikki eina reabiliterandi effekt ella ikki ta reabiliterandi effektina sum mann gjarna vildi hava og tí kom so hendan her fyriskipanin inn í revsilógina hvar ið mann í staðin fyri at koyra tey í eitt eittformelt fongsul so skipaði mann tað sum nú blívur kallað fyri tryggjaðar bústaðir í degin við hesum her við tryggjaðum bústaðum tað er at tú skalt fáa at skalt hava møguleika fyri at reabilitera tey ungu upp á ein annan máta enn hvat ar fongsul tilletur

hetta var har í umleið átjan mánaðir hetta skeiðið í danmark er tað soleiðis at visti mann tekur ta periotina hvar tey sita í variteft og so ta periotina hvar tey sita í einum tryggjaðum bústaði so er tað umleið fýra mánaðir aftan á teir fýra mánaðirnar so hevur mann tatypiskt í eini opnari døgminstitutión øhvar mán so aftaná hetta her átjan málaðarskeiðið framhaldandi kann viðgera tey

uppskotið her leggur upp til at okur fylgja tí ásetingini nokk so nokk so væl lógarupsskotið sigur at at mann skal ikki seta fólk inn í tryggjaðar búeindir í meira enn seks mánaðar í senn og í løpi av hesum her skeiðnum seks mánaðarskeiðinum so skal mann alla tíðina vurdera og evaloera hvussu støðan hjá tí unga er

hetta mun ella ger heta ongan mun mann skal eisini vordera sjálva viðgerðina fyri at fáa sum mest burturúr altso ta

at landsstýriskvinnan kundi í kunngerð áseta gildistíðina fyri hesa her fyri fyri hetta tíðarskeiði hvar ið ið tey ungu er blivu sett í ein ein trygtjaðan bústovn tað at mann nú velur at seta tað inn í sjálva lógina og ikki kunngerð tað haldi eg er gott tað er tað er so fylgir mann eisini nokk so væl praksis í danmark og tað haldi eg eisini at at mann skal í í hesum her førinum

tað at brúka tryggjaða bústaðir fyri at líkasum at taka tráðin upp eftir djónan nolsø joensen eg eri púra samdur við djóna nolsø joensen í at at tá ið mann mann setir fólk í hetta her slagið av av sanksjón hetta er jú ein tvinksins ein partur av tí er er ein tvinkil ein annar partur er meira reabiliterandi tavil siga tann tann opni parturin hvar tey sita í vardum bústøðum hann er meira meira opin enn tann hvar teiy sita í faktiskt lukkaðum bústøðum tað má viðgerast ótrúliga neyvt tað má vera óalmindiliga væl fyriskipað um mann skal fáa ta effektina burturúr hesum sum mann gjarna vil

verður nevnt í uppskotinum at at samstundis sum tey sita inni so skuldu tey viðgerast sosialt pedagogiskt ø eg veit ikki um tað er fortíðliga at fara inn longu í hesin her í hesari fasini at royna at fáa tey í gongd við um tey ikki hava útbúgving at fáa tey í gongd við tann útbúgvingarliga partin eisini tað haldi eg er er týdningarmikið at hava en menti tá ið mann tosar um hesar her

tí egentiligani so hendan her fyriskipanin í danmark hon bleiv sett í staðin fyri treytaleysa fongslsselsi tí at tær eru altso tey sum koma inn og verða dømd eftir paragraff fýraoghálvfjerðs tað er tað sum mann vanligvíst vil siga djúpt kriminell krineell sumhava havt hava framt til dømis harðskap as persónligan harðskap ella annan vandamiklan kriminalitet so hatað er ikki í tí løttu avdeilingini okur eru okur eru í tí tungu lingini tí hevur tann parturin øgiliga nógv at siga hvussu verða tey móttikin og sum stovnurum hvat kann stovnurin bjóða og hvat er tað sum okur sum samfelag som seta sum forvanting til at koma út aftur úr hinum endanum

tað er faktiskt tað sum er tað allarviktigasta

haldi ikki at eg vil siga so nógv meira um tað hetta málið verður beint í í trivnaðar nevndina og har fara okur sjálvandi at geva te eina øgiliga nágreiniliga viðgerð og fara at spyrja inn tin eisini serliga hendan partin hvussu verða hesir hesi her bútilboðini skipaði og í samráði við hvønn og hvat fór væntar mann at koma út aftur úr hinum endanum tað er tað einasta sum hevur nakað at siga fyri tey ungu og ikki minst fyri okur sum samfelag takk fyri harra formaðu
ja takk so eru tað viðmerkingar tað eru jaspur langur sum fyrst
sí ger so væl ja takk hrerðra formaður eg haldi tað vera nógvar góðar eygleiðingar í talnum kjay har dú ansen ein ein lítil spurningur eg havi fylt eitt sindur ú málunum niðri har mann hevur eisini lagt seg eftir at fólk sum sita inni bæði stýtt stykki og longru tíð eisini hava møguleika til at fáa útbúgving í í tíðarskeiðinum hvat heldur er at um tað er tað verið eisini ein máti við reapilitering at mann knýtti ella útbúgving upp í reapiliteringina
ja takk ger so væl her joensen
takk fyria formaður og takk fyri spurningin járpurlangurd ja eg nevndi tað líka í í í røðuni hetta her við at fáa í hvussu eina byrjanintað er soleiðis at at lógarásetin di sigi tað at tey kunnu sita í hesum er tryggjaðu bústøðunum og vardi bústøðun í upp til átjan mánaðir so tað er væl og virðiliga tíð til at fara inn í eina útbúgvingarliga tilgongd umskeman mankann gera tað ferdur tær inni so kann mann sanniliga koma gott í gongd og eg vil bara trúgva tí at tað er hugsa mær reabilitering so vil eg bara trúgva tí at fyri at bróta tann sosiala arvin og sosiala be lasningin sum mann er í so má tað verða absolutt nummar eitt tí tí tað er tað sum gevur tær eina vón til at koma víðari í lívinum allar allar kanningar øll gransking vísir tað at tað allarbesta tú kann gera fyri at menniskja fyri at fáa tað upp á reytkøla aftur tað er at tað blívur ein partur av arbeiðsmarknaðinum so vs ikki mann skal líkasum taka fatur í tí endanum har so haldi eg má kemur at missa nakað við hesin møguleikanm sum mann hevur tí tísjálvt um umstøðurnar eru syrgiligar so er hettar ein møguleiki hjá samfelagnum at fáa fatur í teimum soleiðis at mann kann at mann fær ein reellan møguleika til undir kontroleraðum viðurskiftum at fáa tey upp á reykil og har er útbúgving nátt nummar eitt takk fyri hara formaður
ja takk so fer djóni nols joensen viðmerkingin ger seg væl
ja takk fyri harra formaður og eg vil takka erhard joensen fyri nakrar góðar vinklar í sínari røðu tí at fokusið er nemliga hetta her við tá ið man setir hesar búferiskipanirnar at tað er væl fyrireikað og at tú hevur tey fólkini sum hava royndirna á eitlants stað og eina menniskaljaheit sum tú kanst loft hesum ungum sum koma á hesar skipaninar tí sum erhard joensen eisini er inni á fleiri ferðirnar so er tað relatiónin við og tað er ein sovorðin fyrimunur í hesum her at vit hava tað í kunnu hava hesi ungu í føroyum tí vit skulu minnast til tað at hesi ungu hava ofta nógvar avbrotnar relatiónir tí tey eru blivin koyrd út á síðusborð í í familjuni her hava vit møguleikan at kunna hála onkran gubba ella ein abba ella ommu sum eru í nærumhvørvinum til at tað ber til at koma víðari líkasum eisini blivun nevnt í eina fyrru viðmerking hett her við arbeiðinum at tey vit fáa teya í gomul hasi tingini eru altavgerandi fyri at tað skal eydnast eitt annastað takk fyri harra formaður
ja takk ger so væl her at júða seg
ja takk fyi haraformaður eg bar berki serliga eitt orð sum sum djónur nols joensen tók fram tað var hetta her við menniskjasligheitini tað er einki ivast í at har sum hesi menniskjurni koma frá tí umhvørvinum kanska oftani oftani rúsrellatera har er ikki tann stóra menniskjasligheitinum í eií teimum umhvørvunum har eru nógv sambond sum eru kvett og har eru nógvar har nógv viðurskiftir hvar tú í tí dagliga yvirhøvur ikki hevur møguleika fyri at bara fyristilla tær tankan um hvussu skal ir koma víðari í lívinum tí er tað øgiliga týdningarmikið tað sum djóni nolsø joensen nevnir at handa fyriskipanin er so væl til rættarløkt av fakfólkum men ikki bara fakfólkum eisini teimum sum vara av og í aðrar mátar kunna hava eina góða ávirkan á tann sum situr inni men eg vil halda fast við at serliga hesin parturin sum eitur útbúgving og tað at tú beginnur at fáa duga at fáa relatiónir

tá ið okur viðgjørdu lógina um almannatrygd og tænastur tá var ein fingsins lóg við í pakkanum og tað fekk eisini rúma viðgerð og kjakið var eisini tá inni á tí at mann flutti tvingsins heimildir inn í barnvendarlógina heldur enn at mann hevði eina ein vardan stovn sum kundi taka sær av uppgávuni í føroyum og eg var sjálv nokk so skeptisk at flyta tvingsins heimildir inn í eina generella lóg og helt at mann átti heldur at hava eina varda fyriskipan og soleiði sum eg síggi tað so leggur hetta uppskotið upp til at mann nú kann tað so p á tann mátan er tað positivt men men mær vitandi so hava okur ikki vardar fyriskipanir í føroyum í løtuni ha nei eg haldi ikki okur hava tað æ og tað hava okur so sjálvandi eisini víst á og eg minnist eisini at kriminalforsorgin vísti á at tað kundi vera í serligum førum ein fyrimunur at mann kundi lata fólk sita aðrastaðni enn í fongslunum tí tað var ikki altíð at tað var tað besta boði at tað kundi telja uppí sum partu av einum dómi at to kanska var á onkrum stovni tað ikki øll sum kanska eru egnaði til at fara í ett fongsul tað kann vera tað eina men so er tað meira hetta her við at hvat tænir fólkið best alto hvat er tað sum er endamálið við at fara í fongsul er tað ein revsing sum tað sjálvandi eisini er fyri tað sum tú hevur forbrot fið teg men er tað eisini at hava eina hugsan um at mann skal arbeiða við reabilitering soleiðis at mann kann koma út aftur til eitt betri lív og soleiðis er tað gvussur eg síggi upp á at løgtingið stillar seg ímun til tað tí okur hava einmælt tikið undir við at bøta um umstøðurnar hjá teimum sum sita tú okur hava eina reabiliterandi hugsan og tað haldi eg gott og okur vita eisini umstøðurnar í dag kanska ikki er so góðar hjá nókvum sum sita men henda ella hetta lógaruppskotið tað sigur so at tey sum verða dømd eftir grein tveyoghálvfjerðs á revsilógini sum eru nakrar reglar um hvussu man viðger persónar sum sum verða dømd tað stendur andbrs y forváring í tí upprunalógini og forváring verður í sprotanum umsett til varðhald so tað er eitt slag av fongsli kannmann siga tað erikki fríviligt í hvørfall at tú er har almannaverkið hevur skyldi at bjóða námsfrøðiliga viðgerð og bústað til fólk sum verða dømd eftir hesari greinini og eg veit ikki akkurát hvussu status er í dag tað kunnu fáa upplýst íí nevndini um tað er altso hvat tørvurin er um tað eru fólk sum fara á landinum í dag til hesi tilboðini tí at einki er í føroyum ella um at la um tað ikki er nakað serliga stórur tørvur nú tað mugu so sjálvandi fáa at vita hetta uppskotið mælir so til at mann gevur heimild til at leggja tilmæli fyri tvingsis nevnd um tryggjaðar búferðiskipanir til persónar sum hava fingið dóm eftir grein fýraoghálvfjerðs í tað er ásett at eini tryggja búferiskipan í mesta lagi kann vera seks mánaðar í senn og at mann alla tíðina skal meta um støðuna og tað haldi eisini er rætt tí at hetta er eitt álvarsamt inntriv og visti talan er um ein tryggjaðan bústað saman við einum vardum bústaði so kann gildistøðin í mesta lagi verða átjan mánaðir og tað er eisini gott at mann skal taka hetta regluliga upp tí tað er eitt ótrúliga stórt inntriv í bæði frælsi og eisini sjálvsavgerða rætt sum mann á pá einlana máta missir tá mann kemur í eina sovona skipan hetta snýr seg um sera veika borgarar borgarar sum antil hava kanska onkra sjúku ella okkurt tarn ella eitt annað sum ger at tey eru komin á lýsind skuggasíðu tíðliga í lívinum og hava gjørt okkurt sum er strívið lógina og teimum skulu okur eisini hjálpa og okur skulu gera tað soleiðis at tað finnast hóskandi tilboð í føroyum eg eri ikki ivað um tað at visti er neyðugt so kunnu okur sjálvandi skipa tilboðini gott hjá okum sjálvum men tað skal vera sjálvandi væl fyrireikað og hava góð starvsfólk og hava alt tað sum yvirhøvur skal til tað er ikki rætt at mann letur fólk fara á landinum og eitt sum sum eisini far meg at hugsa eitt sindur tað er tað at hvørj fór okur snakka um at gera fyriskipanir í føroyum so er kur øgiliga skjót at raksa øll tey krøvini upp sum skula vera til tey og tey skulu eisini vera men okur hyggja ongantíð eftir ella øgiliga lítið eftir hvat er fyri tilboðr ofta at senda fólk í sum fara av landinum tá togir mann ikki tá stendur mann ikki og og reksar alt upp sum skal vera til staðar tað er ikki vist at tað altíð er so eliga nógv betri eg trúgvi einki upp á at at tey fólkini eru betri útborin til uppgávuna enn okkura egni so at sjálvandi klára okur tað men tað skal eisini hava ta fígging og alt tað sum skal til tað at senda ella lata fólk fara av landinum í í hesum her ørindunum er kann mann siga at gera revsingina upp aftur truplari og tað góða samfelagið tekur seg sjálvandi væl av sínum veikasti borgarum tað sum okur eisini ofta hava sætt tá ið hesar her fyriskipanir hava verið so hevur tað eisini manglað í tann uppfylgingin sum skal vera aftan á teimum so erferdigur tá mann kemur út aftur og skal til at fóta sær í samfelagnum tað manglar aktur sum eitt millumlið sum kann hjálpa fólki víðari í lívinum tá ið alt tað er sagt so havi eg hug til at seta spurningartekin við um okur hjálpa nóg væl við bara ikki bara men í gásaregin við at samtykkja at mann kann fáa tryggjaðar búferiskipanir tað skulu okur sjálvandi hava tí tað er neyðugt men her er okkurt sum haltar alvorliga í okara samfelag tí hví eydnast tað ikki í nógvum førum at hjálpa fyrr eg sigi ikkiat tað altíð hevði kunnað verið gjørt nakað við tað men í nógvum førum hevði tað kunnað okur eiga at seta ogum spurningin um okur gera nokk að fyribyrgjandi økinum tað haldi eg ikki okur gera sum er fólkaheilsuráðið hevur víst á í sínum trivnaðurkanningum ferð eftir ferð at tað sum sær út til at vera tað sum veksur mest tað eru ung fólk sum mistrívast og hava ilt í lívinum visti mann kann siga tað so okur hoyra um skúlanoktan fólk vilja ungu ungu børn vilja ikki fara í skúla eg minnis at okur vóru á vitjan við nevndini í mjørkadali at eg spurdi um hetta her at tey sum eru her beint eru tað fólk sum dukku upp sum mann kann siga eitt óskrivað blað tá ið tey koma niðan mjørkada l at sita ella eru hetta fólk sum hava eina langa lívssøgu sum begyntu við at tey tey vóru næstan fødd so varð tað longu eitt annað sum sum gjørdi tað trupult kanska í barnaverndaríresi og sovíðari og tað var tað næstan altíð tað var undantakið at tað ikki var tað og tað hevur í fleiri førum eisini verið alment frammi at fólk sum hava verið dømd ella hava sitið tey eru slept upp á fjall tíðliga í lívinum langt áðrenn tey nærrantíð eru komin út í nakað lógarbrot hóast tað at næstan allir myndugleikar sum yvirhøvur er til hava verið í kontakt við tey tað kanna verið kommunulæknir tað kann vea heilsufrøðingur námsfrøðingur almannaverk lærarar barnavernd løgregla og hvørt og øll sum annars eru rundan um hava verið partur av lívinum hjá tí unga og hjá familjuni og allíkavæl so lukkast tað at fara av eggini og tað eru eisini nøkur av teimum sum mann so eisini hevur upplivað sum hava havt teir trupulleikarnar gjøgnum alt lívið sum sum fáa upp aftur meira komplinseraðar trupulleikar tá tey koma upp í tann árini tí kanska fyri nøkur koma rúsevnini afturat so hetta er virkliga nakað sum eg veitikki hvat mann skal gera er mann siga akkurát sum her tí seinnu árini hevur mann gjørt nógv heilt nógv og hetta eru øgiliga ofta at venda her uppi og tað skortar ikki uppá illvilja her innifrá heldur mann hevurgjørt til dømis bara tað síðstu árini eg mann gjørt eina stóra raðfesting av barnasikatriuni mann setti nógv fleiri starvsfólk hava fingið bílistarnar so at siga vekt a kanska broytt av korona til nakað annað mann fingið nýggjan dag deild innan fyri tað økið mann hevur styrt skipanina við gygni mann skrinar allar mammur fyrri um tær hava føsoysk deppritión og mann hevur styrkt tær tænasturnar til nnýggja familjur mann er sett megnað títt lív á stovn mann er professionaliserað barnaverndarøki mann hevur sett fleiri rúsviðgerðartilboð á stovn til ung og nú kemur heta her við sykuloghjálp til oog og tað varð eisini gjørt ein rúgva úti við teimum ymisku kommununum av øllum handa slag so her er her er rættiliga nógv gjørt men so er tað aftur hesin spurningurin at ger mann tað rætta hetta minnir meg onkuntíð um tá t í síni tíð arbeitti á spotali at mann kundi møta einum sjúklingi sum hevði eina sjonal sum var so tjúkk og so søgdu tayða men okur hava gjørt alt men mann faktiskt ongantíð gjørt kanska akkurát tað sum var tað rætta at gera tað tar ikki altíð mann veit hvat tað er so hetta er eitt sindur trupult eg veit ikki akkurát hvat skal til men tað skal í hvørfall nógv meira fyribyrging nógv meira eg haldi eisini at mann mann skal hugsa um tann hugburðin sum mann eisini ofta hevur til børn at mann brúka ølja nógva orku uppá at leita eftir feilum hvat tey ikki gera rætt staðin fyri kanska at stimbra tey í teimum førleikunm tey hava og teirra resursum til at megna tað at blíva ein kanska meira bustur ungur heldur enn ein ein viðbrekinssál sum mann eisini kann vera i sletti ikki tað men læra meistra heldur enn at leita eftir feilum ter eitt skúlaøki erur at gera nógv meira egveitkk hvur fa hálva minutt afturat

okur vita eisini ein búpláss mangla í áravís til ung fólk sum hava sálarligar avbjóðingar í áravís tey lukkaðust eisini at koma út í aðrar trupulleikar sum gera tað kanska endavíst her sernám hvat gjør okur har fyri at at bøta um tað er eitt e barnaverndarlógina endurskoðast ð eri samdíð sum fleiri hava sagt og hvussu tosar mann eisini um børnaung tað er øgiliga sjáldan tað verða hoyrd tey verður øgiliga ofta umrødd sum eitt problem og teimum umrøður tey positivt so er tað tí at mann skal hava longt barsul børnini eru ein íløga børnini eru framtíðin og alt hetta her men børnini eru ikki bara framtíðin ella tey ungu tað eru nútíðin altso teirra barnalívi nú tað er ikki um tíggju ella fimtan ár tá iðmann e funnið út av einum øðrum og tí erta eisini nakað við at hugsa meira barnarættindarsáttmálan kan ma sega inn í alt tað sum mann ger og hava tey nógv meira

takk fyrr foramaður tað var ávert at hoyra sigur stamberg og tað var sig vit seta nógv á stovn av øllum hugsandi slag tað gera vit ja men vísir ikki ráðstevnan knábørn at vit seta so nógvar skipanar á gongd tær allar tosa hvør sn rætning altso vit seta ikki tann persónin tannunga ella barni í miðdepilin og er tað seta rundan um viðkomandi vit tosa meira um hvat kann eg gera og kann eg ikki kann gera og serliga tá ið ma tosar um tey ungu sum hava fingið staðfesti nr an diaknosa tað er nógv av teimum m standa og bíða og bíða og bíða og bíða og tað er tey sum fara út seg í í í arm ó og koma illa nífyri og koma út í í sigur kriminal tey eft bæði í ein og annan máta so at tmen tú mánk ivast í at vit vit kunnu gera nógv vit kundi gera tað øðrvísi og g haldi tað vit skulu gera tað haldi ygvr t øll verur samdur
atakk ger so væl siristenberg takk fyri
t ja eg eri púra samd hettaher við at standa bíðilistan gjøgnum eittheilt barnalív tað kann bara føra til óførið hatta kann ikki føra til nakað sum helst annað tað átti upp á einana máta at verið verið verið nokk so vælkomin umt land við nøkrum av tí men sjálvandi tey sum eru ung í dag tey hava kanska staðið har tað kemur forskotið teð hava kanska staðið har í nógv ár og so nú kemur tað fyrri ein dag og tað er akurát tað sama sum eisini hendir við teimum ungu sum ikki fáa hesi her búplássini á teimum sambýlunum tildømis sum eru fyri fyri ung har eg kanska kann vera í tvey ár og fótatúrløgunum og so fer út og g og og fer eitt gott lív aftaná tað eru okur hava øgiliga góðar royndir av tí mmen allíkaøl øliga ringt at sleppa framat tí so tað er ikki heldur bara ein spurningur um pengar men tað tað er eisini ein spurningur um man brúka pengarnar for seint í systeminum tá mann burdi lagt har fyrr takk fyri
ja takk so er tað gjóni nolsø joensen gersu væl
e e altíð áhvert at hoyra sicurstembr hugleiði um hetta øki sum er sum er sum sigustebes nevnir hvat skulu vit gera tí at vit eru komin at mørkum altso tá ið tað kemur til altso eg haldi eilands lata handlar um ein hugburð tí at tað sum vit hoyra javnan tað er at at ta her við barnaverin ta at tað er tað verður sæð sum ein hóttan eittlandsstað eittlands eg veit ikki um eg skal hugsa útúr langt úr boksini ellat venda øllum høvdið og siga at ein partur av barnaðaruná tænastunum runt um í landinum skuldu verið ein ein deildil okkrt burturat skuldi verið til tay ráðgeving og hjálp tí tað er faktiskt er tað at foreldur nú ar tað sumsum sirit stemur eis nevnur at tað rúsevnaproblematikkurin eisini komi iniuvur sum ikki hevur verið áðrenn líka stórur at fingið altso að er tað er foreldur har úti sum sum skríggja um hjálp eitt landsstað so so í staðin fyri at fær mann til barnavørin ar so bí mann til eit mál og tað er eitt landsstað tað e tað er ikki ókeyga so eg veit ikki mann má man má lyfta tað tann vegin á eitt landsstað takk fyri harra fvornamar
ja takk ger so væl sigur streymberg
takk fyri harra formaður ja eg havi ofta hoyrt eisini fólk sum arbeiða innan fyri etta øki siga tað at tað manglar akkurát sum eitt annað millum lið antil klárar deg púrasta sjálvur og einki ella hrá barnaverndarmál at at hevði tað verið okkurt tilboð har mann kanska hevði eina loga gott nakað sum hetta her sum mann hevur gjørt við sikulogunumsum færa at koma á har tú bara kann venda tær og fáa hjálp sum tað kanska kann kann bjarga tær eitt sindur fyrr so at tað ikki sum tað ikki sleppur at útvúkla seg tað er kanska nakað av tí mann skuldi hugt eftir og so haldi eg eisini hesini er holningurin um tað at øgiliga nógv fólk sum arbeiða innanfyri hetta her øki tað eru nokk so skjót at siga at hatta sgongur annar gera altso tað r tað er eisini nakað við at tey sum arbeiða mugu taka ábyrgd og fylgja nøkrum málum eisini til til hurðina altso soleiðis at ikki sleppa fólki upp á fjall vísa til onnur alla tíðina
ja takk stóður brandur sandur
gersuvælja takk fyri harra formaður tað er stuttligt at hoyra syrur stenberg hugleiða um um hesi viðurskiftini er tí hetta er hetta eru sanniliga stórir trupulleikar vit hava øog eitt ella annað stað eru vit altso komin har til ati vit tað sum vit gera og tað sum vit hava gjørt tað riggar ikki tí at at at tað tað sæ mær út til at meira eg vit gera jí verri verður og spurningurin er so altso hvat hvat gera við galið mugu ikki ella taka tað upp til viðgerðar í sína heild og og heldur finna út av hvat hvat loysnin er upp á hetta tí at tað eru so nógv ung fólk í dag sum hava ilt í lívinum sum hava ilt í sálini og tað enda við at tey enda úti í rústi ella rúsevnum líkaniður í tólv ára aldur ella eitlandsevðrur altso ringja ein klokka ein lærustaðni sum sigur hann eitst hvat vit eru á einum galnum spori og vit mugu finna ein loysn finna ein leisn so at

takk fyri harra formaður ja eg eri samdur við brandessamdoy allar allarmklokkur eiga at ringja í hvørjfalli stum han bara hevur fylgt við tíðindunum teir síðstu nógvu dagarnar um tað at mann beginnur at finna rúshevnirin í fólkaskúlanum altso tað er virkuliga alvorligt altso tá má mann siga at okur eiga at rudda borðið og seta tað sum okra fremsta mál og hyggja hvat hvat okur kunna gera tí at nytta tað ikki bara at gera meira av tí sama tí problemini síggja út til at vaksa so tað er okkurt sum sum mann noyðist at teg at enda venda einum øðrum tað er kanska tann mátansn okur liva uppá eg veit ikki hvat er ella umta er tíðin og um tað er allastaðni men men tað er hvørfalt nakað sum okur ikki í løtuni hava kontroll á so mikið má mann siga takk fyri
ja takk so verður næsta at røða steffan klein poulsen fyri miklossi ger so væl
ja vit viðgera løgtingsmál nummar hálvtrýss og endamálið við hesum uppskotinum tað er at gera greitt at bústaðir til persónar ið dømdir sambært grein fýraoghálvfjerðs a í revsilógini eisini kunnu skipast sum tryggjaðir búfyriskipanir eins og at gildstíð fyri tryggjaðar búfyriskipanir verða ásett í lóg heldur enn kunngerð og hetta verður gjørt tí at av miðsgávum so hevur mann gloymt eina áseting um at hetta eisini skal vera við ella grein fýraoghálvfjerðs áskoðar nevnd í í lógini øso hetta er ein rætting sum fer fram soleiðis at almannaverkið kann leggja tilmæli fram fyri tvingsinsnevndina sambært hesari greinini og tað er so ein nevnd sum sum landsstýrismaðurin ella landsstýriskvinnan hevur sett um at taka avgerð um og at góðkenna slík inntriv sambært tfingsungslógini seg skil tað rætt og og tað er sum tað stendur í ella í revsilógini í grein fýraoghálvfjerðs a at ung undir átjan tey kunnu verða dømd til ein ja til eina sosial pedagogisk behandling upp á tvey ár heldur enn at fara í fongsul og tað vlsia het e eitt alternativ um at fáa ein ein tryggjaðan bústaðog eg má ærliga innir um at eg kenni rættiliga lítið til hesa búfyriskipaninar og tí er tað rættilia áhavert at hoyra hini framsøgufólkini sum eru eitt sindur meir inni í tingunum erhard joensen hevði nakrar rættiliga áhugverdar hugleiðingar um júst tað ítøkiliga málið um um búfyriskipanir og og hvat tað ger við við hesi ungu sum koma har til og og tað mugu sjálvandi fáa góðar umstøður har og ikki verða forisoleraði vit vist har tilfeldi tí eg trúgvi ikki at at tað kemur at gera støðuna so ræða nógv betri og siri stenberg hevur so hugløgt eitt sindur meir generelt um umstandin millum tey ungu tað eru so rælia nógv nógvar skipanir sum settar í gongd hvat skulu i gera nú og tað er ein tað er ein rættiliga góður spurningur og og kanska nakað sum mann skuldi viðgjørt nærri er tað er tað hesi baklondini hjá børnum er tað eitt harðari millijø ti at vaksa upp í ella er tað nakað heilt annað sum vit ikki duga at síggja her nú sum er orsøk til til alt hetta men hesi ella hesi trý málini sum vit hava viðgjørt nú tay eru øll trý teknisk mál sum enda í trivnaðarnevndini har eru vit so ikki umboðaðir men eg haldi at øll hesi málini venda rætt eisini hetta hetta er bara ein rætting men spurningurin um umstandin hjá teimum ungu tað er ein rættiliga álvarsamir spurningur og faktiskt nakað sum verður tikið upp í útnorðureiðunum eisini tað vil siga at er í føroyum og íslandi og grønlandi verður sjóneyvan sett á júst hetta og ja hetta við at seta fleiri fleiri skipanir tað er spurningur um um um tað fer at hjálpa sera nógva støðuna men eg haldi at tað er absolutt áhugvert at fara viðgjørt hetta nærri takk hara formaður
ja takk so er tað erhard joensen sum fær orðið aftirger so væltakki fyr hara formaður
eg hevði faktiskt ikki ætlað at tikið orðið aftur ne eghaldi at tað er komið nokk so nógv interessant fram í í viðgerðini av akkurát hesum her málinum øhog tað at at mann inni her í tingsalinum hevur reisið spurningin hvat eta okur gera galið eg seihavt og hugti eftir eftir sjónvarpi a kvøldið so so tað er ein ein sum eitur tremetiterskorta sum hevur eitt sor debatprogramm niðri hvar hann hevur ymisk fólk inni so so sita tey o tosa og og hetta her kvøldið var tað um akkurát henda trupulleikan sum okur standa og og diskutera her eisini um um hví eru so nógv børn sum hava ilt í sálini hví hví hví er støðan blivin sum hon er og so sigur ein sam eiturein depatørog forfattari sum eitur knuteromer so sigur hann okur hava ongantíð í søguni sæð eina so yvirdiagnostiseraða generatión sum okara ung í dag og allíkavæl sjálvt um tað er í viðgerð so alt er tað tað sær út sum um at alt er galið so hugleiðir han ett sindur um hattar her so sigur hann eg haldi at ein partur av tí sum er galið er at okur síggja okkara børn sum eitt tilfeingi nei sigur hann og tað eru ikki á tilfeingi tay eru bara børn og so sigur hann hær sum sló mig ordiligani tí klema spurdi hvat skul okur gera so sigur knud róm ber vit skal givið børnini dreks barndómd til bake tað vili siga loyvi teimum loyvi teimum at vera børn okur seta krøv og krv og krøv og krøv í dag tey fáa krøv tá tey koma inn í vøkkustovur inni í barnagørðuni í skúlum í ítróttafeløgum líkamikið hvar tey koma so er tað krøv til tey klárar eitt barn b at klárr eitt barn at kappera øll hesi krøvini skuldu vikki bara lata tey vera børn sirið stenberg tók fatur í hesuni her hvat gera okur galið ja tað er rætt sum siri stenbert sigur okur hava ætlar møguligar og ómøguligar fór ann staltningar í dag til at lofta teimum líka frá tí tað eru nýføðingar og til tey skula í miðnámsskúla og víðari í miðnámsskúlanum og allíka væl s endaði hetta galið eru skipanir eftirita skipanir ala eta hugburð ellir tað lívsstílur sum er galin okur kundu hvussu prøvað at funnið ein loysn til at givið teimum barndómunum aftur ein barndómur skal vera sorgleysur tú skalt hava frælsi skal sleppa út at spæla tú skal ki stoppast inn í eina stovu nvendivíst tað eru summi sum tola tað summi tola tað ikki summi tola krøv summi tola ikki krøv men tað er rætt sum tað verður forsamlað fleiri aav av fleiri inni her í sambandi við sæ viðgerðina at tað sum okur gera nú og tað sum okur hava gjørt í nogv harrans ártað eru hvussu forskert takkfyri hara formaður
ja takk skilagóður so koma okur til viðmerkingar tað er rósa samelsen sum er fyrst ger so væl
takk farmaður tað var áðurvert at hoyra huglendingarnar hjá erhard jakobsen og tað er einki ivast í at tað er nógv av tí sum er rætt kanska alt men eitt sum kanska var sunt fyri børn fyrr tað var keðaðsíð í dag má einki barn keða seg so tað er eitt sunnastekn tá børn einki hava gera eisini duga at vera frið tí børnini eru onn allasommu tínum eru tey ikki onn á missi úti so er tað án á skermunum eg má koma akkumul aftur til ráðstevna sum sum millum annaðar sum barnasøkulátarin rebekka pilings sigur so er tað vit eru noydd til at venda øllum á høvdi vit eru noydd til at venda øllum skipanum á høvdi og hyggja eftir hvørjum erum til erum til okkum sjálvi ella erum til barnið so einkult er tað
ja ger so væl lærar joensen
ja takkfyrihara formaður altso eg má s siga at táð eg eri fullstendiliga einigur við viðá sjokulætarunum at okur verðu noydd til at venda tingini í høvdið tí alt tað sum okur gera tað riggar ikki og okur muga hugsa oftani sum í í í vinnulívi oftani so velurmarkið viðhvørt við at onkuntíð so skalt tú hugsa f aftureftir men viðhvørt skalt tú hyggja skalt hugsa aftanáfrá frameftir tað sær út sum at okur hava bara í okra tilgongd til hvussu skal barnauppaling gerast allarbest har kur bara hugsað frá føðing og niður til tað er átjan ár okur hava ongantíð hugsað um hvat hvat bilja at venda ndi í høvdið og siga hvat eta okur vilja hava út tá ið tað eru átjan ár og hvussu koma okur fram til tað að er nógvir intersant ir vinklar mann kundi farið og diskutera sum hava i barna ogpkating at gera takk fyri
takk fyri so er tað viðmerking heðin sigariasen ger so væl
takk fyri formaðurin rættiliga áhugavert og skuldi gjarna viðmerk í áðni tá ið ið siri stenberg hevði orðið men altso faktiskasum erhard joensen nni á eisini hefta her altso man kan siga tað sum er í dag er ikki gott nokk og so hevur man hug at venda teg aftur siga hvussu var tað fyrr vit kunnu hvussur staðfesta tað at børn í dag hava møguleikar til upplýsingar sum sletts ikki vóru fyrr hetta her við við við telefoninum við eibattun og so víðari so víðari er tað tað sum ger tað men man kann hvussur staðfesta eitt annað eisini tað er tað at tað er øgiliga umráðandi at byrja frá byrjanini av soleiðisnar at tú ikki kemur illa fyri longri frammi í lívinum at tú fært at vita hvat er rætt og hvat er skeivt og at foreldur taka ábyrgdina av at vera foreldur og vera við til at venja børnini upp frá byrjani av altso tað ers øgiliga umráðandi og vit síggja eisini í dag at tíðirnar eru broyttar

ja takk fyrihara formaður ja altso eg veitikkium tað var betri fyrr men tá slapp mann viðhvørt at keða seg alvorliga tað var ikki altíð at tú hevði ein plan tá ið eg var fimm seks ára gamal tá skuldi eg ikki av húsunum klokkan sjey um morgunin eg kondi sova til klokkan níggju klokkan tíggju visti e vildi onkuntíð og so fór eg út tá eg hevði hug og eg visti ikki ordiligani hvat planurin var nú er alt er planlagt tú skal har og tá tú komi har tá skalt tú gera so og tú skalt ikki gera so alla títekrøv og krøv og krøv og krøv spurningurin er klárar eitt barnasinn hasi krøvini eitt er at okur fáa vita hvat er reint og hvat er skeivt tað er nakað sum okur sum foreldur skulu leggja niður í tey og læra tey men hetta her at sleppa at vera barn má væl vera tað sum er nummar eitt at sleppa út at spæla ikki at vera bundin í einum einum ringi ella einari kø ella eg hevði ein eg hevði e hevði ein ein systirson nurri í danmark hnn hann var hann bleiv diagnotiseraður han var antíð fumli at ganga hari hann gekk ikki akkurát í takk tá tey gingu í kø í barnagarðinum hann fekk ena eina deognosu eg haldi at frágreiðingin som kom heima ú úr barnagarðinumvar hálva aðrur síðutá er okkurt galið egðinsagareasen
takk fyri so er tað johannes joensen sum hevur eina
viðmerking ger so væl ja takk fyri hara formaður eg havi áhugavert sjakt eg haldi bara t tað er ein ein partur av hesum kjakinum er eisini at vit hava eina rúgvu av skipanum sum eru góðar men av tí at tær ikki eru endurskoðaðar so blívr tær avoldaðar beinanvegin og tað sum hendir ti tað at skipanirnar javnan verða ovsjaldan endurskoðaðar eg kan bara nevna til dømis fólkaskúlalógina ella fólkaskúla hann er kanska ikki endurskoðaður í eini eini tretivu ár eg meini tá tú hevur eitt lærugrein at býta í fólkaskúlanum sum ikki er endurskoðað í kanska eini tretivu ár rætt ella mann kann siga mann hevur rist posan ordiligt so fært tú ein skúla sum er for trongur til av hesum her børnunum sum hava aðra avbjóðingar mann kann heldur fáa eina skipanar at endurskoða skipaninar javnari so fært tú oftan tey tilboðini til børnini sum tey hava brúk fyri men tá skipanin bleiv forstivnar og gamlar jamen so passa børnini ikki tik skipaninatakkfyri

takkfyriharar formaður og takk fyri viðmerkingina johanes joensen eg kenni for lítið til hvussu fólkaskúlin fungerar tíverri hann hann er broyttur sikkurt nokk øgiliga nógv síðani eg gekk víðani fyri einum fjøruti árum síðani men tað er einki ivast í at skipanir sum okur gera skulu skulu altíð tilagast tíðina skúlaskipanir hava hava til alla tíð kravt at mann broytir tær í takk við tað samfelagið mann livir í og eg veit í hvussu ein ting tað er at vist tú kanst fáa eitt barn til at sleppa at gera nakað sum tað hevur áhuga fyri so kemur tú óalmindiliga langt men kemur tú at at kroysta tað inn í skipanir hvar ið tað ikki følir at tað at at tað sum tey gera gevur meining so kvelur te nærmast lívst næstan í teimum ja takk fyri hara formaður
takk fyri so er tað johan eli poulsen ger so væl
ja takki harra formaður eg vil takka erard joense erhard joensen fyri eina ótrúliga góða hugleiðing eg ei púra samdur við erhard joensen í at tað er ú nakað heilt galið altso trupulleikin sær út barat okur seta meiri og meiri tiltøk inn o meiri og meiri skipanir inn at lofta hesum børnum støðan verður verri í verri hvat er tað sum ger tað mann evr farin nú til at seta fólk í kassar tað sklaa verið í einum ymiskum kassa her í dar sn er tann at eg eri bangin fyri atað era so stórt umsorganarspykt fyri børnum í dag mann hevu yvirhøvur ikki tíð til børn í dag man ser bara á barnagørðunu og annað tað r er kanska nomineringarnar smæriar normerigamane smæriar tær eru so lítlar at at barn hevur kanska samveru við eit vaksið fólk makso un ei tíma um dønni og hesi tæy foreldur sum hava best ráð at keypa síni børn og gávur tí tí tað ikki hava tíð til børnini sum keypa tær t við gávum hetta er tað sum trupulleikin er í samfelagnum okur farni til at keypa okkara børn í sær fyri a vera góður vi okkara børn
takk fyri
ger so væl erhard joensen ja takk fyri harra formaður og og takk fyri viðmerkingina johaneli poulsen fyrr var tað soleiðis at hatta sum johan eli poulsen nevnir hetta her við menniskjasligari kontakt ímillum barnið og ein vaksnan altso tað var tíggju ferðir størri enn hvat er í dag tá okur vóru smáir tá høvdu okur okur foreldur runnanum okur høvdu fá familju o okur høvdu ommur og abba rundan um okum okur vóru alla tíðina í í kontakt við umveruna hatta sum jóhaneli poulsen nevnir í dag sum sum eg eisini havi oftani hugsað um hvussu hvussu vildi eg sjálvur havt havt tað um so var at eg var inni í einum barnagarði hvar ið tað var ein ið skuldi líkasum hava uppsinin við mær hvar eg var ein av tíggju inni í hesum her larminum allan samla dagin eg eri hvussur púra sikkur í einum tingi ja ikki veruð tann persónurin sum er í dag tí eg hevði sletkiki klárað tað so at tar skipanir okur hava jú sjálvandi innrætta okur skipanir eftir hvussu samfelagið ir eg ivist bara veruliga í uttan at verða útbúgvin á økinum at so ella so ger tað eitt ella annað við okra ungu í dag soleiðis at tey fara av sporðinum og at tey faktisk fáa tað verri enn hvat ið hevði verið neyðugttakk fyri harra formaðurtakk fyri
so er tað edva jacobsen sum hevur orðið
ger so væl takk fyri ha formaður ja taðe sera áhugaverdi tosa við tava rundan um hetta málið sum vit hava viðgera og kom og hugsa u um nakað sum bleiv sagt nú frammanundan er nógvir vinklar sum eg haldi eru øgiliga alvorligur tað er tað at vit liva fyri tað fyrsta so kunu vit siga at vit liva ein ein fantastiskan vælferðsamfelag og taðer kanska tað sum eg geri tað at mann roynir at gera allar skipanir so góðar sum tan einaferð ber til men ofta arbeiða skipanir slettiki saman ein skipan er góð men er hon góð fyri hvønn ein kemur afturat er hon góð fyri hvønn er tað fyri skipanina og og tann samanningin er tað er hon virkuliga góð fyri barni atso kemur barnið í fokus í teimum skipanum sum eg seta í verk eg haldi vog livivið ein øinum pressi í dag og eg haldi sjálv ati vit eru øgiliga øgiliga nógv í hesuni her at altso øll skulu prestera og vit mugu síggja tað í eyguni nógv av okkum sum eru foreldur eisini hvat vit leggja út á facebook um okkara børn ohvussu að stingur hjartaði hjá teimum børnunum sum ikki kunnu vera har hví skal hvør garakterur sum eitur tólv fara facebook altso hvat hevur tað við við eitt barnalív at gera hvussu hvussu nývitiki hjá tí barninum sum ongantíð hevur kjansað fara á facebook vegna hetta tólv tali og mann um mann sær gott ú dag hvussu nívd nógv børn eru tí at tey ikki kunnu vera við í hesum her og so kemur ein ein samankomst og og hvat snakkar mann um mann kanska er tólv fólk í einum rúmi mest vaksin fólk dóttir mín fekk tólv sonur mín fekk tólv g hetta barnið sum pristerari eina rúgvu uttan efta tólvtali tað kemur slets up á venda og vit gloyma tað alla sommu tíðina tí til næstan hvønn føðingardag mann skal vera í g o og og verur har vaksin fólk kemur saman har tosa man um hetta her hetta tólvtali og eg veit gott fjá børnunum sum ikki hava havt tað so lætt tey hava spurt visu vit fara at hava nakað nú tað eri liðugur tíggjunda pjøvisti mín karaterbóka liggingar frammi tað mátti sagt eitt lítið sindur til tey vaksnu í hesum her og og vit liva nú snakkaði mann um dagstovuna og y seta tíðliga inn ótrúliga viktigt men fólkaskúlin enn tá daga í dag havi hevur mann upplivað tað fyri heilt kortum at ein eitt barni kom út í fólka ein næmingur sum er gingið tíggju ár í fólkaskúla og tað hava verið snakkað og snakkað upp í posar av foreldrum saman við ymiskum øðrum tí mamman og pápin síggja tað at er tey koyri ikki so væl men tað hendur einki við komandi e klára gingið tíggju heili ár í fólkaskúla og so fer viðkomandi einum miðnám har hevur mann keypt sett eina skipan í verk undir landinum hvar tú kemur til ett kekk fyri at vita um tú skalt hava hesar ryggsektirnar og altí heti her sum mann hevur at men hvat síggja tey vitja viðkomandi drongurin er sterkt sterkt orðblindur og hevur og nú sita øll bara gapa og viðkomandi hevur hug at mamman mann føli so snýtthan í systeminum hví kundi tæð ikki blíva longu líkasum tikið hond um tá ið tá ið mann gekk í fyrstu ella orum ella triðja soleiðis at mann fann avbjóðingin nænstara viðkomandi og fekk sett inn beinanvegn og tað endar hjá summum kann tað so enda við at gera tað øgiliga tungt eg haldi tað sum manglar í øllum hesum her skipanum sum vit seta tað var tað vaksin fólk sett seg niður og hugsa hvønn hava vit i fokus til hesa nýggja skipan nú setu vit eina skipan afturat er tað virkuliga barnið sum vit hava fokus tí so spyrj mann inn til heilt nøkur onnur ting enn mann ofta ger tað virka sum rósa samuelsens var eisini á tí vit tosaðu saman um hetta hvønn eru hesar skipanirnar fyri allar skipanirnar vilja so øgiliga væl eg minnist ein sum eg sendi eliga nær hann eg tosað við ein sum arbeiði niðri í einum einum dagstovnu tili nøkur ár síðani og har var ein smádrongur og tey vóru fullstendigat velja royð tí hat tey høvdu veri st ótrúla nógv fólk inni yvir eftir her og vitað hvussu tey skuldu fáa hendan dreingin har vóru onkrir avbjóðingar visi hann sagti perlaði so fóru tæir langt upp undi loft altso hann tímdi hjá perla ogtað skiltus ikki hvusu hn iki tíma á perla men tann tann sum var umsitingarmaður uttanfyri og hevði við allan garðin at gera hann sá at drongurin kom últil sín so var heilt aðrir tónar hann gekk við ein spaka gjørdi akkurát tað sama sum hann gjørdi og tað fólt íð hvørki eitt lannað so spurdi hann nemliga staðin fyri t at biðja eitt ein serfrøðing kom inn og annan eftir kann eg ikki sleppa av at tvær vikur út í garðinum hjá mær hvatska et verð í vegin ohann var út hjá honum og alt fungeraði fínt men altso tað má vera lov ikki at toma perla tá man gongur barnagarðin támar drongur altso tú vet tað e akkurátsum tað er nakar skipan visti mann kundi sæð hvar tað veruliga var ein avbjóðing og setti inn har so hevði barnið í nógvum førum fyngið a seg ótrúliga nógv betri takk fyri harra formaður
takk fyri so onkara viðmerking eisini til rósa samulsen fyrst ger so væl
formaður eg trúgvi eisini tað at tí í familju mynstri hjá okkum og samfelagið sum heild sum eru ein orsøki fyri tey at børnini hava tað sum tey hava tað er øll foreldur at arbeiða úti fleiri av teimum arbeiða serliga mammurnar arbeiði innanfyri umsóknarøki tað kann vera einafyrði eldurøki heilsuverki ella fri barnagarðini har sum eru øgiliga nógv strongd og man kann siga tað nógv arbeiðið niðursetta tíð flest kvinnurna arbeiða niðurseta tíð men tað er tí at tær megna ikki bæði tað pressi sum er til arbeiðis og at eisini taka hond um heimið og børnini mussu pluss alt annað sum børnini skulu til so at eg trúgvi tað at tað er familjun viðurskiftini altso umstøðurnar hjá okkum sum familjur kanska mann hyggja eftir um kanska fólk arbeiða for leingi altso gintað bliva meiri meira tilagngar av tí at vvil eru umhugsa atsiga at vit mágu niðurseta arbeiðstíðina hjá fólki ella stytta um tí arbeiðsíðina hjá fólki
takk fyri ger so væl edvar
takk yrahara formaður eg kann gott fylgjaróssamalsin í tí sum hon sigur er bara eitt sindur friktandi fyri at á so bara lata nøkur meir fitnir sendur upp sentir upp tí tað vísir seg óalmindiliga ofta at meira frítíð vaksin fólk fara tað kann eisini vera gott hjá nógvum men vit eru so øgiliga sjálv at liva í hvat klári eg megni eg so at renna ein tíma afturat áðrenn eg fari í í í barnagarð eftir barn hetta er bara tilveran sum hon er so eg veit lt ikki um tað ger allan mun og innan fyri nógva arbeiðspláss ber tað slekki til men altso eg kann gott síggja teð gott hevði tað bara verið brúkt soleiðis honn skuldi men tað er eisini nakað við eg hugsaði inan fyri fólkaskúlan sum vit vórðu nevndu í áðni at har hevur mann kanska ikki so ræli lætt við at síggja og tað er kanska at arbeiðat við fólkaselagini altso tað tað er so rælia nógv sum klára onnur at gera onnur ting aftaná enn enn at tey skulu vera so faklig hvat ið at vísa ungdóminum inn á aðrar møguleikar enn enda til tær høgu útbúgvingarnar takk fyri hara formaður
takk fyri so er tað siri stenberg ger so væl
takkfyri harra formaður ja edvar jacobsen var inni á hesun her við karaterinum sum eg eisini haldi er nakað sum er áhugavert og sum eisini er við til at seta krøv tí at tey øllhsi tólvdølini sum flúgva úti á á øllum kaspasiga á facebook í hvørjum føðingardagi hvørt á sínum tað er so tann eini parturin av tí men í hinum endanum á á karaterskælaranum har kann eitt barn fáa minus altso tann sum ikki klárar seg gott hann fær ikki eingeitt lágt tal hann fær minus altso tað er eisini virkuliga alvorligt at at mann yvirhøvur kann tað tað sigur eisini enn á barni at jaso tað sum tú kemur við tað er simpulten einki vert so kanska er tað eisini tíðin komi til at mann hyggur eftir tí skálanum og broytir hann
takk fyri ger so væl edvard jacobsen
takkfyri hara formaður ja mann mann veit ikki hvussu nógv tað geri við hetta barnið fyri eftirtíðina tí nógv børn sum kanska ikki hava liðig við tí øgiliga høga karakterinum ty tey tey pristera nakað fantastiskt tá tey koma út í í lívi kanska aftan á fólkaskúlan og koma inn á á eitt spor inn á eitt skúlamessspor inná eitt arbeiðsmessuspor kora kanska lærlingar í eini smiðju so so harfrá so so klára tey megna eina rúgvu við sínum hondum men men vit gloyma kanska eisini inn a fólkaskúlan har skuldi mann kanska brúkt meira tíð upp á eisini at lofta teimum sum ikki megna so ótrúliga nógv við í fakliga við tí bókliga altso við tí bókliga tungu bókini men kanska víst teimum at tað eisini eru aðrir møguleikar so tey føla at tey koma til nakað sum tey megna tað eru ikki øll sum megna teir tungu bøkurnar tey skuldu eisini harva stoltað av tað r einki tað at gera og tey skulu eisini verða røst eg levndi hetta bara kanska fer mann for langt ofta við at fortelja um hesi tólv tølini tað er bara ein lítil tanki takk fyri harra formaður
takk fyri so er tað sirið steinberg sum hevur orðið
ger sovæltakk fyri harra formaður nú skal tað heldur ikki skilja soleiðis tað sum it tóku upp at alt var betri fyrr tað var tað heldur ikki okur vita eisini at tað vóru nógv ting sum ginga fyri seg sum sum eru blivin ordiliga nógv betri nú tað er ikki tað sum tað snýr seg um men hetta her við at at tað verða sett nógv krøv til børnini í dag tað haldi eg at øll eru samd um og at at tað er nakað so vinnur upp á seg og at tað kanska ikki e rætt at teg kanska ikki rætt leiða at fara tí hvat eta fyri krøv mann setur tað er ofta krøv til fertiheitir til hvat mann skal duga og ikki kanska til hvat mann skal vera tað tað gongur ikki so nógv út uppá kanska at læra at vera gott menniskja men g kanska at duga at rokna lesa ella hoppa ella ítrótt ella hvat tað skal vera men men men mann leggur kanska for lítil dent á eginleikarnar sum mann hevur brúk fyri í einum lívi mann hoyrir eisini øgiliga ofta heta her við ati mann eigur at koyra børnini fyrr í skúla atvið at man fær skúla taimar í sjey ár ateð hoyrir ongastaðni heim at tað má man broyta a mann koyrir tað fyr í skúla tí tá veru tey so klár til at læra hvat er eisini tað fyri ein hálningur at koma við her inni frá eg dámi i dámi hvørfall ikki tað g haldi eg mann skal vera øgiliga varin við tí tí at mann skal eisini hava stóra respekt um tað fría barnalívið har mann kann spæla tí tað er kanska viktigasti lærdómur í lívinum sum er grundarlagið undir allari aðrari menning seinni tað sum er kanska ein av teimum størstu broytingunum á í lívinum hjá børnunum nú og fyrr tað er tað at mann hevur so øiliga nógv minni kontakt við vaksun fólk sum barn í dag man kan enn hvat mann hevði og tað r kanska minni nærvera er tað sum mann hoyrir um alla tíðina sum børn hava brúk fyri og okur vita eisini tað at barnafamiljurnar eru kanska tær sum eru harðast fyri eisini fíggjarliga so tmeðan børnini eru smá at foreldrini arbeiða mest tá ið børnin er flutt heimanífrá tár a fór t foreldrini at ferðast ot byggja út og alt tað men meðan tey vóru sm tá máttu tey arbeiða dag og nátt so her er eisini okkurt sum sum sum mann eisini kann hyggja eftir her inni frá tí at eg haldi mann hevu lagt øgiliga stóra orku í at at gera ellisárini góð tað skal man gera men mann má eisini hyggja eftir teimum ungu barnafamiljunum sum sita ótrúliga hart í tí ø eg haldi eisini ati visti mann hugsar um hálningin ella tann mátan mann uppælir í dag so uppælir mann tey meir og meira til at vera einstaklingar og ikki til at vera partur av einum felagsskapi tað stendur enda við okra lógum at undirvísing til dømis í skúlanum skal taka støði ú tí einstaka og ikki í felagsskapinum sum tað var fyrr og kanska eru sannleikin onkustaðni mitt í millum men tað er so slett eingin ivi um tað at ati tey børn sum ikki læra eisini at megna felagsskapin tey fáa eitt øiliga trupult lív og tað er tað sum mann sær viknar allastaðni í tí tí sum okur eru í nú og tí haldi eg at tað er eisini nakað og kundi lagt dent á at styrkt tey tingini har mann skal læra eisini at vera í felagsskapi og at mann ikki er ein bara ein einstaklingur í einum samfelag visi mann hyggur eftir hagtølunum hjá barnaverndarstovuni so høvdu okur í tvey túsund og nítjan níggju hundraðog tjúgu barnaverndarmál níggju hundrað og tjúgu barnaverndarmál tað er ikki smáting eg tað er iki øll nýggj men tað summi hava staðið upp á gjøgnum fleiri ár oku kundu sjey og fýrs børn sum vóru til fostur sjeyogfýrs tað eru tríggir skúlaklassar minst okur hava eisini verið vitnið til at tað varið hava verið stórir trupulleikar á barnaheiminum umboðsmaðuin hvurverð úti við tí og tað ar verið ónøktandi viðurskiftir og okur vita at tað er neyðugt at endurskoða bæði dagstovna og skúla øki tað verur snakkað nógv um normeringar tað haldi eg eisini mann eigur at hyggja eftir men eisini hetaher við um um bæði skúli og dagstovnur og alt um tað ikki skuldi lagt meira eisini størri orkrea kreativitet og ikki bara tey bókligu fakini tað kann eisini hava ein týdning men eg haldi at tað eitt álvarst mál eg eri øgiliga kedd av hetta málið ikki veður til oyringar at tað tað at tað ikki liggja nøkur hoyringsskriv við sum mann kann taka støði í tí má nevndin gera sjálvandi eitt eitt arbeiði sum tekur støði í tí sum nevndum vit duga ikk a finnaeinøkar hoyringsskriv tað haldi eg nokk so keðiligt tí heta er kkihetta kutt mál so tað burdi tað verið farið eg dugi so iki a inna tað vist t eri vis su eg geri órætt so má lanssýriskvinnan rætta tað eg finnist einki øh eg dugi ikkiat síggja teg veðað ti hoyringar tað haldi eg átti at verið hetta er eitt hatta hetta her er ikki nøkur pakatell hetta er eitt stórt mál í morgin er barnarættindardagur og so kunni okur øll brúka tann dagin upp á at reflektera eitt sindur um hvat kann vera við til at gera tað gott at vera barn í føroyum tað hvokur øll ábyrgd av takk fyri
takk fyri so hava vit viðmerking tað er edva jacobsen fyrst ger so væl
hva har formaður ja tað sum egnevndi estir mínari røðu í sambandi við tað at at nøkur bórn fáa góð hankur hefta her tað er eisini ordiliga gott og tað er eisini fínt at at foreldur r stolt um tað tað er taðer einki við tað at gera men man mann mann kanska bara hugsar ikki so broytt altíð og hugsar ikki um at tað er ymiskur altso tú skalt eisini hugsa um t hava nakað til hini sum ikki sum ikki maktu tættar og tað havast so ræða nógv annað og og har var eð at hugsaði um fólkaskúlan at at mann eisini lærir seg ír fólkaskúlana tá mann hevur ein klassa at hugsa eitt sindur broytt hvat fyri møguleikar tí nógv a hava fantastiskar møguleikar liggja framman fyri sær og kundu fingið tað víst á fyri tað um tað ikki megna at velja nakað sum krevur tað at mann fær so høvuðskaraterini ta eisini nógv til hini ohar halda vit ikki nóg góð til at vísa teimum hvat møguleikar tey hava og tað kava nógv bæði praktisk og onnur onnur aðrar útbúgvingar sum ikki krevja akkurát hattar men tey kanska fáa ikki eyga á tí tí tað havi ikki nakað suce tað vevður bara hugt eftir at fyrsi tólvtølinum tað hava ina rúgvu
takk fyri ger so væl sigur steinberg
takk fyri hara formaður ja eg eri samdr við edeva jacobsen at mannskal vera varin við kariterinum sjálvandi skal man kunna eisini vera errin tá ið tú gingið gott einki við tað men men okkara grundsjónarmið má vera tað at øll børn eru góð nokk at so nøkur duga betri til okkurt og nøkur onnur duga betri til okkurt annað tað er so tað tað er og har er uppgávan kanska a vera betri til at vísa teimum sum kanska hava ta itt sindur tyngri við tí bókliga á kanska meira av tí handaliga o tað er har tað kanska halt tað kanska innan fyri nøkur øki men grundsjónarmiði er tað at karakterurin er bara eitt úttrúgv fyri at nøkur ting sum tú dugir men tú er altíð góður nokkur sum vatn óansað takk fyri

tak fyri tað eru sjálvandi nógvir vinklar og nógvirmátar ella nógv ting sum burdi verið endurskoðað men eg haldi alla tíðina tað at tað skipanir samfelagið tað broytist soliga skjótt í dag bara hugsa tað at ta alt var betur fyrr tað haldi eg er ein ein skeiv gongd vit muguhyggja frameftir og hyggja eftir hvussu kunnu vit tillaga skipanirnar soleiðis at børnini ella tey ungu fáa sum mest burturúr skipaninum og at vit møta teimum har haldi eg at vit duga for illa at endurskoða skipanurnar tað gongur for seint og vit blíva aftur útsigld í skipanunum soleiðis at tær slett iki tæna sum tær meiningin var at tæna og eg havi nenn fólkaskúlan ta ykso nógvar onnur økir eisini og so má mann eisini seta inn og duga at prioritera økini og normera økini soleiðis at mann færhjálpt og stuðla tí starvsfólkini royna at renna skjótari skjótari og tað er avmarkað kum hvann mann klárar tá ið flokkarnir til dømis í skúlan eru fýraogtjúgu næmingur um mann skal røkka hvørn einstøkum næmingu
takk fyri sirið stenberg
gersovæltakk fyri jóhannes joensen ja eg eri púra samd tað er eisini farligt hjá okum at fara upp og siga tað at alt var betri fyrr sjálvandi var tað ikki tag men nakað var og nakað er betri nú og soleiðis ertað sum rekul men tað er skipanin mann setir í verk hevur mann eisini ábyrgd av at endurskoða og laga til so tær passa til tað sum er neyðugt í dag tú kann ikki halda tað at tú kann hava somu lóggávu sum næstan ikki endurskoðan tey síðstu kanska tjúgu árini upp á itt samfelag sum er so nógv broytt til dømis er tað næstan í hvørjum húsi bæði foreldrum arbeiða út til dømis tað ger eisini nakað við okkara samfelag so at at tað má endurskoðast og normeroyingar og annað má eisini fylgja við soleiðis at mann tryggjar sær tað ati at mann ikki kemur út í í tær støðurnar sum okur eru í nú eg veit ikki tað finst nokk ikki ein loysn men nógvar men endurskoðar lógirnar avgjørt púra samd takk

takk fyri formaðurin sirustenberg kom fram við nógvum interssantum tingum men tað sum eg haldi er nakað sum a øska leggja sær a keyma sum sirustenber v vísir á vísti at skjótu tíðirnar broyttar og tær mugu vit liva í altso tað ber ikki til at liva aftureftir men tú kanst læra av fortíðini men vit kunnu hvussur staðfesta eitt at tá ið vit tosa um arbeiðsvikuna hjá okkum vaksnu so kunnu vit staðfesta at at børnini hava tann longsta dagin tey fara kanska ein tíma í dagstovnarnar áðrenn foreldrini fara til arbeiðis og tey eru ein tíma íí í á dagstovnunum aftaná foreldrini eru liðug at arbeiða hvussuer vist tey hava nakað at flyta seg til frá arbeiði tí haldi eg tað er nakað sum ot oyr at taka at taka við men sjálvandi tað er ein partur av av dagligdegnum og tí má tað vera soleiðis og men e mán oyra hyggja eftir tí tað næsta haldi eg eisini tað er tá ið teir koma longur upp at hetta her við rúsevnunum og øðrum at mann setir inn og at tað veruligani betýðir nakað visti tú forbrýtur teg á tí nú hugsi eg teir sum levera hetta her
takk fyri ger so væl sigur snedberg
takk fyri jensacariasen ja eg púra samd tað skal ongantíð vera ella tað skal í hvørfalt sláast hart niður á fólk sum sum levera rúsevni ella selja tíðinar broyttar og okur noyðast at liga okkum til og tá ið tað kemur til hettaher við arbeiðsvikuni mítt argument fyri at mann fer og hyggur eftir at fáa eitt styttri arbeiðsdag hon hevur tað argumentið hevur altíð bara verið út frá sjónarmiðið hjá børnunum eg veit got oriliga deiligt fyri tey eldri kanska an sleppa itt sinur fyrr heim men eg havi bara faktiskt tongt tað sum nakað yvir fyri børnunum tí tey hava kanska tveir tímar longri í dag um dagin enn hvat foreldrini hava vist tú skalt koyra og ætlað tær tíð hvørfall ein tey fara møta kanska hálvan tíma árenn ella ein og verða heintaði tað seinni og og í takt við at mann hevði minkað arbeiðsviktuna so hevði mann eisini skula stytt upplatingartíðina teimum hava fylgt við soleiðis at tað ikki gjørdu bara tað tey vóru meira úti tatað tað sigur sg sjálvt tað hevur hvørfalt verið mítt argument soleis at tað kann blíva rúm fyri meira nærveru ímillum børn og vaksin tí eg haldi tað er tað sum størsti tørvurin er á nú ommurnar arbeiða eisini abbarnar øll eru úti og børnini er øgiliga einsamøll tað eru ikki tíggju børn hvørjum húsi sum kunna hjálpa hvørn øðrum tí kanska eitt ella traa takk fyri
ja takk so er tað djóni nolsø joensen ger so væl
ak fyri harrar formaður ja nú bleiv eðalorðaskiftið næstan um um barnalív og tað er jú altíð áhugavert og vit hava nógvar ymiskar vinklar upp á hetta her og nógv sum kemur fram nú eru øgiliga áhugavert nettuppheta her við sumsum er eitt eitt eitt undiroynigspunkt er het her við nærveruni og oghon er ikki tann sama men sum sum hon var fyri tá ið ommurnar sótu á brúkini opfórt rá sínuna so tað er jú børnini eru nógv meira einsamøll í dag enn enn tað hevur verið men tað leggur so upp til at tær skipanirnar ella ella úti á barnagørðunum og aðrastaðni at mann leggur eitt støði fyri einari normering at so skulu tey hava so nógva vaksna kontakt eru tað vilja vit arbeiða víðari við í hvussufer men tað sum eg hug at nevna fyri at draga tað aftur inn á hetta málið so haldi eg at ein av gdgrundprinsippunum liggur í at fáa vent hugburðunum til barnaverndartænastur frá at vera mót spælari til at vera viðspælari í etlands dað eg nevnd í eina fyrri viðmerking men eg haldi at ein stórur partur fyri at koma hesum problematikkinum hesum ungu
takk fyri so er tað siur stenberg ger so væl
takk fyri at formaður ja gjørt samd barnið var tær tænastan má hava tað tá mann nevnir tað orðið so skal tær ringja eftir annað sum sigur har kann eg fáa hjálp og ikki nakað sum er at har kemur onkur eftir mær ella eftir eftir annað galið men heldur tað at har er onkur sum kann hjálpa mær men eg haldi eisini at her við við niðurveru millum børn og vaksnir í trænst og sum húgvar eftir íslendsku skipanini sum teir hava gjørt fyri næstan at sleppa av við við rúsevnur ella sum hevur bútt øgiliga nógv um hjá teimum so bygdu teir trý ting og tað var eftir fríkorti har øll kundu fara til til ítróttar ella mentanar tilboð og at mann skuldi ikki ganga úti um kvøldið og tað var ikki tí at mann stóð endiliga skuldi sita inni men tað var tí mann stóð brúka tíðina til nærveru við foreldrini tað var faktiskt líka so vitligt sum fríkorti og tað kann mann gera fyri ongar pengar takk fyri
takk fyri so er tað elsbett mersedis gunnlegsdóttur landsstýriskvinna sum hevur orðið ger so væl
ja takk fyri harra formaður nú hava viti diskutera nokk so nógv og farið nokk so víða í samband við hetta málið og tað er kanska eisini hart tiltrongt men eg haldi at eg fari at beveka meg til sjálvt málið aftur og tað snýr seg um tryggjaðar búfyriskipanir og hvat er ein tryggja búfyriskipan fyri at fáa tað upp á pláss beinanveg so er tað eitt sera týðandi inntriv í sjálvavgerðarrættin við tað at millum anna úthurðar og vidø kunnu verða læst nærum alt samdøgrið so hetta her er eitt alvorligt mál uppskotið snýr seg um at áseta gildistíð fyri tá fólk hava fingið dóm av ein ella aðrari orsøk tikin avgerð um at tað er neyðugt at ein persónur skal hava tryggjaðan búfyriskipan tá avgerð er tikin um at ein persónur skal hava ein tryggjaðan bústað ja so skal almennaverkið hava hetta tilboðið klárt antina í føroyum ella aðrastaðnar í ríkinum tá ein dómur er feldur um at ein persónur í aldrin millum fimtan og átjan ár skal í tryggja búfyriskipan kann tíðarskeiði persónurin verða skal vera í búfyriskipanini ikki vara longur enn tólv mánaðir men sjálvsagt tað kann eisini vera styttri o og er talan um uppihald á tryggjari búfyriskipan saman við uppihaldi á vardum bústaði kann gildistíðin í mesta lagi verða átjan mánaðir samanlagt her tosa vit aftur tey ímillum fimtan og átjan ár og tað mann vil ikki sperra ung fólk fór leingi inni dómurin verður ongantíð longri enn tíggju tólv mánaðir til saman í einum

dømum har persónurin er átjan ár og eldri hvar vit tosa um avgerð frá tingsinsnevndini um at fara tryggja ein bústað tá er gildistíðin í mesta lagi seks mánaðir hvørja ferð men myndugleikin altso almannaverkið kann skal støðugt meta um ítøkiliga tørvin á inntrivini ið góðkenningini er grundað á og at tíðliga ella steðga inntrivin um inntrivið ikki longur er neyðugt og kann hetta hava við sær at fyriskipanin heldur uppat áðrenn gildistíðin er úti men har sum persónur er dømdir til tryggjaða fyriskipan hevur tyngsilsnevndin ikki heimild at taka aðra avgerð enn hvat ið dómurin hevur avsagt almannaverkið kann eisini altíð heita á løgregluna um at hjálpa til við at fáa persónssettan í á ein fyribils ella vardan bústað í føroyum ella øðrum parti av ríkinum um viðkomandi persónur seta seg ímóti at flyta hetta snýr seg bæði um persónar sum hava fingið dóm til tryggjað ein bústað og eisini persónar har tvingsilsnevndinir tikið avgerð um tryggjaðan bústað í løtuni snýr hetta seg um tey sum er átjan ár og eldri men við hesum verður tað víðkað faktiskt tí tað bleiv gloymt í lógini árenn til eisini at handla um tey sum eru millum fimtan og átjan til síðst kann eg nevna at í dag er í grein einoghálvtrýss stykki fýra í lógini heimild at seta millum annað gildistíð fyri tryggjaa búfyriskipan í kunngerð í kunnger ha tryggjað at búfyriskipanin er eitt sera týðandi inntriv sum eg byrjaði við at siga sjálvavgerarættin við tað at úthurðar og vindø kunnu verða læst lnærum alt amtøkri og mett verður rættast at gildistíðin á hesum inndriverður ásett í lóg heldur enn í kunngerð og tað skal síggjast í alvorligheitini av málinum lógin leggur upp til at vit í framtíðini kunnu hava slíkar búfyriskipanir í føroyum í løtuni eg havi spurt meg fyri í løtuni er eingin aktiv í løtuni gildustíðin er flutt frá kunngerð sum eg nevndi til lógina slíkar plaga ikki at vera ásettar í kunngerð tí tað er ov stórt inntriv alvorligu avgerð sum eg meti ikki eigur at verðað lýst í kunngerð men í lógini

øhtað hevur verið eg havi lurtað eftir kjakinum í dag við stórum áhuga mangt eg komi fram legði merki til eisini tað sum djón nólsoy nevndi hetta her við at hvussu eru hesi fólkini íklødd sum skuldu arbeiða í einum sovorðnum tryggjaðum búfyriskipan og tá ið lógin var fyrieis tá ið tá at hon vælferðarlógin eykun samelsen legði hana fram tað var nemiliga akkurát tað við tvinkusu sum intrersseraði meg sdeildi so nógv setti meg væl ínýta helt sjálv at handan lógin var rættiliga væl frágingin men tað var akkurát hetta sum eg setti fokusagt hvussu við hesum fólkunum sum skulu arbeiða í samband við tvingslu er teð íklødd til tað kláraði tey at taka í hesin fólkini við sí tey ganga á mokk vita tey hvar tey skuldu taka í tey duga tey sjálv forsvar tahavandi hug at tey mugu verja seg og og nú s nú sita eg sjálv við málinum og hetta er nakað sum eg havi eisini havt á loftið og tað sigur seg sjálvt tat vit snakka um so alvorliga sakin sum ein tryggjaðan felagsskap so so skulu fólkið íklødd til

hugsaði um tað sum siri stenberg segði og tað var um hví ið tað ikki hevði veri til hoyringar ella hon mettu ikkitað hevði verið tl hoyringar og her stendur á syutrý ummæli ummælisskjal uppskotið hevur ikki verið til ummælis orsakað av at talan lutvíst er um ein lógartekniska broyting manglandi heimild hjá almannaverkinum at leggja tilmæli fyri tingsnevndina um at skipa bústað sum tryggjaði búfyriskipan og at avgerð um at flyta heimildina at áseta gildustíð í lógina tað sum eg snakkað um nakrað ferð heldur enni kunngerð ikki hevur við sær broyting í mun til galdandi rættarstøðu men egeri masigatá ið tað so er sagt so er tað altíð gott at koyra uppskot til hoyringar tað sigur seg sjálvt øh tað er at verið mangt kjakast her í dag um at mann er sett so øgiliga nógv inn fyri at hjálpa okkara børnum og faktiskt eisini á foreldrunum man sett rættiliga nógv inn og vit hava sett avsett nógvar stórar høgar upphæddir til tað sama í nógv nógv harrans ár men so er tað spurningurin hvussu sær hvat er úrslit og tað er tað sum er rættiliga áhugavert at vita og að er tá ið mann nú fer at endurskoða barnaverndarøkið ella barnaverndarlógina so er tað eisini eitt av tí sum mann eigur at hyggja eftir hvat er úrslit vit seta inn og vit sita inn og vit seta inn men hvat er úrslitið er hetta rætta leiðina at

tað er hesin her tann tað tann normali ella tað vera tann normali vegurin spurningurin er er hann blivin forsmalir altso eru vit eru vit ikki nóg rúmlig altso tað at atiat mann kanska ikki er akkurát sum fjøldin betíðir tað tað altso er mann annaðloys ella betýðir tað ikki bara tað at vit skula rúmd fyri fleiri fólkum omastke hugsaði nemliga um hetta her við ati etir sum siru stenberg nevndi ati hvat er tað vit hyggja eftir hvat er tað hesum mann hyggur eftir børnunum er tað hyggur mann eftir so skilti eg tað hyggur mann eftir feilumanglunum hjá teimum ella hyggur mann etir teirra stersku síðum soleiðisnar at tar verið røst alla tíðina fyri sínar góður síður heldur enn at mann kanska funkuserað for nógv upp á tað sum mann ikki sterkast í og so so eg hugsi um visti mann kanska nógv her inni høvdu hugsað ja men vissi eg var barn í dag hvat so hevði tað so verið funkuserað upp á okkurt sum kanska ikki var so gott hvussu hevði okkara sjálvsálit so verið hvussu hevði okkara sjálvsálit verið vis ið í tag var fokusið á okkum

men eg fari ikki at eg fari ikki at siga at alt tað sum vit hava gjørt er skeivt tað eri eg ikki samd í men eg sigi ikki at vit kundi gjørt onkrar batar tað sigi eg ikkitakk fyri harra formaður
takk fyri so hava vit viðmerking fyrst er tað rósa samonsen ger so væl
takkyhaformaður eg minnist ikkium tað var í tvey túsund og seks ella tvey túsund og átta men tað vór su ein av teimum árunum tað var umboð fyri allar barnaverndir í føroyum og almannastovan tá evir íslandi og hugd og vitjaði hvussu tað sá út í íslandi serligan tá mann kom til bæði barnaverndarøkið og tá mann kom til hesaher serligani fyriskipanar stovnarnir svóru og har var tað millum ein stovnir sum eitur stuðlar sum eg fari at mæla landsstýriskvvinnuni fara yvir at vitja tí tað er nemliga akkurát ann tann stovnurin sum mann tosar um her beint at tað er altso tað var sellur sum sum heseðiungdini var fluttu inn í at byrja við heimið varð var niðurbrent tvær ferðir men mann hevði bykt upp aftur aftur soleiðis tað at atitað varð gjørt ordiligt men har var tað frá byrjanin av t tú kom inn altso tú bleivst irsileraður men tú bleiv útlúsaður soleiðis tað at tú eisini tað sum tað rað grundleggjandi ta ey at fáa undirvísing og nógv av teimum sum komu har tað vav túg ikki meira enn ein ein ein ein eina vitan frá annan av triðja
takk fyri elsbett mersedis gunlegsdóttur ger so væl
ja takk fyri harra formaður tað kann vera eg longu hevði verið har vist eg ikki var fyri korona hetta við at reisa og hyggja eftir tað har eru landsstýriskvinna skerpað í løtuni vónandi ferð vit hava fór bilbugt við korona so tað hatta er eitt gott hugskot men tað sum eg eisini hugsi um tað er at mann mann skal eisini ansa eftir sær ikki vera fordømandi tað at tað at eitt barn kemur illa fyri so er tað ikki lik við tað at foreldrini ikki fungera væl tað er ikki lik við tað eg siti við tí at øll eru risikogrubbini til at fella av og á men so er avbjóðingin hvussu koma vit á beintaftur og tað er har ið vit mugu gera hvat vit kunnu fyri at seta rætt inn og har skal eg taka eina egna barn frá landsstýriskvinna at har er okkurt mann kundi farið eftir møguliga takk fyri
takk fyri so er tað siur sten berg ger so væl
takkfyri hara formaður ja øll kunna snáa uppgávarnar kanska at hjálpa inn aftur á á rætta leið dugir landstýrskvonnan at siga um tað er soleiðis í dag at tað eru børn føroyskt børn ung sum eru uttanlands í líknandi fyriskipani sum hetta og eitt sindur um hvat tørvurin er á at kunna brúka hesa her heimildina tað er tað er spurningurin og so havi eina viðmerking og tað er tað at eg haldi ikki het tað er eitt so lítið mál at at hetta er ein ein bakatell sum ikki bleivst at fara til hoyringar eg haldi prinsippið má vera málini fara altíð til hoyringar vist tað ikki er okkurt heilt heilt av gott tað haldi eg takk fyri
takk fyri elsbetmursetus skunnleystaf tur ger so væl
takk fyri harra formaður hetta við tryggja búfyriskipan altso tað tað sum vit gera her tað er at altso vit vilja hava altíð lóg nú ha altso tað er sum so ikki heilt tann stóra broytingin í sjálvum setninginum men eg eri samd við spyrjaranum at rættast er altíð at koyra uppskotini so vítt møguligt til til til hoyring tað øja so spurdi siri stenberg meg eisini um hetta her við tryggjandi bústarðisskipan hvussu sær tað út við tí eisini útlondunum og har kann eg siga at eg havi spurt meg fyri hvussu tað e vóruð við tí men tíverri eg havi ikki fingið eitt svar enn tíverri men eg havi spurt meg fyri og tá eg møti á trivnaðarnevndini so skal eg greiða frá takk fyri
takk fyri so er tað djóni nolsø joensen sum hevur eina viðmerking ger so væl
takk fyri harra formaður ja tað vísir hetta málið í dag so so nógv sum tð so víða sum tað hevur verið altso at hvussu týdningarmikið hetta her við barnavernduppfylging og og su má siga eftirmeting av hesum økjinum alla tíðina hvussu týdningarmikið tað er tí at vit síggja eisini at barnaverlógin gjøgnum árini síðanum kom tá i tvey túsund og sekstan efta var øer blivin endurskoðað og tað er blivin gjørdar tillagingar so tað tað vísir bara at at tað er týdningur at man hyggja mann hyggur nærri eftir hesun her javnan men nú nevnir landsstýriskvinnan at hon at tað ikki er nakar í einari búfyriskipan í løtuni ella ikki nakar nøkur ungdómir sum situr í ella í føroyum mendugir bara her í dag men taðer kanska ringt at siga um hvussu nógva fyriskipani hava verið higartil og er nøkur kann mann siga liggur nøkur í umbúnda er eru nøkur á veg ella kan mann spyrja takk fyri harra formaður
takk fyri ger so væl elspent morsetiskog losetur takk fyri
hra formaður øhetta við ati um nakur á veg tað tað messiga akkurát sum ær harra formaður at tað kann verða knappliga tað tatað er ikki tað er ikki so væl planlagt tað kann hann knappliga mann hevr brúk fyri tí eg hugsaði at djóni nólsoy er er ein sum er øgiliga áhugaður í hesum økinum og hann er øgiliga áhugaður í barnaheiminum hevur hann verið síðani ja tað sum eg veit sum eg lærdi hann kenna her í løgtinginum og tað hevur eisini verið upp at venda her da man kjakast um tað har kann eg so siga tað sum eg havi fingið at vita tað er at har er líkasum a har gongur tann rætta vegin og sum eg havi skilt so er trivnaðar blivin góður harúti takk fyri
takk fyri so er tað edva jacobsen sum hevur eina viðmerking ger so væl
akki hara formaður bara in lítil viðmerking ng spmersetis gunelet sjálv kom inn á tað eru sera nógvar góðar skipanir gjørdar og blíva statvekt gjørdar og tað sum vit eisini hava tosað um og eg havi eisini tosað við landsstýriskvinna onkuntíð um tað tað er kanska hvussu fær mann skipanir í nøkrum førum betri at at sampakka við hvørja aðra soleiðis at at tað veruliga onkuntíð hugsa man t tað kemur ein nýggj skipan og tað er kanska ein so lýs nok s nógv men men tær fáast ikki orliga rigga saman og og tað er kanska nógvir pengar í báðum skipanumi og og kanska kundi tey sum tað viðvíkur finguð meir burtur úr teimum pengunum sum eru úti og tað er meira tað at vit onkuntíð tosa um tað tú kansk eg samskipa ein ein sum mann kann venda sær til og fáa at vita hvat fyri tilboð eru eg veit at tað r eisini nakað sum verur ligag í kortini at gera tað at fáa ein samskipara sum kann sum tú kanst koma til og fáa ví
takk fyri so er tað elspetmur shiatingig skulu loysa atur og ger so væl
ja takk fyri harra formaður hatta nokk stuttligt at edvar jacobsen spyr meg um hatta tí at at sjálvbodnir felagsskapur tað er eisini nakað og har havi eg nemliga sagt útir ráðnum eg haldi at vit skuldu fari sett okkum niður og fingið fund við allar sjálvbodnir felagsskapir er tað nakað a arbeiði hvussu arbeiða við har tað nakað paralelt ella kann mann brúka hvønn annan sparra við hvønn annan visti eg havi hesar avbjóðingarnar kann eg so ringja akkurát til tann felagsskapin skul eg hugsa um at vit her í løgtingi al løgtinginum erður hjáltaðar rættiliga høgar upphæddir til sjálvbodnir felagsskapur og mann má royna at fáa so nógv sum tað evurhøvur ber til tá vit tosa um slík ting og eisini nú fór eg bara inn á akkurát ta øki men tað eru onnur økir sum edvar jacobsen er inni á at mann ikki arbeiðir paralelt at vit samstarva og lógin um almannatrygdtænasta stendur enntá í lógini í lógini at almannaverkið skal samstarva takk fyri harra formaður
takk fyri so veit ikki fleiri sum hava biðið um orðið í hesum máli og málið verður beint í trivnaðarnevndina vit fara yvir til punkt fimm tað er fyrsta viðgerð av tingmáli nummar trýoghálvtrýss tvey túsund og tjúgu tað er uppskot til at samtygdar um at fáa útbúgvið fleiri røktarstarvsfólk og fara við um framsøgufólk so ger so væl ja takk og vit byrja við heðin sigariasen sum hevur biðið um orðið ger so væl
sum formaður segði uppskot til samtyktar um at fáa útbúgving útbúgvið fleiri røktarstarvsfólk í uppskotinum verður so heitt verður á altso løgtingið heitar landsstýrið um saman við avvarandi pørtum at fyrireika og leggja fyri løgtingið eina frágreiðing um hvussu vit fáa útbúgvið fleiri røktarstarvsfólk og hvussu hetta kann verða sett í verk ø tað verður eisini víst á í í uppskotinum hetta her um týdningin av at vit hava tay røttu fólkini til ta røttu uppgávurnar og og tað hevur stóran tað er stór tørvur á at fáa útbúgvið fleiri sjúkrarøktarfrøðingar heilsurøktarfrøðingar og heilsuhjálparar til at røkja tær tænastur sum eru og vera neyðugar nú og komandi árinum hetta bæði á og í tí kommunala goyra tað at vit hava okkara heilsuverk og at vit hava eldraøki sum er lagt út til kommunurnar upp á tann mátan eru ein partur av also kommunurnar eru ein partur av skipanini og tað er væl leingi ivi um at tað er eisini púra rætt at tað er umráðandi at fáa hetta lýst og at vit hava eisini nøktandi fólk til at røkja hesa uppgávurnar tí hetta eru sjálvandi uppgávur sum eru sum eru neyðugar og sum eru sum eru umráðandi hjá teimum sum hava brúk fyri hesum uppgávunum ø vit síggja at innan fyri heilsuverkið og tað sama innan fyri røktina á eldraøkinum úti í kommununum at tað er tað er ein ávísur trupulleiki at fáa fólk inn í hesa her tænasturnar hvar ið vit skulu røkja tær uppgávurnar sum eru bæði í heilsuverkjunum og á eldraøkjnum vit síggja eisini at fleiri av teimum fólkunum sum í dag eru í skipanini sum arbeiða í skipanini eru eldri fólk ella ikki blað ung fólk viskumaskan siga taðupp á tann mátan og at tí er tað eisini umráðandi at mann fær arbeitt víðari við soleiðisnar at skipanin kemur út við teimum fólkunum sum sum sum skulu brúkast og at tey hava tær røttu førleikarnar til tær uppgávurnar ø eg meini tað var beinir johannesen sum setti ein fyrispurning og og sum e sum tað er í dag við seg skyldarætt so er tað sirka tretivu sum verða sum koma út eina ferð um árið av av av hesum skúlunum ella skúlanum og tá svaraði landsstýrismaðurin at hann hugsaði um at taka tveir flokkar inn um árið og ella mann arbeiddi við tí og tað kanska vóru tjúgu hvørja ferðirnar taðvil seg so hevði tað blivið fjøruti í staðin fyri tretivu og tað hevði so eisini verið ein ein bati og tað er er er eftir mínum tykki eisini ein ein góður máti at loysa hata upp át og tað er so verandi landsstýrismaðurin sum sum segði sum vísti á tann partin harra formaður atso í sambandi við korona og tær fyriskipanirnar sum blivu settar í verk inni á eldraøkinum tað tað kenni eitt sindur til so var tað hevði m tá brúk fyri fólki tí at mann skuldi seta eina fyriskipan í verk sum sum tryggjaði at smittan ikki broyddi seg í millum teir ymisku deildirnar á teimum ymisku húsunum ella heiminum og tá var tað eisini tá kom tað rættiliga greitt fram at tað var ein trupulleiki at fáa fólk starvsfólk og eitt annað sum eisini hevur verið frammi nokk so nógv frammi tað er hetta her við normeringunum uttan at koma inn á tað tí at tað eru sjálvandi ymiskar meiningar um tað men mann kunni hvussu iki staðfesta at tað er umráðandi at hava tær røttu normeringarnar og at vit hava tæ røttu fólkini til tær uppgávurnar sum skulu gerast hetta er so ein partur av tí og tað verður víst heilt konkret á í í hesum uppskotunum til samtyktar at at tað er tað sum mann sum hann ynskir at seta fokus á og at mann heitir á á á løgtingið heitir á landsstýrismannin um at fáa gjørt nakað við tann partin tað verður eisini víst á hetta her við at mann hevur í tí undanfarnu

ella kommunulæknarnar og tað verður eisini víst á at tað er broytt og tað er eisini rætt at tað er ein broyting farin fram á tí økinum og tað haldi eg eisini r gott og eg kann bara siga fyri tað økið sum eg sjálvur komið frá at har er tað ein rættiliga stór broyting á tí at mann hevur bæði frá landsis síðu og eisini frá kommunalari síðu lagt denta á at fáa upprafest tann partin uppskotsstillararnir vísa eisini á at tað er tað er fyri einum ári síðani tað løgdu hetta uppskotið fram nú skal eg slett ikki fara inn á at tími øgiliga illa at brúka tað men eg haldi at mann kann hvussu r staðfesta at tey hava hvussuer umsitið øki og at mann kann siga í tí førunum høvdu kunnað gjørt nakað við tað tá ið tað er sagt so er tað ikki nakað fyri at fyri at líkasum peika eftir nøkrum ella sleppa sær undan nøkrum men bara feri at konstantera ein ein fakta men sum sagt eg haldi at vistimann hyggur eftir uppskotunum og tað sum stendur eisini í viðmerkingunum so kann mann ikki siga annað enn tað at tað er eg kansn siga frá mítt komandi at tað er relevant og o faktuelt og og men og heilt greitt er man kann siga er ein trupulleiki í dag hvar ið tað er ein avbjóðing á eldraøkinum og serliga kanska á eldraøkinum at vit hava nøktandi av fólki til at taka sær av tí og sum eg eisini vísti á at vit hava eisini nógv fólk sum eru í skipanini sum eru dugnalig men sum er komið nakað til árso tað vil siga at at so ella so farað út úr skipanini upp á grund av atat tey eru liðug á arbeiðsmarknaðinum so harra formaður at tað er ógvulia umráðandi at vit hava skipanir sum eru eru nøktandi og atað eru skipanir sum geva møguleikar hjá fólki ið ið ynskja at koma inn í hesa her hesa her tænastuna tí hetta er ein øgiliga umráðandi tænasta og tað er øgiliga umráðandi at tey fólkini sum eru í skipanini sum eru brúkaraav skipanini fáa ta røttu viðgerðina og ta røttu hjálpina og tað er var leingin ivi um at mann tosar um í samband við hendan her starvsbólkin so er tað umráðandi at tey hava ta røttu førleikarna men sum sagt tá ið málið kemur í nevndina skal tað fáa eina góða viðgerð men eg fari eisini at vísa á at at landsstýrismaðurin segði líkasum upplýst í sambandi við fyrispurningin hjá beini johannesen at hann arbeiddi við málinum og at hann ynskti at og arbeiddi við at faktiskt at at fáa meira fólk gjøgnum skipanina so staðin fyri ein flokk um árið so at tar komu tveir flokkar og bara tað í sær sjálvum er er ein ein boð um atatlandsstýrismaðurin og samgongan arbeiði við hesum her men sum sagt uppskotið skal fáa eina góða viðgerð í nevndini og tað er líkasum tann parturin sum eg vil leggja til hetta her uppskotið so í fyrsta umfari takk fyri
takk fyri so er tað viðmerking fyrst er brandur sandoy ger so væl
ja takk fyri aðra formaður tað er soleiðis at tá ið í barnaverndarøki nei tá ið í barnagarðsøki varð útlagt til kommunurnar tá bleiv ein lóg gjørd har sum mann tryggjaði at eg meina tær tí tveir triðingar sum skulu vera námsfrøðingar á tí økinum men tá ið eldralógin bleiv útlagt so meini eg ikki at nakað var sum tryggjaði nakað faklaligheit yvirhøvur inni á tí økinum er tað kanska ein av teimum báðunum sum sum sum eru í dag at ikki við lóg er ásett at tað skal vera eitt minimum krav av av fakligheit inni í økinum er tað kanska ein ein eitt sum ger at mann brúkar meiri avloysar ella meiri ófaklar fólk enn onnur tað kundi heðin zachariasen kanska kanska lýsta eitt sindur er tað er tað nakað sum heðin hevur hugsað um mann ið hevur verið formaður í økið staðnastuni har niður í
takk fyri ger so væl heðin sigareysin ja takk fyri
ja takk fyri viðmerkingina eg haldi at tað sum eg kenni til økið er er tað at tað er kanska meir trupult at fáa fólk við útbúgving inn á økini og at at sum brandur sandoyrhøsini vísir á tað er kanska eisini ein partur av tí sum ger tað at møguluvíst eg veit ikki men men tað er var leingin ivi um at visi vit taka dagstovnaøki so síggja vit eisini at innanfyri innan fyri dagstovnaøki í sambandi við potagogar so so er tað eisini soleiðinar at tað er eisini trupult í fleiri førum at fáa manna tað eftir tí tveir triðingar og eintriðing og men eg haldi tað er øgiliga umráðandi at at tað er at mann hevur ta røttu fólkini og mann kann siga innan fyri hesi heimini so hava vit illa so eru leiðarar sum eru kompetentir til at taka sær av økinum og er so eisini við til at seta fólk í starv eg gangi út frá tæ at tey velja tey sum hava útbúgvingina framum men tað er sum brandi vísir á tað er kanska eisini eitn máti at gera tað uppá men tað er kanska meira áhugin fyri økinum og at gera tað ohugavert soleiðsnar at hetta økið eisini er meir spennandi at koma inn á hjá teimum sum arbeiða takk fyri
takk fyri so er tað jaspur langaard ger so væl
ja takfyrihara formaður eg haldi at hetta er eitt gott uppskot og eg veit eisini at tað stendur í samgonguskjalinum at vit skulu arbeiða við til dømis at taka sjúkrarøktarfrøðingarnir at har skal gerast nakrar dagføraingar so eg haldi tað er fínt at mann líkasum hetta er við til at trýsta á at tað kemur kemur meir gongd á akkurát tað nú eru síðan tað er blivið bakkilir haldi e at tað hevr verið til treingjar til nakrar dagføringar har eisini nakað sum he veri nógv frammi hevur eisini verið um mann skuldi tikið og havt hesar útbúgvangnum enn kansn so bara fara til suðuroyar ig veit at tey sum fara suður dáma øgiliga væl og verið glað fyri skúlarnar suðuri og umstøðurnar sum skúlin gevur men so tað eisini nógv frammi um mann ikki eisini skuldi kunnað kunnað lisið innan fyri hetta økið eisini norðanfjørs hvat heldur heðin er tað nakað mann eisini burdi hugt eitt sindum nærri uppá um um ikki um tú ikki var møguligt bæði at hava skúlarnar suðuri men eisini at skúlin eisini lá hegir í mmeginøkinum takk fyri
takk fyri ger so væl heðin sigariasin
ja takk fyri tað er væl eingin ivi um at tað hevði roknið við hevði eisini verið altso tað er eingin ivi við at vit hava ein fína skúla í dag og vit staðfesta at tað kanska blíva for lítið ella for fá fólk sum eru á fósari og hesa útbúgvingina og sjálvandi nemmar tær at koma til tað sjálvandi nemmar blívur tú eisini hjá fólki at fara ella meira áhugavert er tað kanska eisini hjá fólki at at fara og fós sær hesa útbúgvingina so tað er absolutt nakað sum eg haldi eisini mann oyra hyggja eftir soleiðis at at vit fáa ta røttu fólkini at koma ella ta røttu nøgdirna av fólki soleiðis at at vit fáa manna bæði okkara sjúkrahús og ikki minst okkara eldra øki runt um føroyum og sum tað eisini verður víst á hv á uppskotinum her hetta er eitt øki hvar ið tað blíva meiri og meiri eldri tí er tað eisini absolutt nakað sum hann eigur at hyggja nærri uppá takk fyri
akk fyri so er tað beinti løgu jacobsen sum hevur eina viðmerking ger so væl
ja takk fyri harra formaður deiligt at hoyra røðuna hjá eðinszachariasen øgligan positiv og er púra samd við onum í at hetta er átrokandi og at tað krevsta útbúgving eg hugsaði at spyrja røðaran nú vísir hanneliga á at hetta her uppskotið bleiv jú lagt fram fyri einum ári síðani o ein fyrispurningur eisini svaraður um hefta her har landsstýrismaðurin sigur at hann arbeiðir við málinum nú er landsstýrismaðurin ikki til staðar í løgtinginum í dag hóast vit viðgera eitt mál sum hoyrar undir hansara øki so tí hugsaði at spyrja veit hegin cechariasen nakað um hvat líður við tí arbeiðinum hjá landstýrismanninum við ati fáa fleiri fólk útbúgvin innan fyri hetta økið takfyrihara formaður
takk fyri ger so væl hegisigaresin
takk fyri formaður nei tað er altso tað sum eg kenni til tað er sjálvandi tað sum bleiv sagt tá og og eg má bara siga so sðsum er at eg kenni ikki meira til tað uttan tað sum sum bleiv sagt á men eg gangi út frá tí at tá ið landsstýrismaðurin hevur hevur úttalasseð soleiðisnar so arbeiðir hann nokk eisini við tí men tað er væl oysini nakað sum vit kunna prøvað ella sum vit fara sjávandi at spyrja um í nevndini og vita hvar liggur málið hvussu langt eg man koma við tí og o líkasum hvør hvør gongd eru í málinum soleisnar at vit fáva teir upplýsingarnar fram í sambandi við hetta og eisini í samband við tað sum hann upplýsti men sum svar upp á spurningin so má eg bara siga nei eg veit ikki nakað meira um enn tað
so er tað johannes joensen sum hevur orðið ger so væl
takk fyri harra formaður hetta er eitt uppskot frá tjóðveldi um til samtyktar um at fáa útbúgvin fleiri røktarastarvsfólk og fyskt vil siga beinanvegin at vit í javnaðarflokinu taka undir við hesum uppskotinum hettar eitt gott uppskot og eitt týdningarmikið uppskot hetta mál sum sum eru frammi fleiri ferðir

nógv fólk eru samd um er ein avbjóðing í samfelagnm hjá okkum í dag vit vera fleiri í fleiri í samfelagnum vit vera fleiri fleiri eldri vit skapa fleiri fleiri viðgerðartilboð og tí hava vit brúk fyri fleiri og fleiri

á økjum og tí fleiri og fleiri útbúgðnum starvsfólkum

vit vita eisini tað at vit hava hetta er kjarnutænastur í samfelagnum sum vit snakka um tað er røkt og tað er bæði sjúkrarøkt og tað er heilsurøkt og tað er eldrarøkt og tað eru nakrar tænastur sum eru kjarnutænastur í samfelagn hjá okkum og tí eigu tað at fáa eina rættiliga høga raðfesting vit hugsa um útbúgvingarnar sum hava so so hava vit allar hesuútbúgvingarnar í føroyum vit hava vit kalla hesa her dútbúgvingarnar fyri eg kalla hvussu fyri kjarnuútbúgvingar sum ongantíð mugu niðurlegast men altíð uppraðfestast og tá mann so sigur tað at mann vil uppraðfesta heilsuhjálparútbúgvingina og heilsurøktina og so er eg púra samdur at tað skal mann gera men tað merkir so ikki tað at vit skulu niðurlaga aðrar útbúgvingar vit skulu raðfesta allar tí vit vita eisini tað at námsfrøðisútbúgvingin og lærarútbúgvingin eisini eru kjarnarútbúgvingar sum tørvur eisini evur á vit verða fleiri fleiri tí verður tørvurin størri og størri táið mann so sagt tað so kunn mann eisini hugsa at vit útbúgva fleiri fólk starvsfólk men so mugu tú eisini hyggja etir jamen arbeiða starvsfólkini innan fyri tær tær sergreinar sum vitúgva tey til altso tað vil e siga heilsuhjálparar heilsurøktarar arbeiða tað innan fyri tað øki ella fara tð aðrastaðni námsfrøðingar og lærarar og sjúkrafrøðingar arbeiða tað inan fyri øki ella t fara arbeiða kanska fyri onnur serøki og tað er tí tá skal mann so hyggja eisini eftir arbeiðsumstøðum arbeiðsløn og ta viðurkenning sum mann fær fyri tað arbeiðið sum mann arbeiðirinanfyri øki eg hugsi ati undir koronatíðini kom fram rættiliga nógv hvussu týdningarmikið starv heilsurøktin og heilsuhjálpin varð og sjúkrarøktin men tað var øgiliga trupult at semjast um at geva eina hægri løn til dømis sjúkrarøktarfrøðingarnar og eg nú er heilsurøktarfrøðingarnir ella heilsuheilsurøktin og og heilsuhjálpararnir eisini í samráðingum og eg vóni at mann dugir at síggja tað stóra íkast og tað stóra arbeiðið tey gera og lønar teimum har eftir tí tann lønin sum tey fáa er látulig í mun til tað arbeiði tey gera vóni at visi mann dugir at løna teimum fyri tað arbeiði tey gera og arbeiðs umstøðurnar arbeiðstíðin og annað verður lagað til tey viðurskiftir sum eru á arbeiðsmarknaðinum hjá teimum jamen so fært tú eisini fleiri fólk sum vilja arbeiðainnanfyri økið og fleiri fólk fara eisini at útbúgva seg innan fyri øki so eg hugsi at tað eru líkasum ein ein avsomu søkl fyri at kunna fáa fleiri í eina útbúgving so mást tú eisini gera umstøðurnar arbeiðsumstøðrnar og lønarumstøðurnar tilfarandi góðar og tí haldi eg at mann skal arbeiða fleiri flontum og har eru fakfeløgini eisini ein partur av tilgongdini og tí eigar mann eisini at samrøðast við feløgini ella tosa við tey um hvat ynskini eru og hvat avbjóðingarnar eru innan fyri øki ella økini

vit í javnaðarflokkinum halda hetta er eitt gott uppskot sum sagt vit fara sjávandi at taka undir við tí vit fara í øllum førum eisini at vísa á og tað fara tað altíð at gera at hetta eru láglønarstørv hetta eru bólkar í samfelagnum sum ikki forvinna tær stóru upphæddirnar tær stóru lønirnar tó at tey eru kjarnu hetta eru kjarnuuppgávur í samfelagnum so ella so eru vit øll tengd at at hesi starvsfólkini eru til taks og eru á marknaðinum tí fyrr ella seinni blíva tað eldri vónandi og vit hava fleiri í familjuni sum hava tørv á røkt í dag hvussu er havi eg og fleiri við mær og vittað at vera sjúkur og at liggja á sjúkrasong er tá ið tørvurin á á góðari røkt altíð neyðuga so at vit fara at taka væl ímóti hesu uppskotinum vit eru jalig um hetta her vit vóna bara at normeringar og annað eisini fylgja við so at arbeiðsumstøðurnar eisini svara til at fólk fara at tíma at útbúgva seg ella viljaútbúgva seg nan øki vónandi fara tær eina góða móttøku eg hopi at landsstýrismaðurin arbeiðir skjótt við at seta fleiri útbúgvingartilboð í verk soleiðis at vit fáa fleiri størv ella fleiri fakfólk innan hesi økitakk fyri
takk fyri so tað beint er løgið jacobsen sum hevur eina viðmerking gerst væl
ja takk fyri harra formaður eg fegnist um at johannes joensen eisini gerið vart við lønarviðurskiftini hjá hesum bólkunum her tí tað er rættiliga umráðandi og tað skert ikki burtur at fólk velja og eisini arbeiði eftir tí løn sum tað gevur ojohanes joensen nevndi eisini um aðrar útbúgvingar nú hevur tjóðveldið sum er hevur sett hetta uppskoti fram valt hesar funkusera upp á hesar útbúgvingarnar men er samd við røðaran í ja tað eru eisini aðrar útbúgvingar sum kanska eisini treingjast til at blíva eftirhugdar og tað veit røðarin kanska best um sjálvur eisini takk fyri harra formaður

hetta eru hetta eru økir arbeiðsøkir øll sum eru økir sum mest kvinnaarbeiða innanfyri nevndi eg so ikki men men tað haldi eg kanska er ein eitt minus um hann fær ikki nóg nógv mannfólka at at útbúgva sínasta øki tó at tað skuldi verið tað burda verið meira av men men eg haldi heilt víst at arbeiðsviðurskiftini og lønin eru eisini avgerandi í tí førinum so eg hugsi at tey tingini spæla saman við hvørji fólk søkja á útbúgvingarnar og hvussu nógv søkja men sjálvandi tilboði má vera har útbúgvingartilboði

takk fyri harra formaður ja tel johanes joensen sum hevði ina góða framsøgurøðu so taka vit undir við hesum her og vit halda eisini at á øðrum økjum sum nú kemur mál seinni eisini á skrá at vit skulu seta nógv meira inn og og eg haldi at tað er nokk so einfalt tá að kemur til hett her við við umsorgan ar fakunum tað velja eg so at velja at at kalla tey bæði námsfrøðiliga økið og uog røktarøki og forta síðnum at tað er visti eru møguleikar og vistu innkallingarnar siga tað at útbúgvingarstøðini ella útbúgvingar skúlarnir kunnu taka ein flokk inn á eyka jamen so haldi at vit eiga at bara at handla eitlandstað tí tað r tað er nokk so einfalt vistita er møguleikar og tað eru nokk av umsøkjaran til tað annars so eg taki eg ella púra samdur við tí sum verður ført fram um ati hetta eru økir har har fólk renna øgiliga nógv og skjótt tay skulu tey skulu tað eru á alla tíðina tað krevur eyka heitar hendur hesi økini so púra samdur við tað sum eg før fram takk fyri r
takk fyri ger so væl johannes joensen
takk fyri ja sumdjón nols joensen sigur so er tað heta er eitt øki sum krevura raðfestingar og vistu mann vil hava eina betri tænastu sum mann so er eisini neyðugt at at gera íløgurnar og tann fyrsta ílegan skal gerast tað er í at útbúgva fólkini men tann næsta íløgan ella einein ein síðuleypandi íløga eg má væl vera tað at tað starvið tær arbeiðsumstøðu mann arbeiðir undir og tann lønin mann fær er svarað til tað arbeiðið mann ger og sjálvandi tað ynskja vit øll men men innan fyri hesi økini heur mann sæð hvussu stóri ella hvussu stórt arbeiði hvussu hvussu neyðugt arbeiði og gott arbeiði hesi fólkini gera og og og tí eiga tað eisini lønarsfyritað
takk fyri so er tað jaspur langoyrd sum hevur hana við
merkingger so væl ja takk fyri hara formaður nú beyt eg merki í at jóhannes joensen nevndi heta er í sambandi við láglønar bólkar og nú sjúkrarøktafrøðingarinú vitaðu vit at tey vóru í streyku og annað nú ikki s langar tíð síðani og tá hugdi eitt sindur í tølini ígjøgnum eg haldi at at ein sjúkrarøktarfrøðingur byrjaði sirka á eini sjey áttaogtjúgu pluss pensjón eghaldi tað byrjaðu á sirka fimmogtretivu við pensjón og endar á leið sjeyoghálvtrýss tann sum klárar at koma koma at fora upp so eg hali haldi at tað mann skal veraeitt sindur varin við at retorikkurin fyri tað um nøkur beginna at endurtaka nøkur ting at tað er tað er so tann lønartalvan eg siti við beint her frammanfyri vær sjeyoghálvtrýss túsund og seks hundrað ella sjey hundrað krónur hjá ansi sum klárar at fora upp so tað eri ikki beinleiðis í mínari verð tað tað er hvussusr nógv onnur sum tjena nógv minni takk fyri
takk fyri ja rakli ger so væl jóhannes hóast nú er
nú nú skal man iki samanbera ein vanligan sjúkrarøktarfrøðingu við ein leiðara eg haldi tað at tað er at fara skeivur sjúkrarøktarfrøðingar og og og og lærarar og námsfrøðingar er nøkulunda miðalloynti kann mann siga men eg haldi bestemt ikki teir fáa for nógva løn slett ikki men heisuheilsuhjálparheilsurøktara eru so nógv lægri har eri vitandi um at ein endaløn er umleið fimmogtjúgu túsundina fyri ein av hesum bólkum so tað er ein betýðiligur munur men sjávandi eg fari ikki at leggja meg út í tey viðurskiftini fakfelagsmessja hvat er hvat er rætt og hvat er skeivt meg meini bara tað hesi fólkini eru verd hvørja krónu og eg vil gjarna at tey fáa meir pening meira løn enn tey fáa í dag
takk fyri so er tað brandur sandoy
ger sovæl ja takk fyri harra formaður eg taki sjálvandi undir við at mann fer at útbúgva fleiri røktarstarvsfólk serliga er tað nokk eldraøki sum hartað har tað veruliga manglar í av av av útbúnum starvsfólki men tað er eitt sindur undarligt ati at mann ikki hevur eina útgreining av hvussu nógv hvussu nógvar útbúnar sjúkrarøktarfrøðingar heilsuhjálparar og ogog røktmann skal hava yvirhøvur til ta til tæir borgararnar sum sum mann nú einaferð kemur til at passa á eldraøkinum har mær vitandi fyriliggur eingin normering av nøkrum slagi og tí er tað øgiliga ringt at siga akkurát hvussu nógv hava vit nú brúk fyri av hasum og hasum og hasum á tí økinum og og tí haldi eg at vit áttu at gjørt ein ein innsats av fingið lýst tað hvussu nógv
takk fyri ger so væl johannes joensen
oy eg veit ikki um tørvskanningar eru er lýstar men eg hugsi at har mugu kommunur í landi finna útav um tað eru serliga økir serligar økir sum mangla mann kann hugsa sær at tað eru nøkur økir sum hava eitt undirskot av fakfólki men onnur økir hava kanska eru normerað í rætt men har er til sjálvandi ein mann at hyggja eftir tí og tað er upplagt at finna útav um hvar er tað við mangla starvsfólkini er tað er tað inni í ellisheiminum ella er tað úti í ella ella á hvørjum øki og eisini geografiskt runt um landið altso hvar mangla vit tú hvar í nokkka av starvsfólkum takk við
takk fyri so er tað edva jacobsen sum hevur orðið ger so væl
takk fyri harra formaður ja il vit hava til viðgerðar uppskot til samtyktar um at fáa útbúgvið fleiri røktarstarvsfólk og eg haldi sjálv at at tað er eitt ordiliga gott mál tað helt eg eisini seinast ikki tí at ati vit sum meiriluti ikki tóku undirvið málinum tað ger málið ikki verri altso at ger tað statvek til at ve eitt gott mál og tá tá var tað so í trivnaðarnevndini eg var seis var akkurát ein partr av tíðini í trivnaðarnevndini tá vit viðgjørdu hetta málið eg veit ikki hví málini endaðu har men tað gjørdu tey so síðst at eg hoyra absolutt heima í mentanarnevndini tí tað er viðvíkjandi útbúgvingum men soleiðis var tað men eg haldi tað er eitt saktilig tað sama máli men tað er ein sera stór tørvur og tørvurin hann blívur bara størri enn størri og tað er bæði landsbasins eisini innan fyri tað kommunala tí at tað verða tað eru nógv innan fyri sum vit lasa í uppskotinum eisini og sum mann eisini veit at so eru røktari starvsfólk tað eru øgiliga nógv økir tey virka innanfyri tey virka innan fyri alt okkurt heilsuøkið og so innan fyri alt serøkið so tað blívur rættiliga fjøltáttað tey eru eisini innan fyri heimarøktina og so tað blívur øgiliga øgiliga broytt og tað økist eisini altso tað blívar bara meir meir summann sigur eldri sum hava brúk fyri fyri hjálp og tá tað bleiv tað so spurt inn til landstýrismannin tá og tá segði hann í sambandi við tær innkallingarnar sum vóru nú verður landssýrismaðuri nokk innkallaður aftur í hesum málinum so fær mann eisini at bílagt av hvussu tað gongur í tí málinum tí eg haldi tað er fínt at mál koma fleiri ferðir fram tí at tað ger bara tað at mann setir fokus á og og mann fær líkasum sett at skumpa í soleiðis at tað kann ganga skjótari nú høvdu vit okkurt mál í áðni tað var so ikki

kemur ofta sovrði eg veit ikki hvat tað er sum ger tað men men ofta ega langar prosessur tað er ikki alt innan fyri sovorðna máli sum kanska pjøvist hava so øgiliga langar prosess men tað tað vísir seg ofta vera sjálvandi skal mann seta fleiri klassar av tað ma mann tosar innan fyri sjúkrarøktafrøði at kanska kunna seta dupult so nógv inn hvørt ár og tað er sjávandi nakað við krónur oyrur har hevur mann so sett nakað av pengum av til endamálið og har segði landsstýrismaðurin soleiðis ati at hann hann var byrjað við at seta eitt arbeiði í verk um at kanna tørvin á heilsustarvsfólknum tey komandi komandi tíggju árini millum annað og hevði so okkurt hugskot um hvussu mann kundi sett í verk við at hava hava tveir klassar so eg eri sment at vita hvussu tað arbeiði gongurdir eisini og tað fær mann ofta nokk so væl í at vita tá ið mann tá ið mann lýsir eitt slíkt mál sjálvandi so hevur tað verið nógv frammi eisini í sambandi við at í nógvum førum er hetta kvinnustørv og tað er tað og tað er eisini kanska kanska møguligt víð lønin eitt men tað er eisini nakað við at tað er eitt tað er eitt størv sum sum hella tann vegin at at tað er áhuga hjá konufólki arbeiða við otað tað verður sikkurt í allarmestan mun nú hevur mann vistu tú tekur tað var kanska meira tað seinna uppskot ja altso tá tú tekur hvussu nógv eg brúk fyri so er tað rættiliga nógv fólk sum arbeiða í dag eg havi ikki akkurát tey prosentini sum arbeiða innan fyri sum ikki hava útbúgvingina og tað er eisini nógv sum sum arbeiða sum innan fyri røkt sum vit eisini snakkað um kunnu tey ikki hvat ger mann fyri tey tað er kanska ikki øll tey sum sum fara í tann skúlan sum vit ynskja at seta á stovn her ella ynskja at seta útbúgva fleiri men men tey gera fantastiskt arbeiði innan fyri tað arbeiðið sum tey gera og tá hevur mann hevur mann eisini tosað um tá ið tað fyrra málið var fyri ella tá tá minnist eg snakkað um at kundi mann gjørt tað sum ein útbúgving úti av tí staðnum har sum tey arbeiða soleiðis at tey fara burtur frá onkuntíð í skúla men at tað er høvuðsheitin hjá teimum og at tey kundu fingið eitt eitt prógva upp á tað arbeiði sum tey høvdu gjørt kanska arbeitt tíggju og fimtan ár innan fyri og ey hava eina lývslanga læring sum er gullverd og hvussu fær mannhvussu fáa virðismett tað uttan at tosa um at kanska tað at tað skulu nógv nýggj fólk í skúla og tey skulpa útskift og sór tað tað kanska eitt sindur at onkur annar bankar uppá tí nú fordobla vit útbúgvingarnar oghvat ið okkum og o tey hava arbeitt kanska á hesum her kanska tey arbeiða nógv av teimum arbinapiriserøki og tey arbeitta kanska á hesum stovninum í nógv ár og tey sum búgva har tey hava eitt ótrúliga fantastiskt forráld til hesi her líkamikið um tey hava lærdi temum tita ikki tí at nógvavtá ið tú arbeiðir innan fyrieitt serøki so er tað fólk sum búgva har so so tey sum arbeiða har um tey eru útbúgving røktarfólk ella tey ikki eru so so kenna tey nei aktíða til hvat hesi fólkini hava brúk fyri summum førum klára tey fólkini minst líka nógv altso væl at blíva passaði av hesum sum av øðrum kanska sum koma út frá eini útbúgving hatta er ein vinkul sum sum eg haldi er eisini viktig at taka við tá mann tekur hetta her kjakið ø hvussu fáa vitvirðismett tey eisini tí at tey hava kanska ikki øll sum kanska hava so góðar møguleikar fyri at fara á skúlabonk kanska a tað er heldiki øll sum hava tað akkurát heta er akurát tað málið sum snakkar um í áðni hvar skulu vit leggja stykkirnar hjá fólki tað erikki øll sum hava tað tunga fakliga fyri at kunna sum skulu skal til vist mann veruliga fyri holt við eina útbúgving so er tað so er tað nøkur ting og tað eru nøkur ein skúlagongd sum skalt hava frammanundan sum sum suðlarfundur við nøkrum nøkrumfakum sum hann hevur havt og og og nógv av teimum sum eru røktarfólk eg havi ikki tað men men men tey tey nýtast ikki tí at tey arbeiða saman við øðrum sum kunnu taka støður tá ið tað eru nakar meira fakliga støðurð at taka men men eg tosaði onkran sum hevði sagt tað var innan fyri ein ein stovn og og og viðkomandi tað er griðini sjálvi eftir tí har tí enn tvey av teimum sum vórðu lærd tey tey stríddust við at tey skuldu vviðkomandi til eitt annað ta kann vera frisør tað kann vera tannlækt tað kann vera onnur ting hvar tað ikki altíð er so einkult at fáa allar persónar at at fáa tað at bera til og tá griðindegi tá høvdu tey líkasum skemtað við hesum her at tann eini sum arbeiðirhar hon tann persónurin hevur ikki ta fakligheitina men eg hvri arbeitt í hesum stovnum í nógv ár og tað kundi líka mikið hvat viðkomanti gjørdi so fekk hann fekk honum teir persónart gera te akutíðva tað sum sum teð skuldu sum ihevði ein annan vinkul inn til tey ta eg hugsa ikki um um um viðkomandi er fakliga lærdur e bókliga fakligar lærdur men men men tað er viktigt at at vit vit rúma øllum sum skala arbeiða viðhesunm her til vit hava brúk fyri hvønndtí einasta einum sum sum arbeiðir innan fyri hetta økið tí at tað er eitt øki sum alla tíðina manglar fólk so eg eri spentu upá at vita hvat ið hvussu skjótt mann kann koma inn til at seta fleiri starvsfólk haldi hetta er eitt hetta er eitt eitt sera viðkomandi mál og eg ætli mær sum partur av mentanarnevndini at taka ella eg ska eg ætli mær at geva tí ena virkiliga góða tænastu ella góða viðgerð mann kann siga men men sjálvandi vit kanska hetta her uppskot samtyktar so fær mann t heita á landsstýrisfólk kanska at arbeiða við nøkrum sum tað er í gongd við so so tað tað blívur kanska sama svar sum seinast men fyri tannskilt so so kann mann geva tí góða viðgerð um mann kann serliga tá mann situr í samgongu so kann mann spyrja enn meira inntil so tað hevurmann líkasum inni í samgonguni so eg skal øllum førum gera mítt til at spyrja landsstýrismannin um at fáa gjørt nakað við málið og og tað kann ganga skjótt so tað kemur at at tæna har sum tað skal tí at so leingi sum tað bar inni á pappírinum so kemur tað ikki at at hjálpa næ t um ymiska økinum men men eg hugsi in eina broydd eisini hvussu gera vit við at fáa meira inn og hvussu gera vit við at virðismeta tey mongu sum arbeiða innan fyri hetta fakið og og kanska gera tey eitt sindur tryggari við at tey kunnu eisini halda áfram í sínum í sínum starvi takk fyri harra
beint ta løvuð fær eina viðmerking ger so væl
edvar jacobsen sigu seg vilja geva hesa her eina positiva viðgerð í mentanarnevndini tað sum eg hugsaði at spyrja edvar jacobsen nú hoyra vit at floksfelagin hjá n ikki dreimur men jaspur langaard sigur at sjúkrasystra tjena upp til sjeyoghálvtrýss túsund tað ljóðar sum tær eru millióningar eg hugsi at spyrja edvur jacobsen um hon veit hvussu nógvar sjúkrasystrar tjena sjeyoghálvtrýss túsund krónur um mánaðin takk fyri harra formaður
edva jacobsen
takk fyri harra formaður nú er jaspur langur nokk so raskur tá tað kemur til at hyggja eftir nakrar talvur og veint hann verður rættiliga uttanlaga á tí á einari talvu og funnið sjeyoghálvtrýss túsund og tá veit mann at tað er uttan at eg skal vita tað so eru tað nokkku leiðararnir á eisini ymisku støðunum sum kanska hava eina løn sum liggur har uppi og tað var nógv diskussión um næstsýstu samráðingar tá var tað kanska kanska leiðararnir sum fingu eina rættiliga stóra lønarhækkan tí bleiv kanska streykað nú eisini eitt sindur longri tí mann kanska ikki deildi kakuna so sum hann kanska skuldi gjørt tað er ymisk meiningur um tað tær kanska slagið stað leingi men tað fór nokk stórur partur av av teimum lønarsamhøvugum sum vóru tá til tey men men nú haldi eg tað bleiv so aftur ein eitt sindur betur sáttmáli og og tað er viktig tá mann mann raka broytt so mann veruliga raka tey sum sum renna runt í í arbeiðinum og geva teimum eina løn sum helst ikki líkra
jaspur langaard
ja takk fyri hara formaður nú haldi eg at edvas legdi avt slag fyri teimum sum hava arbeitt øgiliga leingi úti á ella eldraøkinum ella sum sum røktarar kanska bæði ellisheimi og á sjúkrahúsin um annað eg haldi tað er øgiliga flott o e had a r iliga viktigt at tað eisini minnast tað megnar arbeiði og taðtann førleikarnir tey veruliga hava fingið sær tann lívslangi skúlin sum hann eisini gevur eina rúgvu av førleikum eg kann minnast ein sjúkrasystir sum eg tosaði við hon segði teimum var kvat byrjan á ellisheimi og hon skuldi líkasum vera tann sum skuldi leggja lag og ráðgeva og sovorðit og einu persóni sum hevði arbeitt har í tjúguar hon fóldi vilja lítlhan akkurát í tí starvinum s haldi ataðer giliga viktigt at tað eisini gott at tú eisini vísir á tann týdningin og at hevði kanska eisini fingu eitt pappír upp á tað megna at arbeiði og tann førleikar teir hava fingið ígjøgnum so so nógv langt tíðarskeið á einun sornam arbeiðsplássi takk fyri
edvard jakobsen
takk fyri harrar formaður tað er akkurát tað tá tú kemur inn á landssjúkrahúsini inn á teir ymisku stovnarnir so so so lyfta øll í felag eg møtti nemnliga einum sum ofta sigur mann tey følast ikki so hava so ræðuliga stórt arbeiði siga tey sjálvi ofta tey sum gera reint men eg sigi trúgv mær vistu vit ikki at gjørast reint í tveir dagar so steðgar upp og og tað er tað sama vit ofta tosa innan fyri onnur øki er alt hvussu leingi hevði g eitt eitt eitt konsept innan fyri fiskivinna kort vissu fólkið fór heim so tað er tann samlaða pakkin sum han hevr brúk fyri annars annars koyrir tað ikki og tað er røktaraogtil sjúkrarøktarfrøðingar og tað er tey sum geva mati ta r tey sum vaska øll mugu mugu lyfta felag fyri at fáa tað bera til men tað er ofta ofta í tí endan so so gloyma vit at virðismeta og og tosa kanska um nú skuldu tað vera skikkaði fólk sog nú mugu vithað fólk inn sum hava lisið men tað er so ómindiliga ofta væl skikkað tey sum hava arbeitt í nógv ár uttan at tey hava fingið sær eina eina eina bókliga útbúgving takk fyri harra formaður
so er tað næsturøðari mankalov at ger so vælja
jatakk fyri harra formaður til viðgerðar eru uppskot frá til samtyktar frá tjóðveldi um at fáa útbúgva fleiri røktarstarvsfólk og eg haldi hetta her seinasta ári tað hevur víst okkum hvussu umráðandi starvsbólkar eru ið fáast við røkt hvussu umráðandi tey eru fyri samfelagið tí tað vóru tey sum stóðu í odda tá ið ið koronafarsóttin herjaði í vár og í summar men viðferðin harra formaður ið sjúkrarøktarfrøðingarfingur frá almennu arbeiðsgevarunum nú tá ið tey vóru til samráðingar og nú tá ið tað varð verkfall tann viðferðin hon var fullkomiliga burturvið tað var vannvirðing av sjúkrarøktarfrøðingunum smummar sjúkrarøktarfrøðingar bara skulu taga og arbeiða og einki krevja afturfyri tí vóni eg at heilsurøktararnir sum nú eru og samráðast umnýggjan sáttmála at tey fáa ein eina størri virðing frá tí almenna arbeiðsgevaranum enn sjúkrasystrarnir fingu tí tað hava hesi starvsólknir starvsbólkarnir uppivorðir harra formaður tað er stórur tørvur at fáa útbúgvi fleiri sjúkrarøktafrøðingar og heilsurøktarar og heilsuhjálparar til at røkja tær tænasturnar sum eru og verða neyðugar nú og komandi árini og tað er galdandi bæði í sjúkrahúsverkinum og í kommununi og í eldraøkinum og tí er tíðin eisini komin til at vitgera eina ætlan fyri hvussu vit tryggja okkum at vit eru føro fyri at møta teimum avbjóðingunum sum eru á hesum økinum tí vit gerast alsamt fleiri tíbetur og miðalaldrin hann hækkar eisini kunn vit siga tíbetur og tað koma alsamt fleiri nýggj viðgerðartilboð alt hetta eru framstig men tað setir eisini krøv til sjúkrahúsverkið til eldraøkið og tey sum skulu taka sær av okkum øllum og hesi krøvini eru vit før fyri at møta útbúgvingarliga tí vit hava útbúgvingarstovnarnar her í føroyum tøl frá avvarandi fakfeløgini vísa eisini at tørvur longu nú er á starvsfólkum heilsuhjálparafelag føroya kann vísa eitt lutfalsliga høgt tal av ófaklærdum starvsfólkum í eldrarøktni og tað hevur eisin verið nógv frammi alment at tað serliga er í ferð ití í ávísum partum av landinum at tað er øgiliga trupult at hava nóg nógv starvsfólk at røkja neyðugu uppgávurnar og eisini er tað í ávísum førum trupult at fáa nóg mitið av heilsurøktarum til at røkja størvini úti í kommununum vit eru so heppin at vit kunnu útbúgva hesar starvsbólkarnar í føroyum og vit hava góðar skúlar við vælskikkaðum starvsfólkum og tí snýr tað seg fyrst og fremst um hvussu vit kunnu taka fleiri inn í útbúgvingarskipanina tí bíða vit ov leingi so kann tað gerast trupult at taka fleiri inn tí partar av hesum ganga jú fyri seg á sjúkrahúsinum og í kommununum og har eru útbúgvini røktarstarvsfólk sum standa fyri venjingini starvsvenningini og tí kunnu vit siga tað at útbúgving starvsfólk eru ein fortreyt fyri at kunna útbúgva uppaftur fleiri tjóðveldið legði eitt líknandi uppskot fyri løgtingi fyri einum ári síðani og hóast breið semja varð um tað uppskotið so varð tað kortini fegt tí at hava sagt at landsstýrismaðurin arbeiddi við málinum men vit kunnu bara staðfesta at eitt ár seinni er ikki fleiri røktarstarvsfólk tikið inn í útbúgvingarnar og hvat ið hendir samgongufólk hava roynt at svara tey vita taðikki ordiligt landsstýrismaðurin hikki til staðar her í tinginum dag so hann var heldur ikki sagt tað fyri okkum so tí er tað kanska gott at vit her í tjóðveldinum enn einaferð leggja hetta uppskotið fram tí at hetta er rættiliga umráðandi at fáa starvsfólkini útbúgving men tað er ikki bara útbúgving tað er eisini løn tað er eingin loyna at løn hevur eisini øgiliga stóra stóran týdning fyri hvørja útbúgving fólk velja sær og eg eg kann ikki et við ta eg blíva eitt sindur eg haldi eitt sindur verðingarleyst faktiskt ímóti hesum bólkunum at fara og rógva framundir at tað erí hesum førinum bley tað so nóvnt sjúkrasystrar sum tjena upp í upp móti sjeyoghálvtrýss túsund um mánaðin við pensjón nú kenni eg øgiliga nógvar sjúkrasystrar eg kenni onga og eg havi ongantíð kent nakrar sjúkrasystir sum tjenar sjeyoghálvtrýss túsund krónur um mánaðin eg haldi heta er ein fullkomilig vatnvirðing av hesum starvsbólkunum at siga soleiðis eg standa við tí nýggjasta sáttmála niður já sjúkrasystrinum og lønarstiðinum eitt hjá teimum tað eru seksogtjúgu túsund og fimm hundrað og sambært tí sum eg dugdi at lesa so eru tey tvey ár av hvørjum trini tað vil siga tað aftná tólv ár so er tey komin upp á fýraogtretivu túsund trý hundrað og sjey krónur um níggjuogtretivu oyrur ókey so fáa tey fimm túsund og hundrað og seksogfjøruti krónur eisini í pensjón men tann pensjónin hon er langt í verðinsíðani blivin oyðilagd av tí samgonguni sum byrjaði í tvey túsund og ellivu sum tvangsleggi skatta allar pensjónir millum annað eisini oyðilegði pensjóninar hjá sjúkrahsrýssinum og í allari vindi eg fantastiskt hava eina góða pensjón tá mugu vit øll vit kunnu bara ikki liva pensjónini í dag hon skal tryggja okkum framtíðina tíma útgangsstøði altíð verða tann grundløgnin sum vit tjena tí tað er hon sum vit kunnu liva av í dag so eg haldi at vit skulu her í løgtinginum hava eitt sindur størri virðing fyri hasum starvsfólkunum sum vit tosa um nú sjúkrasystrarheilsurøktari heilsuhjálparar tí tað eru eingin av teimum sum tjena sjeyoghálvtrýss túsund og i ivist í hvussu nógvar av teimum fara at tjena tái innan fyri hatta starvsøki har so kunn vit siga at tað erir sjálvandi eisini aðrir starvsfólkar á heilsu og røktarøkjunum sum eisini hava tørv á útbúgving tað skulu vit eisini taka upp men allarfyrst so fara vit at avmarka okkum og taka røktarstarvsfólkini upp í hesum umfarinum og so fara vit at venda aftur seinni við øðrum uppskotum um um onnur starvsøki og ætlanin við hesum er so at landsstýrið saman við útbúgvingarstøðunum og fakfeløgum og øðrum sum var av gera eina ítøkiliga frágreiðing um hvussu vit fáa fleiri røktarstarvsfólk og hvussu hetta kann verða sett í verk men eg haldi veruligan tað at løgtingsfólk eiga at vísa størri virðing fyri starvsfólkunum enn at tosa um tey tjena upp í sjeyoghálvtrýss túsund takk fyri harra formaður
so fær siri stenberg eina viðmerking
ja eg skilti heldur ikki ordiliga hansara útmeldingin um hasa har sjeyoghálvtrýss túsundnar nú kenni eg nokk so nógv arbeitt innan fyri eftir nokk so nógv ár og eg veit ikki um nakrantíð havi kent helvtina av tí men tað kann vera ein í føroyum tað e skal ikki kunna siga men men hetta er ein bólkur sum kennar rættiliga lítið og tað sum hoyringin eisini seinast vísti tað var tað at tað snúði seg sjálvandi um at haðva mangul at útbúgva fleiri men at mann eisini mátti gera nakað við arbeiðsumstøðurnar og har eru løn so ein partur av tí og eisini heft her við arbeiða niðursetta tíð og tey tingini sum heldur ikki vóru vór í ordan og nógv vøvdu eisini heta her við ati at tú kann ikki klára eina arbeiðsdag uttan á vera brotin av skal kanska møta tveir tímar morgunin tveirtímarkvøldir síðjuheilsuhjálpar til dømis brúka allan dagin allíkavæl men tum fækk fýra tímar so her eru øgiliga nógv ting at hyggja eftir eisini tá tað kemur til arbeiðsviðurskifti og løn absolutt takk fyri

nei sum sagt eg kenni so heldur onga sjúkrasystrn tjenar sjeyoghálvtrýss túsund um mánaðin og eg hugsi eisini í staðin fyri at hava ilt av tíð um so er at onkur einstakur leiðara tjena tað tað veit e so ikti um tað er so haldi eg mann skal heldur taka hetta her í álvara og heldur seta tann spurningin hvussu stóra virðing og hvussu nógv skal tað kosta og hvussu nógv skalt tú hava afturfyri at tú sum heilsurøktar ella heilsuhjálpar ella sjúkrasystir hevur ábyrgd av mannalívi eg haldi tað er tann spurningurin vit eiga at seta okkum takk fyri hara formaður
edvard jakobsen
takkfyriharar formaður týdningin av tay sum arbeiða i at øki tað haldi vað lísnasvæl nú tá ið tá ið tað var í verkfall tað herdu verkfallið tað fóru tveir sjúkrarøktarfrøðingar heim áv einari stórari deild um han by gingti at tosa um at tað var lívshattsligt tað var eingin at snakka um lívssattsiligheit um tað skuldi verið tvey kontórførar sum varu vakk eina løtu tað sigur baraeitt lítið sindur um ógvusligheitina innan fyri hetta her mann smakkar um mannalív beinanvegi aftan á tvey fólk skulu vera heima eitt vikuskifti og eg veit eisini at nógv sum arbeiða kanska eina náttarvakn íð landssjúkrahúsinum tey hava minni løn enn møguligat innan fyri hsum arbeiði innan fyri eitt eitt vanligt arbeiði á náttarvakt tí tað hava so lítið tillegg um náttina so har eru øgiliga nógv kanska men so sjótt fylgir eg tað er kanska e heilt fast liggja har uppi men men tey tey sum eru innan fyri fakið og hava ofta verið í kanska ím fimmogtjúgu ár hava fingið ein øgiliga lítla lønarhækkan gjøgnum hesi fimmogtjúgu árini so at har har er bara tørvurin er para so ótrúliga stórur og tí eri glað fyri at ta
jalóði
ja takk fyri at formaður verið púra rætt sum etva jacobsen vísar á heitt her við at tað at tveir sjúkrarøktarfrøðingar fara í verkfald so má sostøðan lívsattislig akkurát tað vísir hvussu umráðandi hesi størvini hjá øll hesum heilsurøktarstarvsfólkunum eru og ja tað var gott tey gjørdu ein sáttmála men eg dugi ikki at silja hví tað var neyðugt at sjúkrasestrarnar skuldu fara í verkfall tí tær haldi hava betri uppibori aftaná alt tað sum tey øll bæði heilsurøktara heilsuhjálpara og sjúkrasindrar hava gjørt nú tey hesa korona tínir hava verið tí vit skulu ikki gloyma eitt er arbeiðsinnsatturin hjá teimum á arbeiðsplássunum eitt annað er hvussu skerdar tær hava verið í privatlívunum hvussu tær sum átta ser ta tær men ella tey og makarnir hjá teimum og børnini hjá teimum hvussu nógv tey øll eru skerd av korona meira enn vit onnur takk fyri halrnar

bliva ómetaliga provokerað av at tað skal blíva gjørt tr eitt problem at ein einkult sjúkrasystir færi sjeyoghálvtrýss túsund om mánaðin við pensjón øll hagtøl í føroyum vísa hvussu ómetaliga nógv lægri kvinnur generelt liggja í løn í í samanbori við menn og eg má siga at nú eg havi sæð leiðarin á landssjúkrahúsinum ella ella hana fyri sjúkrarøktina á landssjúkrahúsinum staðið sostinn onkursvegna meðan hetta her verkfallið hevur hevur staðið uppá og eg má siga havi biðið undrað han á mangan og eg má siga eg hopi at hon fær eina ordiliga løn sjálvandi skulu sjúkrarøktarfrøðingar við so stórari ábyrgd hava eina virðiliga løn takk fyri

haðei púra samd við ruttvang eg hopi so sanniliga eisini at varastjórin á landssjúkrahúsinum færa eina rættiliga góða løn og eg haldi hon sum hvussu er uppiborið í hasari sjeyoghálvtrýss túsund ella meira men júst tað at tað verður ført fram at at ein ella annar sjúkraella ein sjúkrasystur kanska tjena sjeyoghálvtrýss túsund meðan øll l øll hini tjena kanska onkrstaðinar í fyrstu síðstu tjúgum ela fyrstu tretivunum tað verður ikki nortur við men kanska er tað akkurát tí at hetta er á konufólkafak og konók tæ tað er ovvart eitt kall framvegis hjá summum at arbeiða innan fyri itt øki og konufólk tær mugu ikki krevja meira løn takk fyri har formaður
so er tað næsti røðari sum fær orðið og tað er steffan klein poulsen ger so væl
ja øher er eitt uppskot til samtyktar um at fáa útbúgvi fleiri røktarstarvsfólk so her verður beinleiðis farin eftir einum faktori sum er at útbúgva fleiri og tað er møguliga ein partur av trupulleikanum at at tað ikki vera útbúgvin nóg nógv fólk innan fyri hetta økið onkur er nevnt at hon skuldi havt ein skúla afturat í norðurøkinum ella meginøkinum

tað er møguliga ein partur av trupulleikanum men eg haldi sum edva jacobsen at vit skulu ikki undirvordera hjálpar starvsfólkini ella tey ófaklærdu tí tey hava eisini ein rættiliga týðandi leiklut í á nógvum økjum í okkara samfelag tað at vera upplærdir lokalt ella á staðnum eri ikki altíð so ræðiliga nógv verri í í fleiri førum øh tey starvsfólkini eru sjálvandi ein ella hava ein viktigan leiklut í hesum her so tað er útbúgvingarparturin so er tað heta her við løn og ja sjeyoghálvtrýss túsund tað er nokk toppurin og menieg havi ikki eghavi ikki hugt so ræðuliga nær abeið s tølini men men fleiri bólkar ella nakrir bólkar vera lyktir væl upp nú h men hvussu er í mun til onnur øki sum sum ikki innan fyri royktina tað havi eg faktiskt ikki kannað h men men tað eru jú samráðingarnar sum eru avgerandi fyri tað men ein annar faktorur sum eg haldi eri rættiliga avgerandi fyri hetta her tað er sjálvur gerandisdagurin hjá røktarstarvsfólkum arbeiðstíðir og og serliga tað at tey arbeiða í skiftivaktum tí vit hava havt eitt annað uppskot til viðgerðar í rættarnevndini og tað er um at stytta arbeiðsvikuna frá fjøruti niður í sjeyogtretivu tímar og tað hava vt havt allar hesarella øll hesi fakfeløgini inni til hoyringar og tað hava øll víst á hvussu avbjóðandi hesar skiftivagnirnar eru fyri tað fyrsta so brúka hesi starvsfólkini ræðiliga nógvar orku upp á at skifta ímillum vagdir nógv av teirra frítíð ferð til til hvíld tí tú skiftir frá einari til dømis frá einari kvøldvakt til eina dagvakt og tá ið tú gert tað so er tað ikki bara tað tú persónliga at brúkar nógvar orku upp á hesi skiftini men tú brýtur faktiskt eisini lógina um hvíld og tað er eg veit ikki mn kan sia hetir átaluvert tað er rættiliga keðiligt tað er ikki eitt eitt milljø sum sum mnútgangstøðin ynskir sær at arbeiða í at at tú brýtur hvílu tíðina at tú brúkar so nógva orku bara upp á at lata upp aftur til tín næstu vagdina so eg haldi eisini tann parturin er rættiliga avgerandi fyri at fáa fleiri starvsfólk inn á hetta økið og tað vísir seg at tú ræðla nógv sum ikki arbeiða fulla tíð og tað trúgvi eg at hetta er ein ein avgerandi faktorur tað at tú tú brýtur hvílur tína og tú brúkar so nógva orku upp á at at lata upp ímillum hesi skiftini at tað er fleiri sum siga seg ikki magda fulla tíð á hesum økinum og har haldi har har mugu onkrar broytingar gerast soleiðis at at gerandisdagurin gongur betri upp

og tað er eingin loyna at at talið av eldri fólkum tað er vaksandi og visu vit hyggja eftir fýrs pluss so var tað niðri á fimtan hundrað og tólv føroyingum sum vóru frá fýrs ár og uppeftirni og í tjúgu tjúgu er tað so tveyogtjúgu hundrað og fimmogfýrs tað hvili siga at upp á hesi tjúgu árini so er ser talið av føroyingum eldri enn fýrs ár voksið við sjey hundrað og trýoghálvfjerðs fólkum og tað er ein vøkstur á einoghálvtrýss prosent vissu sami vøkstur verður frá tjúgu tjúgu til tjúgu fjøruti so eru vit uppi á næstan trý túsund og fimm hundrað fólkum taðvlsig at tørvurin verður sjálvandi nógv størri á hesum økinum og tá haldi eg so grundleggjandi ting sum sum arbeiðstíðirnar og hetta við skiftivaktum og annað má loysast onkursvegna og og tað merkir samstundis hasum fólkaperamituni at hon verður minni og minni spísk tavil siga at heilt fram í tvey túsund og trýss so so vísa framrokningarnar at til dømis bólkarnar millum tjúgu og og fimmoghálvtrýss ár teir verða faktiskt minni enn enn nógva av teimum bólkunum sum eru kanska frá trýss til til fimmoghálvfjerðs og tað verða færri og færri hendir til til at røkta hesi fólkini og tí haldi hesi grundleggjandi tingini serliga ja vit vit skulu møguliga útbúgva fleiri og og lønin eru eisini avgerandi partur a hesum her men tað at fólk ikki arbeiða fulla tíð tað er eisn ein spill a resursur hesi fólkini kundu tikið fleiri vaktir á seg v vist tað varð betri skipað onkursvegna øllu førum teð r ølmførum gjørt arbeiðið meira tiltrakjandi og fleiri høvdu sikkurt valt hesa leiðinatakk harra formaður
einki lovaði eina viðmerking
hetta her uppskotið frá tjóðeldi skal ikki skiljast sum at vit ikki eisini hava virðing fyri teimum sum arbeiða í hesum økinum sum ikki hava útbúgving als ikki tað vit hava sjávandi eisini øgiliga stóra virðing fyri teimum men vit mugu bara ásanna at hetta økið gert tú eisini alsamt meira kompensera m mí sum at siga og tí eru eisini tørvur á at fólk fáa eisini eina fakliga vitan áí einari við einari útbúgving tí tað skert ikki burtur at eina útbúgving mann plagar jú at siga tað at at lærdómur er lættur at bera tað er rættiliga umráðandi og so tí hugsaði eg at spyrja steffan klein poulsen um hann heldur at tað er óneyðugt at útbúgva seg fyri at arbeiða innan fyri hesi her økini takkfyiharra formaður
klein posa
ja tað eri taðtað gongur ofta hond á tingini blíva meir kompliserað so krevur tað hægri útbúgving og egja nú var spurningurin um um eg helt tað var óneyðugt at útbúgva fleiri fólk á hesum økinum og eg eg kenni ikki so ræðuliga væl hettahr økið sjálvur men men jú eg meti at tað heri brúk fyri lærdum fólkum men eg haldi bara at at onkurn er blivið fokusir so stórt á á skúlan og útbúgving at hjálparfólkini verða verða gloymd í í tí tilgongdini tí at tey tey gera í fleiri førum eg skalikki siga á øllum hesum økinum tí har eri fleiri løg eisini summir summir uppgávar sikkurt meir kompenserað in aðrar men hjálparstarvsfólkini eru ofta hava ofta ein rættiliga viktigan leiklut sum sum viðhvørt verður gloymdir haldi eg takk hara formaður
er tað jacobsen
takk fyri hara formaður ja eg nevndi nevniga eisini tað og tað er kanska nógv úti á røktarheimum og og sambýlum og sovorði hvar tað hvar tað arbeiða nóg lærdfólk og røktarfólk sum sum eru arbeiða saman og har kunnu ella kunnu fólk arbeid øgiliga nógv og hava eina eina lívslendiga læring tosaðu eisini um seinast hetta málið var fyri hvussu kundi mann gjørt við tað og hvussu kundu vit virðismett tað eitt lít sindur meir tá tú kemur innan fyri a sjálvum sjúkrahúsinum so er tað er tar sjúkrarøktarfrøðingar sum arbeiðahar og fyri tað mesta men tey hava eina øgiliga øgiliga pressaðav arbeiðsbyrðu og og hava næstan ikki næstan ikki frí til t hava frí tá ið tá ið tað er tí tað mangla alla tíðina fólk og nógv av deildunum eru eisini yvirbukk har tað liggja kanska fleiri fólk tjá gongini og sovorði t tey skulu náa til alt so ati so tað er er viktigt og hatta har við at tað talið ppá sjeyoghálvtrýss tað er vistu liggur í sjeynda flokki sum sum leiðari har eru sjey flokkar so tað er

ja tað kann væl vera at m kun eisin síggja tað soleiðis at lærd o ólærd onkurtata ganga hond í hond man hevur hvør sína tilgongd til hetta økið onkur hevur nógva teoretiska vitan um tað meðan onnur hava nógva praktiska vitan og mann mann hevur brúk fyri báðum eg haldi bara at ja hetta við útbúgving verður viðhvørt yvirmett og tí vit hava ótrúliga nógvir føroyingar sum eru dugnaligir uttan eina útbúgving tei veru sjálvlærdir typiskt innan fyri fyri handverk og bilmikanikarar og eg brúki sjálvur ein eg haldi at han er ólærdur hann hevur eina eina heimabygdsaðar í norðdepli hann klárar at loysa nógvar uppgávur líka væl sum onnur hóast ann ikki ena útbúgving hann er sjálvlærdur og eg haldi tað at mann sjálvlærdur tað verður oftani undirmett men sjálvandi hetta gongur í hond í hond og vit hava brúk fyri báðum tað gott er hetta økið er meira kompenserað enn enn hvat eg havi innlit í og tí er tað brúk fyri útbúgving eisini takkhara formaður

takk fyri hara formaður vit eru tilhanna fyrstu viðgerð av einum uppskoti til samtyktar frá tjóðveltsflokkinum sum heitir á landsstýrið um saman við avvarðandi pørtum at fyrireika og leggja fyri løgtingi eina frágreiðing um hvussu vit fáa útbúgvið fleiri røktarstarvsfólk og hvussu kann hetta kann verða sett í verk i ikki tig kuna at siga so er tað ein øgiliga stórur tørvur á at fáa útbúgvi fleiri sjúkrarøktarfrøðingar heilsurøktarar og heilsuhjálparar og at hava ein størri størri virksemi á arbeiðsmarknaðinum har og tað er galdandi bæði fyri sjúkrahúsverkið og tað er eisini galdandi fyri tað kommunala økið eg haldi at seinastu átta níggju mánaðirnar hava víst hvussu kritisk arbeiðsmegi hesi fólkini egentiliga eru og tað haldi eg eisini fram gekk nokk so týðiliga í teimum lønarsamráðingunum sum hava verið øtað eú almenn vitan eftir hondina at vit mangla fakfólk á teimum tað man kallar tratinelt tey bleytu økini altso bæði sjúkrarøktarfrøðingarheilsurøktarar og heilsuhjálparar og í og við at aldurssamansetingin broytist og at miðalaldurin hækkar vit verða fleiri eldri tað ger tað at umsokknanarøki verður ein størri partur av samfelagnum í breiðari merking og tað merkir eisini at vit hava brúk fyri fleiri fólk at taka hond um hesifólkini bæði tey sum gerast sjúk og tey sum gerast eldri og so framvegis og tað afturaft tað at vit fáa mei fleiri fleiri viðgerðartilboð gera eisini at vit hava brúk fyri fleiri arbeiðsfólk og vit eru sjálvandi í tí hepnu støðu at vit hava eitt fróðskaparsetur vit hava útbúgvingarverki til at kunna útbúgva fleiri røktarstarvsfólk og spurningurin sum so gongur aftur alla tíðina tað er jamen hvat er tað sum er forðingin fyri at tað eru ikki fólk sum ynskja sær hesa útbúgvingarleiðina ella yrkisleiðina hvat er tað sum heldur teimum frá at velja hesi yrkini og tað eru eitt sindur ymiskar meiningar um tað øeg skal ikki telja dagar ímillum hvat tað er fyri løn hesin fakbólkurin skal hava tað haldi eg ikki ordiliga er mítt resort tað er kanska arbeiðsmarknaðurin skal taka sær av tí men um vit taka tað út frá einum arbeiðsmarknaðarsjónarmiði so vita vit at eftirspurningurin eftir hesa arbeiðsmegini er øgiliga stórur ímeðan útboðið av arbeiðsmegi er øgiliga lokt tað undir vanligum marknaðartreytnum hevði elvt til hægri prís sum í yvirsettum týdningi merkir hægri løn nú eri eg ikki so innarliga í viðurskiftunum sum hetta málið viðvíkur men eg rokni við at løn er ein rættiliga umfatandi partur av hesum her spurninginum

er jú at landsstýrið skal gera eina frágreiðing um hettar her soleiðis at mann farinð nøkur tøl á borði tí at eg haldi mann eigur egentiliga bara at spyrja fólkini sum eru í fakinum um tit kundu valt eitt ting sum bleiv betri klhvi tað vera so kann tað verða onkur hevði sagt at tað var lønin og onkur hevði sagt at ta var arbeiðs umstøðurnar ela kanska fór fáir tímar ella for nógvir tímar ella ov lítið av hvíld og so framvegis men so fekk mann um ikki annað eitt ella annað at ganga eftir vistu tað vísir seg at vera løn so skulu vit kanska vera meira senerøs til teir næstu forhandlingarnar og vistu að vísir segat vera okkurt annað jamen so tillagar mann seg eftir tí tí vit vilja gjarna hava at hesi her yrkini tað at vera i røktarstarvsfólk ella heilsuhjálpari ella heilsurøktari tað skal vera eitt yrki sum mann kann liva av og eitt yrki sum mann tímir at fáast við tí hevði tað verið kærkomið at vit fingu eina frágreiðing um júst tað hvat er tað sum er forðingin fyri at fólk velja hetta frá og okkurt annað til tí ati vit hava valt at vit skulu hava einakrir professionellur stovnar til at taka hond um tey sjúku og at taka hond um tey gomlu og tað krevur at vit hava eina professionella arbeiðsmegi og soleiðis sum tað er í dag so eru lutfallið rættiliga skeiklað í mun til at mann hevur fakfólk og at mann er ófaklærd harvið eri ikki sagt at tey ófaklærdu ikki eisini gera itt fantastiskt arbeiði men vit hava altso brúk fyri særhvønn fólk til at røkja hetta her starvið og tí haldi eg at hendan her frágreiðingin sum uppskotið leggur upp til er kærgongdin so eg havi ikki so nógv at leggja afturat sjálvandi vit hava viðgjørt hetta her málið fyrr tað bleiv eitt luktnevnd um ikki akkurát líka uppskot lagt fram í fjør øhog eg haldi at viðgerðin er nakað tann sama vit tosa um nakað tað sama so eg haldi ikki at tað eri so nógv ivamál um hvat tað er sum vit vilja fáa greiði á og hvat endamálið er so hetta her verður beint í mentanarnevndina og eg skal í øllum førum gera mítt til at hetta fær eina góða viðgerð og eg taki fyri sovit eisini undir við hesum er uppskotinum tí at vit mangla virkuliga at fáa avgreitt hvat tað er sum ger at fólk velja hesa her yrkisleiðirnar ella útbúgvingarnar frá tí at vit hava sum samfelag tørv á at fáa hesi her fólkini bæði í mun til ta aktuellu støðuna sum er nú men eisini við tí fyri eyga at framskrivingarnar siga at hetta verður eitt øki sum verður størri og størri og vit hava brúk fyri serkunnleika á økinum til at taka hond upptatakkfyrahararformaður
til lága
sum røðarin sigur at tað skal eisini bera til at liva av hasi lønini sum tú tjenar tá ið tú arbeiðir innan fyri hetta økið so tað eri eg ómetaliga fegin um at røðarin førir fram men tí hugsaði eg eisini at at spyrja røðaran um hvussu umráðandi er ikki størvin her í mun til tað samfelagsliga høpið sum vit nú liva takk fyri harra formaður

altso soleiðir sum búskapurin er inniorðnaður nú so er tað ófatiliga nógv keypiorka í samfelagnum men av tí sama so er alt eisini durkað øgiliga nógv serliga grundleggjandi fastir útreiðslupostar so sum lán til bústað og og prísurin fyri dagldagsvøru gongur eisini upp og so framvegis og í nógvum fakbólkum íð lønin stagnera í mun til prísvøksturin so keypiorkan í so máta minkar fyri hvørt ár og sjálvandi so kann mann siga ókey fólk hava bæði ein rætt til at hava eina løn sum gevur sum sum sum líka sum dekkar basali livi korini men tað er eisini ein spurningur um útboðeftirspurning sum soplerar í hesum førinum er tað eitt sindur skorið út í papp hjá mær haldi eg at tað er ein ófatiligar stóðugur eftirspurningur eftir arbeiðsmegi og tað er ræðiliga logt útb av arbeiðsmegi og tað í yvirsett um týdningi frá at prísurin burdi hækkað er tað at lønirnar burdi hækkað nú veit eg ikki um kanska hesi fakfeløgini heldur vildi havt betri arbeiðsumstøður ella betri normeringar ella hvat tað skuldi verið men eg loyvi mær at ganga út frá lønir o vesiligur partur av títakkfyi hara
ja takk so er tað siri stenberg fær orðið ger so væl
takk fyri harra formaður tá ið okur nú royna okum aðru ferð við hesum uppskotunum so skal tað síggjast sum eisini sum ein roynd til at framtíðar tryggja okra bæði sjúkrahúsverk og eisini eldraøkini tí okur vita tað at starvsfólkatrot er og at visti mann skal gera nakað við tað so tekur tað nøkur ár at fáa loyst tað tí tað tekur nøkur ár at útbúgva seg og tí nyttar tað ikki akkursum at fara í gongd við eitt arbeiði tá ið trupulleikin er blívin stórur tí hetað er eisini ein ein útbúgving sum er sett soleiðis saman at tað eru tey starvsfólkini sum eru frammanundan sum taka sær av at útbúgva tey sum eru í gongd tí ein stórur partur av tíðini er starvsvenjing og tað krevur at mann hevur útlærd starvsfólk tey seinasti fýra fimm árini hevur tað verið stórt fokus á at fáa útbúgvi fleiri serlæknar ella at fáa ikki at fáa útbúgvi at fáa sett serlæknar í starv í føroyum og eisini at fáa útbúgvið fleiri kommunulæknar og tað hevur gingið faktisk rættiliga væl við tí sjálvt um tað enn er nakað eftir at gera og tanngongdin heldur vónandi fram men tað sum okur síggja eisini kanska í grannalondunum sum akkurát líka ringt sum her tað er tað at manglin upp á heilsustarvsfólk er blívin eiteitt høvuðs ein høvuðsavbjóðing í hsuverkunum í øllum norðra londum og tað eru teir stóru starvsfólkarnar sum faktisk eru berandi fyri at hava sjúkrahúsverkini og eldra røktina koyrandi tað eri tað hevur verið soleiðis at mann fyrr hevur kunnað heinta kammans siga starvsfólk inn úr grannalondunum til feriur tað ber næstan ikki til til meir nú er tað mótsatt nú fara føroyingarnir uttanlands at arbeiða tí htað er so stórur tørvur allastaðni so okur noyðast at taka aðrar partar a fyri okum og gera nakað við hetta hetta uppskotið snýr seg um at útbúgva fleiri sjúkrarøktarfrøðingar heilsurøktarar og eisini heilsuhjálparar og hetta eru tey sum mann kann siga løgmaður í í í ólavsøkufrágreiðingini hjá sær nevndi fyri okra gerandicetjur sum hava staðið á odda meðan korona farsóttin hevir herjað og í míni verð er tað gerandistekjir hvønn dag tí tey arbeiða óansæð um tað er korona ella ikki og tað er fýraogtjúgu tímar um døgni málið er viðgjørt og okur hava so valt at leggja tað fyrri aftur tí at nú er tað eitt er eitt ár fari og okur hava ikki sett enn at mann er farin í gongd við at útbúgva fleiri tað kann gott vera okkurt arbeiði er í gongd í landsstýrinum sum okur ikki vita um og tað høvdu okur so kunnað fingið at vitað vussu landsstýrsmaðurin var her men tað kann nevndin so finna útav í mínari tíð tá eg var í heilsumálum tá hendi tað seg at í summarferiu kom tað fráboðan um at tað vóru nøkur pláss mann ikki kundi hava opið tí mann ikki fekk nokk av starvsfólkum tað haldi eg nokk so nokk so nýtt eg haldi ikki tað hevur verið so ringt við starvsfólkamangli innan fyri sjúkrahúsverkið fyrr og so legði g merki til nú tá ið mann søkti eftir fólkum til at opna eina koronadeild at mann fekk øgiliga fá mann fekk slett ikki ta talið sum mann søkti eftir tí tað var trupult og eg síggi eisini í bláðum eg eri eisini limur í fái eisini tey norðurlendsku bløðini og eg síggi eisini at føroyingar lýsa øgiliga nógv í útlondunum eftir sjúkrarertafrøðingum so har er virkuliga ein mangul okur nokta ikki tørvin í dag og okur vita tað at røktar tørvurin hann veksur fyrri hvønn einasta dag tí okur eru inni eini rættiliga góðari gongd við so nógvum øðrum er tað at okur hava ein hægri hægri miðalaldur tað at okur blíva fleiri og fleiri fólk og okur blva eisini fleiri fleiri eldri og tað eru bara góð ting tað betíðir so sjálvandi í hinum kann man siga í hinum endanum at viðgerðartørvurin verður størri samstundis sum tað eisini koma

og okur fara ikki at kunna tosa um viðgerðartrygd sum hevur verið nokk so nógv frammi vil okur ikki hava nokk av starvsfólki tá ið tað kemur til eldraøki so er tað eisini lýst tá ið hetta her málið var fyrri seinast at har er rættiliga nógv ófaklærd í starvi og tí haldi eg mann skal fara burtur frá tí diskusiónini sum vera eitt sindur inni um um hjálparfólk ikki kunna gera líka gott arbeiði tí tað er nokk av hjálparfólki tað manglar útbúgva starvsfólk tað er slekkikði har mann er at tat tað er trupult at fáa fáa hjálparfólk tað er trupult at fáa útlærd starvsfólk og tað er eitt problem eg haldi eisini tað er ein trupulleiki at tann eldralógin sum er samtykt ikki hevur ásett at tað skulu vera nøkur faklig krøv í lógini eg hopi at tað fer at blíva broytt tá imam nú fer at eftirmeta eldra røktina tað hopi eg virkuliga og og sum eg havi skilt á lagnum so er tað ikki óhugsandi í viðgerðini seinast tá kom tað eisini nokkso nógv fram heti her við at arbeiðsumstøðurnar hava eisini heilt ótrúliga stóran týdning um hvar fólk vilja fara okur eru í eini støðu har tað er einki arbeiðsloysi og at mann hevur kanska eitt sidur fríar val n men enn mann kanska onkuntíð hevur og vissu arbeiðsumstøðurnar og lønarviðurskiftini eru ikki nakað sum tiltalar so kemur tú eisini at missa fólk tað bleiv víst á hetta her við niðursettari tíð serliga fyri heilsurøktarar ogheilsuhjálparar sum eitt øgiliga stórt problem at tað vóru ringt at fáa fulltíðarstarv og at lønin er heldur ikki tann stóra og vistu so starvið hevur niðursetta tíð so verður tað uppaftur truplari tí tú fær ikki tað mann siga at tú fær ikki lívbjargar tær av lønini og so kom tað afturat at innan fyri nakrar av starvsbólkunum kanska serliga heilsuhjálpararnir vað dagurin ofta pettaðu sundur soleiðis at tú skuldi kanska møta nakrar tímar í morgunin kanska beint aftan døgura aftur so aftur um kvøldið og hatta er hatta er trupult at gera við men meni tú er bundin allan dagin og lønin er ikki tilsvarandi so ati har er hvørfall nakað mann kann hyggja eftir og so haldi eg allir starvsfólkarnir nevndi hetta her við ati normeringarnir kundu verið hægri og at mann kennir tað sum at tað er ikki nóg stór viðurkenning um kring hesi størvini eg haldi at ein stórur partur av teimum er hvørfall tað sum mann kann kalla fyri

og viðgerðin vísti eisini tað at mann í faktisk ikki kundi arbeiða fulla tíð og halda sáttmálan tí at tú kemur avaltso visti tú arbeiddi fulla tíð í skiftandi vaktin so klárar tú ikki at halda sáttmálan tí at tú kemur at bróta hetta her við hvílureglum tá ið tað kemur til sjúkraafrøðingar so etað jú granskað í tí og tað e staðfest í nógvum kanningum at hægri fakligir førleikar tú hevur størri eri sannleikindini fyri at sjúklingar yvirliva og eisini færri komfligatiónir fáa tey í meðan tað eru innlíkt so tað er alt sum tala fyri at at tað er neyðugt at hava høgar fakligar kompetansir tá ið tað kemur til røktina tað haldi e r ótrúliga týdningarmikið at hava fyri eygað tí hetta er kritisk arbeiðsmegi sum onkur nevndi og tað kann verða avgerandi fyri lív elladeyð tá ið tað kemur til hopitalsviðgerð okur hava eisini fingið at vitað at tað var nokk av umsøkjarum til at kunna taka fleiri inn til sjúkrafrøði í hvørfall men at tað var eitt sindur trupult við starvsvenjingarplássom hvussu mann fekk skipað tað serliga tá i taið kom til heilsu røktararnar var tað trupult mann nevnir ofta he sigur sturvini onkur nevndar fri umsorgarnarsturv og onkur nevndar fri kvinnusturv og onkur nevndar fer láglønarsturv eg veit ikkihvat tð er tað rætta orðið men eg haldi at vissi okur ynskja at fáa meira javnstøðu inn í hsi størvini so skulu okur ikki rópa tey fyri kvinnustørv so skul okur halda uppat við tí so skulu rópa tey fyri røktarsturv ella hvat hvat tað nú eitur tí tað skal eisini kunna tiltrekkja altso bæði bæði kyn tá ið tú hevur starvsbólkar sum tjena lítið so fert tú eisini at síggja tað aftur í tíni lívsløn tú fer eisini at fáa tað minni í pensjón íð tí nýggju skipanini sum okur hava í dag so tað er ikki beira ein ein trupulleiki at at liva av lønini í dag men tað verður eisini ein trupulleiki fyrr en nøkur tá tey blívu eldri eg eri rættiliga ivirvíst um at tað at mann í síni tíð setti heilsuskúlan á stovn er eitt tað besta átakið mann hevur gjørt innan fyri eldrarøktina í føroyum tí at mann fór frá at hava maltso mann fór yvir til at mann skuldi hava útbúgving til at arbeiða í hesum her økinum og mann gjørdi tað upp á ein øgiliga góðan máta øll tey sum vóru inni frammanundan og arbeitt sum heimahjálpir fingu eg í boði at blíva uppskúlaði við løn og tey pjúødu so øgiliga lítið tí tey høvdu st nógvar royndir so alt tað bleiv trekt frá so tey fingu eitt stutt skúlaskeið ogp pappír up á tað sum tey høvdu brúk fyri og soleiðis í skúlin alla tíðina duga at umskúla og uppskúla tey sum hava nógvar arbeiðsroyndir akkurát taðsum okur ofta hava snakkað um her inni hvussu viktigt er at fáa pappír upp á tað sum hann dugir tað haldi í skúlani duga ótrúliga gott og so er taðhett her við at útbúgvingin er deild upp í praktikk og skúla soleðis at øll koma at flyta av og á so tað er ikki avthanguta av bara hvar tú býr tað eru ikki nakrar fastur normeringar og hesum her økinum tí ber tað heldur ikki til at siga akkurát hvat tørvurin er men tað liggja á nøkur skjøl til uppskotið seinast sum vísa at tørvurin er stórur millum annað segði almannaverkið at ein triðingur av tey fingu bara starvsfólk also ein triðingur av teirra umsóknim eydnaðist og restina eydnaðist ikki og og tey allarflestu feløgini vístu á eisini at tey høvdu ein relativt gamlan starvsbólk altso í áðrenn so tað eru nokk so standað til at fara frá komandi árini so so tað tað ger avbjóðingina størri og som hevrðu eisini blívað víst á at tað er truplast í havn at fáa serliga røktarar og hjálparar var truplast í havn og so kann mann siga ja takk orsaka ein setning tað er eg skilji tað gott at tað er truplast í havn tí tað tá ikki liva av lønini hevur so dýrt at liva takk fyri
ja ja so eru tað viðmerkingar fyrst er tað beinta løvið ger so væl
takk fyri harra formaður júst hattarseinast setningur hjá siristenberg tað er so tungt at liva av lønini eg sá her vóru nøkur nýggj tøl um sethúsaprísur kring landið miðal ogprísir á sethúsuni í havni tríggjar komma tríggar kmma tvær milliónir í klaksvík í eysturoynni har eru í ávísum førum prísurin farin upp um tríggjar milliónir og í vágum eru í eisini í ávísum førum prísurin farin upp um tvær milliónir hvussu nógv sum arbeiði innanfyri røktarøki hava ráð til at keypa sovorðnig hús heldur røðaran og so nakað annað lønin hvønn týdning hevur hon fyri at fólk fara at fáa sær hesar útbúgvingarnar og fáa arbeiði innanfyri økið takk yi hara formaður
saman
takk fyri harra formaður ja visti tú skalt liva altso nú sá eg gott hetta her fimm milliónir eahvat tað stóðu tað kostaði at keypasær eini hús tað er heilt ótrúligt so tað er ikki verður ikki bara innan fyri tey sum arbeið innanfyri rúkt sum fara at hava trupult við at búgva í í miðstaðarøkinum tað fer at vera fyri tey fái visti ikki atð hava ein øgiliga ríkan maka tað val tað sum skal til visti tú skalt kunna klára tað so her er hvørfalt okkurt at gera lønin hevur heilt sikkurt týdning tí at tað er so nógv tilboð til ung at læra tað er nokk sum tey kunna fara og vr fyrr ennógv lyggurdag nokk so opið at velja og visti tað tað valið sum tú nú hevur er ligvið ta vánaligastu lønina so rokni eg við at at nógv far ung fara at velja tað frá og tað tá hava okur virkuliga eitt alvorliga stórt problem so lønin hevur týdning og tey hava onnur lond sett eg haldi eg haldi at tað var ísland sum sum valdi at taka tað røktarøkið burturúr og hekka ta lønina serliga nógv tí tay vóru komið fullstendigu neyð av mangli og so tað eru sovornir átøk mann kann gera takk fyri
ja takk so fer brandur sandoyur á viðvíki í gjársvagn ja takk fyri
harra formaður bygdarmaður mín oddfrí margnus rasmussen hann segði at at besta kenningin ann visti um tað var viðurkenningin htað kann væl vera nakað í tíð men men eg tað verður í í heilum ført fram hetti her við at tað er eingin viðurkenning taðer fr lítil viðurkenning í tí arbeiðinum at verða røktari a vera at taka sær av eldru fólki og hvat veit eg onkursvegna so kann eg ikki lata vera við at hugsa aso hvat er tað fyri ein iðviðurkenning mann ynskir sær lønviður ja tað hon hon er forlág hjá teimum sum sum røkta tey tey eldru tað tað kann eg taka undir við men annars veit eg ikki ordiliga hvat tð er fyri viðurkenning at mann væntar at fáa øhtað kundi kanska sirur stenberg útgreina eitt lítið sindur hvat hvt hvat er tað fyri viðurkenning altso eg kenni ongan sum ikki glaður fyri at vit hava hava heitar hendur til at taka sær av okkara eldru fólk eru himmalsfegin um at fólk tíma at gera tað arbeiði eg eg dugi ikki orilia at síggja hvar ið tann manglandi viðurkenningin er
ja takk ger so væl sirstenberg
takk fyri harra formaður og takk til brandirs sandur ja eg veit ikki um tað er tí at mann setir kanska viðurkenning ligvið løn tað gera nógv tað taðers kanska ein partur eg tími helt iki at siga at tey tingininú havi eg arbeitt innan fyrihetta her øki og eg tími at eg kann nokk ikki siga tey tingini sum mann hoyrir um tað starvið hvat fólk halda tað er mann ger viski eg siga tað her so rokni eg mið seg orðiðtit kunnu hugsa sjálvur
ja hon bleiv málleys meni so far víðari við viðmerkingum træverður edva jakobsen ger so væl
takk fyri tær formaður ja vit vit kanska øll gjørdu tað nú so tað er ikki skjótari men men tað er bara soleiðis innanfyri tá tú hugsar innan fyri seg røktarøkini so er tað er tað soleiðis at vit hugsa ofta ikki nakað um tað men men tað eru fólk sum sum skulu til arbeiðis allmaðs eg tað er trý undir fimmogtrýss dagar um árið tá ið tú tosar um landsrykrahúsið og ymiskar stovnar og røktarheimasár so er tað so er tað følskt sum skulu vera mann sigur allar dagar í tað eru sjálvandi hava tey hava tey skipanir men men tað eru tey sum skulu arbeiða mann sigur tá ið jólini eru og tá ið páskini eru og tá ið tá ið onnur er kanska innan fyri onnur vanlig størv ongantíð eru úti í arbeiðsmarknaðum eg hugsi at tað er løn sum mann er samanløgnasi við sum mann er sagt og tað eru kanska lønir sum sum tær ikki bað tala skulu út ein sunnudag og ein leygardag og at arbeiða men men so er tað ikki innarfytt her øki fólk skulu arbeiða sum mann sigur alla alla tíðir á døgnum og bara tey
ja takk ger so væl síðsta berg takk fyri teæar fór
formaður ja hetta eru fólk sum arbeiða hvønn dag og allar tímar av dunnunum og eisini heilidagar og jólaaftan opp á áskadag og alt annað nýggjársaftan og hvat tað skal vera tí hevur tað eisini ein prís kann mann siga fyri familjulívi so so tað átti tað átti eisini at ligið nakað serligt afturat fyri tað tí tað er nokk sum kjenna so øgiliga nógv meira enn hetta sum ongantíð skulu út aftur aftan á klokkan fýra til dømis ella ein leygardagella ei sunnudag so at tað átti mán at tikið við vistimann hyggur eftir aftur í søguna so vóru tey sum blíva sjúkrarøktarfrøðingarfyrr tá hevd tað nokk ikki sjúkrarøktarfrøðingur men tað var bara gamla gentur og tað var tí at tey høvdu ikki eitt eitt privat lív tey tey búðu har tey hoyrdu te búðu til tætta av sjúkrahúsinum og tað tað var teirra lív at vera har runt tað tað bleiv bara send boð eftir teimum so vórðu tey har og tað er kanska onkur sovonur leivd sum hongur við eg veit ikki at mann heldur at at mann er altíð til taks og at tey ikkifer at arbeiða men kanska eitt kall
ja takk so er tað jon eli poulsensev viðmerking ger so væ
ja takk tær formaður til spurningin hjá syðri steðumbrakanum hvønn mann rópar seg fólkini hvønn mann rópar tær arbeiði so er eingin ivi um at mann rópar tær frá røktari starvsfólk og heitar hendur verða tey eisini øgiliga ofta umtalaðist sum tí tað er tað sum tey eru tey gera eitt fantastiskt arbeiði sum eg trúgvi ikki nakari samfelagstødd yvarmál av tað sýri steðumbrakanum er inni á at mann hevur brúkt niðrandi orðið at tað veit eg tað verðður brúkt til dagligt tað verður eisini sagt á sjónum har um at skiparar verður kallað frá kjøldsvíðnum meðan skiparar kallað frá vindaskrikkar hatt har er so eina glosu sum ikki hava so stóra týdning men eg haldi at tann størsti týdningur er hvat hann noktaðar hasum fólkum og ið røktar starvsplássinum tað er nevniliga út hjá kommunum tey eru har ið eldri fólk liggja og spara teir pengar upp í eina bók meðan heimini koyra við stórum hælli um mann ikki fór lønt sínum starvsfólkum mann skuldi kanska geva kommununum loyvi til at tika sínum meiri fyri røktarpláss tá fólk liggja inni á røktarplássi so látst endur mann kundi fíggja tað takk fyri

tak fyri harra formaður ja eg haldi okur skula semjast um at bara brúka orðið røktarstarvsfólk og so kanska eisini semjast um at at tíðinbrúka hesar her glosirnar sum ikki eru so penrnar um forskellig tað plegarikki a bara at vera um etta her tatað má vera farið tað hoyrir simpltan ónvastaðni heima og so slett ikski heldur her inni tí at tað sum verður sagt her inni tað fór plantað seg eisini út í samfelagið ja um tað koma uppskot til at broyta gjøldini tá veit ikki um tað verður arbeitt við tí eg dugi ikkiat síggja beint í løtuni at at tað er nakað kubleiv spurdir ein dagin um tað meni innan fyri tey næstu árini trúgvi eg tað verður ein broyting í tí tað fara at vera fleiri og fleiri eldri sum hava kanska betri fíggjarliga veðkor enn tey hava nú tí tað verða fleiri o fleiri sum ikki bara hava vanliga almannapensjón so so við tíðini rokni við tí nakað man hyggur eftir takk fyri
ja takk so er hetta málið avgreitt í fyrstu viðgerð og fer víðari í mentanarnevndina so er tað eitt mál eftir tað er løgtingsmál nummarið fýraoghálvtrýss og tað er uppskot til samdyktar um at fáa útbúgvið fleiri námsfrøðingar og at viðgera um okur eiga at hava tvær útbúgvingar eina við segkunnleika á dagstovnaøkinum og eina við serkunnleika á sernámsfrøði eg fái biðja um framstjórin fólk tað er beini johannesen fyri jarnarflokkin edvard jacobsen fyri sambandsflokkin og beinta løgu jacobsen fyri tjóðveldi ger so væl beini johannesen
takk fyri harra formaður heta eitt uppskot til samtyktar frá tjóðveldi og tað er um at fáa útbúgvið fleiri námsfrøðingar og at viðgera um vit eiga at hava tvær útbúgvingar eina við serkunnleika á dakstovnøkinum og eina vegis serkunnleika í sernámsfrøði og tað ljóðar soeis ær at løgtingið heitir á landsstýrið um at fyrireika og leggja fyri løgtingið á eina frágreiðing um hvussu vit fáa útbúgvið fleiri námsfrøðingar og um tørvur er á tveimum útbúgvingum við serkunnuleika á ávikavíst á dagstovnsøkinum í sernámsfrøði eg haldi at htað er eitt áhugavert uppskot og og ikki minst viðmerkingarnar ið ei lýsa øgiliga væl nógvar av avbjóðingunum sum eru á økinum og tað eins og við sjúkrarøktarfrøðingunum sum vit hava akkurát viðgjørt so hava vit longu tørv á fleiri sum nú sum eru og so fáa vit eisini tørv á enn fleiri við og við sum fólkatalið veksur og og tað vit hava ov lítið ar fólki nú og eisini ov lítið av útbúgnum fólki á økinum sum sum er nú so so er tað tað hvussu vit loysa hetta her ha og í einum grein tveyoghálvtrýss spurningi sum eg setti í í summar so so svaraði jensarana mær at millum annað var hini sikareasinnenni á tí at mann ætlaði at taka meir inn til sjúkrarøktarfrøðing men tað var eisini tað er eisini ætlanin um ætla at gera tað við námsfrøðingunum soeis sær at ætlanin er at fara frá fimmogtretivu til áttaogfjøruti lestrarpláss og tað varður gjørt so sær at mann tekur næmingar inn tvær ferð um árið um summarið o veturin og tað verður fýraogtjúgu næmingar koyra ferð og tað haldi eg eri eitt gott stag av leiðini og samgonguskjalið tað siga eisini tær at vit eiga at leggja størri dent á útbúgvingar sum vinnan og samfelagið fara at fáa brúk fyri ha og her má hann siga at hetta her kemur eisini undir tað men so er spurning en hvussu vitraðfesta raðfesta vit eftir tørvi tá tað kemur til útbúgvingar ella hvathvat er gott at hava og so framvegis mann kann taka sum dømi at sum nú er so er tað fimmogtretivu námsfrøðingar ið varða tikn inn hvørt ár um mann hevur stóran tørv á tí og samstundis so so taka vit tjúgu søgufrøðingar inn um árið og vit hava eisini fáar kanska vinnuligar og verksetara relateraðar útbúgvingar og ið er stovnsettar so eg haldi tað er neyðugt at endurskoða akkurát hvussu hvat er neyðugt at hava og hvat er so hvat er gott a mann kan siga neyðugt mann kann nevna ja mann kalla tað alt møguligt anir umsorgan og sovíðari øll hesi her storini mann kann siga at mann kann nevna námsfrøði og sjúkrarøktarfrøði og eisini læruútbúgvingina sjálvt um at tað er kanska ikki so so egiliga stórur tørvur á læraranum beint nú og so er tað eisini haldi eg havi ikki sjálvur tað r øgiliga neyðugt at vit raðfesta høgt yrkisútbúgvingar tað handverkar handverksligu útbúgvingarnar at hað er eisini altíð at mann altíð kann fáa fólka kunnu útbúgvnas innan tað økið so eg haldi t tað er øgiliga týdningarmiki at vit hyggja eftir at vit kanska hyggja eftir hvat er neyðugt og raðfesta tað fyrst og fremst tí eg meti ikki at tað er neyðugt at raðfesta til dømis tjúgu frøðingar hvørt ár tað haldi eg ikki at vit sum førsamfelag heva brúkfyri men heldur kanska enn fleiri enn fleiri námsfrøðingar og ennfrøsjúkrafrørðingar og enn fleiri handvórskara so framvegis í samgonguskalaskjalinum har stendur eisini hesin setningurin at skipanin við fróðskaparsetrinum verður endirskoðað og læraran námsfrøðingar og sjúkrarøktarfrøðingarútbúgvingin verður eftirmett og kaska millum summi ein ávísónøgd við skipanina síðani summarhelsi skúlanm í lags undir fróðskaparsetri so eg haldi tað er absolutt neyðugt án mein eftirmet tað og samstunds eisini hyggur eftir altso hvat er tað sumhvar riggar væl í dag og hvar kundi gjørt betri og eisini hugt eftir sum uppskotið kemur inn á um mann kundi lagt hesar útbúgvingar at fólk kundu kanska neva seg serkunnleika innan tay ymisku økini a tað er eisini nakað sum er upplagd at taka taka við ha men sum heild sum eg var inni á so er tað nakar ð landstýrismaðurin arbeiðir við koyrtsalt at taka fleiri inn til námsfrøði so haldi g eisini hetta her við at hvussu hvussu útbúgvingini er skiparvið í dag hon kann eftirnetast men eg haldi sum so er hetta er eitt gott uppskot og hetta verður so viðgjørt í nevndini har ið vit kalla so tey

tey sum hava við heitt øki at gera inn og fáa vita hvat tey halda og so eisini ikki minst hvat ið landsstýrismaðurin sigur og hvat fyr ætlanin hann hevur akkurat á hesum økinum takk fyri harra formaður
ja takk so eru vit viðmerkingar beint á løgu jakobsnes ger so væl
hvat takkar tú har nú fyri tey
positivu orðini um hetta her uppskotið her hjá tjóðveldinum nú er røðarin eitt sindur inni á hettir her at at mentanarnevndin at vit fara at spyrja landsstýrismannir hvørjar ætlanir hann hevur og tað var kanska akkurát tað sum eg hugsi at spyrja røðaran tí landsstýrismaðurin hann er so framvegis ikki her í salinum dag sjált um eiftir annað uppskotið hjá honum sum vit viðgera so tí hugsaði eg spyrja røðaran um hann veit hvørjar ætlanir landsstýrismaðurin hevur tí fyri einum ára síðani bleiv sagt at ætlanir vóru á veg takk fyrihara formaður
gjør so væl bernhard johannesen
ja takk fyri harra formaður ja eg fái so ikki heilt svarað fyrri landstýrismánlin menmen íeinum grønt tveyoghálvtrýss fyrðispurningi sum eg var inni á har nevndi hann tað than hfevr teir møguleikarnar at økja um talið og sjálvandi tað kemur so eisini an upp á fígging men eg haldi sjálvur at mann eiini kan hyggja eftir raðfesting hvat hvat mann raðfestir harbeint takk fyri harra formaður
ja takk er tað djóni nólsoy joensen sum er í viðmerking ger so væl
takkfyri harra formaður tað var tað sum beini johannesen var inni á í sína røðu umhetta her við at mann síðan t tað bleiv lagt undir setrið boðar útbúgvinga lærurbúgvingi urbúving at eg so røddi verður frammi um at teð venavís kritikkur av av útbúgvingunum at mann kanska bæði lærarafelagið haldið ogbdwofelagað hava vróð framundir at mann kanska fór aftur til ta gomlu skipanina ella partvíst aftur millum annað verður tað ført fram at starvslæran er minkað tey musisku kreativu fakini eru minkaði nærtan burtur í einki tað er blivið lt ov akademiskt men hvat heldur beini johannesen um tað er tað nakað kanska sum mann skuldi umrætt at farað kanska aftur til hevur beini johannsen nakra meining um tað takk fyri harra formaður
ja takk ger so væl beini johanesen
ja takk fyri jú altso eg haldi bstemt at mann má taka tann kritikkin til sín og mann hoyrir øgiliga oftan hort øgiliga oftani frá teimum innan læraryrki at tað er øgiliga kritikkur innan akkurát ta útbúgvingina millum annað tað at tað blívur kanska ísi á kademiskt og ov lítið kanska man e kanska verðu lítið niðri á gólvinum og um mann er fær sær tær royndir sum skulu til ha so eg haldi absolutt eins o samgonguskjalið sigur at mann má fara inn og eftirmeta hesa útbúgvingarnar og síggja hvat mann kann gera st betritakk fyri
ja takk soer ta johan eli poulsen fær eina viðmerking ger so væl
ja takkiyrhara formaður eg bara at takka beini johannesen fyri at hann kemur inn á nemniga hetta her at tað er øgiliga býtt at seta inn at útbúgva eina rúgvu av fólki kanska til ikki at brúkasær ena útbúgving meðan mann ikki fær tikið nokk av fólki inn har mann hevr brúk fyri fólki hat tað er øgiliga viktigt at okur royna athava ena útbúgvingarskipan har ið mann sigur hvat tørv hava okur á mansiga hvat er tær fyri útbúgvingar okur hava tørv á og so hevur mann útbúgvingarskipanina setta saman eftir tí tað er ikki eisini b týðandi at tú skalt nokta nøkrum at lesa nakað annað taðer ikki har tað liggur men mann í øllum førum hava útboðið eftir tí sumeftirspurningur á takk fyri
ja takk ger so væl beini johannesen
ja altso tað eru øgiligani otá vit eru eitt lítið samfelag so haldi øgiliga viktigt at vit hvørfalt raðfesta fyrst tað ið tørvur er á tí at tað eru í dag nógv sum fara uttanlands at lesa og vit skulu sjálvandi royna at arbeiða frammóti at so nógv sum møguligt velja at úúvasi hr her á landi men vit mugu eisini kanska viðurkenna tað at tað verður neyvan pláss fyri øllum ynskjunum og tað skal tað nokk heldiski vera at vit fara at raðfesta útbúgvingar ið vit sum so ikki hava so stóran tørv á í einum sovorðnum lítlum strandfelagi so eg haldi at vit skulu fara at raðfesta tað sum er neyðugt og millum annað hetta her sum hetta uppskotið her er inni á og eisini tað sum vara áðrenn at vit leggja meir dent á tílíka uppskot enn nakað sum vit kanska hava øgiliga lítlan tørva takk fyri
ja takk so var tað øðari tað verður johni nolsøe joensen bíða hann at fáa seg at gera so væl
ja takk fyri harra formaður til viðgerðar uppskot frá tjóðveldi um at útbúgva fleiri námsfrøðingar og at viðgera um vit eiga at hava tvær útbúgvingar eina við serkunnleika á dagstovnaøkinum og eina við serkunnleika í sernámsfrøði líka til tað síðsta sum sum bleiv nevnt her í eini viðmerking ella tað er nettupphet her eisini sum bleiv umrøtt fyrr í dag í tinginum um um barnalív generelt tað er kann gott halda halda fast í einari einari kansku mansiga einari nøkrum tankum um hvussu tað var áðrenn líkasum tá ið foreldrini kanska oommur abbar vóru heima vit hava ein sannleiku dag tvey túsund og tjúgu at tað er bara ein sannroynd at fólk eru til arbeiðis bæði kanska bæði foreldur og tað er neyðugt tað er alneyðugt við dagstovunum øhog tað má tað fakta má mán fyria haldaset til og tí er tað harra formaður hetta kjakið um tá skal ta dygð tað at mamma og pápi eru so nógv burtur í kanska smansiga uppalingini tað leggur so eitt ávíst pless at vit mugu hava dygd vit mugu hava útbúgvið starvsfólk til at

tað er bara tað er bara ein sannroynd og tað hanar mugu vit fyrit halda okkum til og tí er tað so ræðuliga týdningarmikið at at til einog hvørja tí sitandi landsstýri raðfesta hetta økið lurta eftir tí sum ofta knn verður tikist sum kanska ein ein ein grenj ella nógvur kritikkur tað er ein sannroynd at fólkini har úti renna skjótari í dag tey hava ikki tær arbeiðsviðurskiftir í lagi sum sum eiga at verða til at kunna bara tann kenslan at kunna røkka einum barni hava tíð til at at fordjúpa seg saman við einum barni tað ertað er alt avgerandi fyri relatiónina og fyri at barnið kann fáa eitt eitt gott dagsavnalív ø og eg haldi vit skulu byrja taka tað í álvara bæði kommunalt og og og landspolitiskt at her er nakað sum eigur at setast inn nú um mann kundi sum hetta uppskotið eisini leggur til og sum eisini beinji ohannesen var inni á at landsstýrismaðurin arbeiðir við tað mugu vit hopa og tí fara vit at blíva við at spyrja eftir tí so leingi sum tað sum hendan samgongan situr at er r her má takast ein ein flokkur inn afturat í akkurát hesum uppskotinum her sum er deilt upp í tvey her er annað koyrir upp á at taka fleiri námsfrøðingar inn og hitt koyrir upp á hetta her hvussu vit skulu deila ella møguliga deila øki og og serkunnleikan í sernámsfrøði deila tað upp ella hvusuvit gera við útbúgvingina so hevur tað sum tað hoyrir til at fáa útbúgvið fleiri námsfrøðingar ger tað tak ein flokk inn afturat lærarufelagi formaðurin lærurfelagin var herfyri eg min ikki aftur tað er eitt hálvt árs tíðar siðamá hann segði at fyri teirranú kom tað eisini fram fyrr í hesi viðgerðini ati tað eru nógvir lærarar líkasum tøkir kann mann siga og tað er kanska ikki neyðugt í eitt tvey ár kanska at hava ein flokk har tak so ein ein ein kanska ein námsfrøilokk ella tveir inn tey komandi tvey árini tað ger øgiliga stóran mun tí sum nú er tað stantum tey sum fara frá sregna aldur mann fær nóg illa kanska bara dekka tey størvini so eg haldi eitlands dað er hetta líka høgrarbeinið kanska at fingið ein flokk inn eyka tað hevði hjálpt øgiliga væl upp á tað og hetta her um mann skal tað hevu eisini verið frammi um mann skal hyggja upp á upptøkukrøvini um mann skal linka tey kanska men men tað tað tað havi eg ikki ordiliga so øgiliga greiða meining um uttan tað at eg veit um fleiri sum hava royndir nógvar royndir á økinum sum kundu hugsað sær finguð útbúgvingina sum ikki eru sloppin inn og tað tað var eitt sindur spell haldi eg tí tað eigur mann at kunna haldi eg tá ið nú tátey høvdu so komið í betrakning visti mann visu mann fekk ein ein eyka flokk inn kanska í ótt tvey ár tað hevði gjørt stóran mun sjálvt um mann ikki nær námar tey komi upp á tey tølini sum varð nevnd í uppskotinum er at tað visti tað var sum skuldi liva upp til dagstovna á lóginaa so so manglar tað bara trý hundrað og fimmogtretivu námsfrøðingar bara fyri at røkka ásetingin í lógini ha so tað er langr veðuramál men allir batur bøtur tá burdi kunnað lassið gjørt visti mann kundi tikiðs saman og fingið kanska ein flokk inn afturat

øhso er tað tað sum eg ætlaði at nevna at nú tá vit hava hetta her frammi tað er áðrenn eg komi inn á hettaher við hvussu mann deilir kanska útbúgvingina upp tað er hetta her sum viðeð sum eg eisini spurdi míni viðmerking hetta her viðútbúgvingin sum hon er í dag tað varu nógvar røddir verið frammi um at hon er blivin íðan ov akademisk setrið tá ið tað bleiv lagt undir setri so hava tey sínar mátar arbeiða uppá har mann koyrir tað í í teimum sporðunum og ttað tað er so tað sum tað er tað ger bara tað at vit í dag serliga á vit hava eisini hugsa um barnalívið hvussu hvussu ríkt tað er og og tað bleivr røtt fram fyrr í dag eisini um at her lati børnini spæla latið børnini vera børn at ta musiska kreativa handaliga tað er næstan ikki eksisterandi útbúgvingin í dag hjá teimum lærarum hjá teimum námsfrøðingum sum skulu læra tað víðari geva burturav vera fyrimyndirnar eg minnist sjálvur bara frá rsmítímunum hvussu mann elskaði at fáa frálæru í nøkrum sum nøkrum lærarum sum dugdu ey tey handaligu tingini har tað er tíverri tað er tað er ein mangul í dag og og tí hugsi eg at at tann kritikkurin er reellur tá ið mann fer inn og hyghyggur eftir eiga vit ikkiat raðfesta tey hægligu útbúgvingum í dag øtað hoyrir við til at mann eftirmetur og og útbúgvingina at mann um mann skal fara at forð aftur til so sum tað var tá ið læruskúlan og og pedagogsskúlin vóru saman tað veit eg ikki men men men men hvussu so er eigur mann at hava hesa hetta her vinkluna at fáa tey fakyni hvussu ser innaftur saman við tí at starvslæran hon er minkar burtur niður í næstan einki altso mann mann er har sum mann lærir líkasum tey tingini mann er farin upp á egnan kropp um mann mann mann kemur út í støður har mann skal handla

tað er tað sum tð rtað har mann tá mann stendur úti í mitt í í meldrinum at mann lærir allarmest o tað er næstan ikki eksisterandi í dag og tað kann ikki vera rætt tað kann ikki vera rætt at mann skal lesa seg fram tá i mann so einaferð stendur í meldrunum at tá verður mann bonn borderaður og og rópar skíggjandi avstað tað tað tað er nógv dømur um tað ot mann hoyrir nógv nógv sum sum slettiki tíma tað og tey tey so søkja tey aðrar søkja tað aðrastaðni á arbeiða so tað er tað er ein reellur kritikkur sum vit eiga haldi eg at taka fatt í øtíðin gongur skjótt hevur nógv at at tosa um so men so er tað eisini tað tann partin sum hevur við lønarlagið arbeiðsviðurskiftunmi generelt hetta her við at lønin kanska ikki ordiliga er sambarulig við tey aðrar bólkar sum má máta seg við sjúkrarøktarfrøðingar og lærarar har manglar eitt sindur har haldi eg ein almenn lønartalva hevði verið pá sít pláss at mann simpilten legði allar tær útbúgvingarnar undir eitt og so varð friður tey næstu nógva árini efta heltur karmurin til at arbeiða innanfyri tað er it na tað er hvussu hevði haldi eg hevði verið ein ein ein gongd leið at millum annað kannmann nevna tað tað sum tað sum verður ført fram hetta her við at tann fyrireikingartíðin sum námsfrøryingurin ikki er hann verðar forhandlaður sum eg skilji á lagnum frá kommunu til kommunm tir ymiskt í landinum hvussu mann ger til ein stovnsleiðar heldur tað er øgiliga viktigt som ger hann tað ein annar heldur ikki tað er viktigt sum vera okkurt annað skeið sum tey fáa í staðin fyri har eiga eisini viðurskifti á men tað er meira á tí fakfelagsøkinum men har eiga har eigar et at vera í lóg at at námsfrøroyingurin er brattigaður til at hava fyrireikingartíð so hann kann møta tí stóru uppgávuni sum er at er stætta ta tíðina sum og menna og menta børnini fyri foreldrini meðan tey eru til arbeiðis

so er tað eta her teir síðstu minuttirnar sum eg havi til at umrøða hetta her við tað sum tjóðveldið føri fram um at hava tað kanskatvær útbúgvingar e orminnis frá suppskoti var frammi at tey á setrni vóru kanska ikki so heitr fyri tí at at tað var kanska ikki bara bara at at gera tað og eg havi ikki so øgiliga avgjørda meining um tað eg at eg haldi eg kann bara siga frá mínum tá eg var har at er næm við øll økini á í ítbúgvingini haldi eg var øgiliga gott mann fekk eitt broytt spektrum av hvussu hvat tað handlaði um tað haldi eg mann ikki skal fara burturfrá aftur tí at tú hevur eina eina tú hevur ett grundstøði og kanska ta fyrsta ár saman við lærarunum har tú so kanska brúkt f t næstu tvey árini saman við starvslæruni praktikkini at at fara dybri í serøki og dagstovna øki tað er tað haldi eg skal vera pláss til mao man hevði sí sum nú er so sum eg havi skilt á útbúgvingini í dag so er tað eitt sum eitur smábarnapedagogikkur tað kundi lættliga bara verið lagt sum sum næmingarnir kundu valt seg á sum sum æt dagstovna dagstovna pedaogikkur altso tað sum mann legði tað undir o eitt og hevði brúkti nógva tíð og ov nógvar praktikk saman við tí at at so hevði tað haldi eg dekkað dekkað innupp á tann mátan kanska við kanska við nøkrum fáum raðfestingum innan fyri verandi soleiðisnar sum hon er sett saman dag so kundi mann kanska fingið bæði økini dekkaði breiðari og og og og og gybrið sum mann fór gybri inn í tað tað haldi eg hevði verið tað haldi eg hevði verið verið ein gongleið og tí tí er uppskotið kær komið og tað er tað er spennandi at vit fara atviðgera tað í í mentanarnevndini og kalla tær ávavvarandi partar inn sum vit fáa klókar blíva klókar upp á og koma við einum áliti sum vísir á hvat hvat er týdningarmikið og at fáa fram
ja takk so tæð viðmerkingar tað er beinta løgur jacobsen ger so væl
maðuráhugaverd røða ið veita jónnóls joensen veit rættiliga nógv um hetta her øki her frálíktan kom inn á tann týdningin sum dagstovnarnir hava tí vit sóu jú eisini fyrr í vár tá ið koronan var at har vóru nógvir foreldur sum heldur ikki sloppu il arbeiðis tí at dagstovnarnir lótu aftur men eg hugsi at spyrja jónu nólso joensen nú sá eg ati tað vóru einar sekstan lýsingar eftir einum ella fleiri námsfrøðingum nú varu bara leysliga tælt í dag so hetta er kki ordliga faktkat kekka men har á leið tíeg hugsaði at spyrja røðaran um hann veit um hvørt eru nógv fólk sum havu útbúgvið námsfrøðingar sum kanska velja sær okkurt annað starvsøki takk fyri harra formaður
ja takk ger so væl johannes joensen
ja nda takk fyri viðmerkingina beint ja tað etað er tíverri so mann hoyrir tað ofta e oftari a atat tey søkja kanstka m siga onnur størv o eitt annað sum eg komið nógv fram nú nú nú eru forskúlarnir komnir nógvir runt um landið ta tað eru nógvir námsfrøðingar sum sum fara innan fyri innan fyri skúlan og og og serstovur oghvørt á sínuma tað er rætiliga stórur partur eftir hondini og hava øðrvísi treytir har betri kanska betri treytir og og har ikki koma vit so eisini inn á tað sindur fakliga ella ella suma siga fakfelagsmessia at at at tað eru treytirnar eru ymiskar kanska frá frá hahar sum tey arbeiða eitlands a og tað frættist skjótt og o og fólk fara í dag har sum har sum tað eru kanska meir frítíð ella tatfólk velja tað og tað er ikki ikki løgið at at mann at fólk prioritera up á tann mátan tí at so so tað ein komminatión av av arbeiðstrýsti og og øðrum sum ger tað at fólk velja fara aðrastiss at arbeiða takk fyri harra formaður
ja takk so er tað jóhannes joensen ger so væl
ja røðan var inni á hetta við at tørvurin sjálvandi er samd við røðan um at at tørvurin er stórur og at vit hava brúk fyri at fáa ein flokk afturat inn settan inn í útbúgvingina har úti á setrinum men eg hugsi at tá røðurin kemur inn á at mann so skal niðurlagar aðrar útbúgvingar til dømis lærarbúgvingina so er hesa ósamdur eg haldi at mann saktans kann hava ein ein ein flokk afturat av námsfrøðingum sjálvt mann sniðlar á aðrar útbúgvingar men eg hugsi at eg spyrji røðaran um um ein ein ein hugskot hevði verið til hann tú kemur til útbúgvingarnar sjálvar at mann hevði eina grundútbúgving og so kom mann spezialisera sína fyri dagstovnøkið ella senumsfrøðina um tað var ein leistur og sjálvandi uppræðfesta starvsflæruna takk fyri

ja takk fyri hara formaður ja nú skal g ikki ljóða soleiðisnær sum at t eg vildi niðurlaga læruútvúgvangjina tvørturímóti nú va tað bara eg tók fatt í tí sum sum formaðurin í lærarafelaganum hevði sagt og o og og tað er vert at nevna haldi eg tá ið tá ið mann skal taka kanska tí hdrokningina frá honum til at vis tað kann hjálpa landstýrismannum til at koma í gongd við tað so so haldi eg tað er vert at nevna men men ikkiup á nakran máta skal mann niðurraðfesta tað øtað er krevjandi tað e krevjandi uppgávur altso tað sum má gloymar tað tað góða við tí at at tað verður nevnt í hesum uppskotinum ær at mann mnn mann mann ger man spesialiserar seg í dagstovnaøkinum og serøkinum tað er tað at uppgávurnar barasamanlíkna fyri tíggjuogtjúgu árum síðan tað at vera á ein dagstovni í dag er so ræðliga nógv meira kompenserað ella ella meira fleksibult í dag tú hevur tú hevurttú hevur bara bara eitt dømi t tað e tey børnini við við við við tørvi sertørvi tey tey eru fleiri og og og tað er ógvusligari og og um tú hevur fleir mælt altso túher børn fremmandmælt børn og so framvegis at so tað eru øgiliga nógvar uppgávur sum komnar afturat á økinum sum sum ger tað at vit eiga at hygg hyggja eftir um tað skal spesialiserast takk fyri harra formaður
ja takk so er tað brandur sandoyggjarson
ja takk fyri harra formaður tað vísir seg at tá ið man kemur í andstøðu so ber alt til øh vit koma akkurát frá einum tíðarskeiði har sum javnaðarflokkurin hevur havt mentamálaráði og mentamálarøki og hetta her økið undir sær í fýra ár og sum tað stendur í hesum uppskotinum so eru tað sjeyogtretivu komma átta prosent av starvsfólkum á dagstovnaøggjunum o námsfrøðingar tað vil siga at at umleið ein triðingur tað burdi verið tveir triðingar so eg haldi at ati at tað burdi mann burdi kanska hugt inn aftur og sagt burdu vit ikki havt gjørt okkur frægari tá ið vit sótu og men eg eg skilji faktiskt væl ati at tað eru so fá fólk sum tíma at lesa til námsfrøðing tí at vit hava ikki hoyrt annað síðani nýggi formaðurin í pedagogfelagnum kom framat uttan at økið og alt samahalt økið hevur verið tosað niður tað hevur einki positivt verið nevnt um at vera pedagogur at ansa børnum tað hevur verið deyðin í durinum
ja takk ger so væl gjóni náls joensenjatakk
fyri takk fyri viðmerkingina brarn sandoy at ta síðsta fari eg ikki atlíkasum viðmerkja tí tað tað lati eg onnur um men men tað er nakað um efter eisini mg nevnd ví mína røðu tað er nakað við etta atta fakið er ungt forholdsvís ogo tað heur verið síðisi tann hugburðin at øll kunnu passa síni børn og bávabla tað sum eg byrjaði við at siga tað tað er líkasum tað sum at at tað er tað er ein staðfesting í dag at at dagsavnaøki er eitt molst vit havi brúk fyri teg í dag annars eitt annað sum og eri púra samdur í at tað eigur átti at vera at kunnað a vit skuldu havt tikið ein flokk inn langt fyrr altso tað skuldi verið fyri nógvum árum síðani mann byrjaði at at líkasum ta prosessuna tað er púra samdur í ikki fyri fyri at til til nakar rósa vinasovorði men men eitt sum vit fingu ígjøgnum ella hvussu tað sum eg var viðviðvírkandi til tað var at fáa eitt dagstovnað ráð sum eg hevði verið hevði ligið lag mið í í í nógv ár men tíverri so verður tað ikki nógv brúkt j menmen eiein stórur báði í øllum hesum kjakinum er eisini tað at tað er tað er land og kommunur at tliggur ááá bæði hjá landi og kommunum tað er eisini ein ikki til fyrimuns fyri hetta økið takk fyri harra formaður
ja takk so fari eg víðari í røðini o talaran tað verður edvar jacobsen far sambandsflokki ger so væl
vit hava til viðgera nú sum tað er longu nevnt tað er ati kunna útbúgna fleiri námsfrøðingar og so verðu tað eisini tosað um ella skrivað um hesum uppskotinum um mann skal hava tvær útbúgvingar ella mann skal deila tær upp soleiðis at mann hevur ein við serkunnleika á dagstovnuøkinum og eina við serkunnleika á sernámsfrøði niðri er tað tað er ikki so mær vitandi nú kann onkur kanska rætta tað sum kemur upp aftaná men men fyrr altso mann ikki mann deilir ikki útbúgvingar upp í dag í føroyum p á sama máta sum mann kanska hevur gjørt onkuntíð fyrr visti tú visti tú tekur hesar útbúgvingra uttanlanda so velur tú grein um tú vilt fara forsetain á dagstovnuøkinum illa tú vilt fara inn á sernámsfrøðina og tað tað hevur sjálvandi sínar fyrimunar og sínar vansar kanska ert tú ikki oriliga vísur í hvat tú hugsar tær at arbeiða víðari við men tað er kanska nokk nógvar líka sum áðrenn tey nakran fara í holt við eina sovornan útbúgving so hava tey líkasum gjørt sær nakrar tankar um hvat fyri øki tey ynskja arbeiða innan fyri og tá kann tað kann tað sikkurt vera nokk so gott vistu tað var betri uppdeilt tí at visti man velur at fáa sær serkunnleika innanfyrð sernámsøki man tað vera gott visti mann ætlar sær at arbeið innan fyri tað økið aftan á mann er liðugur at útbúgvaseg tá ið tað málið var fyri seinast tá var tað so í í upp á sama máta sum hitt tá var tað sum í tá bleiv tað eisini spurt inn til hetta her um tað var nakað gongd og landssýrismaðurin segði so at tann ein ein skrivlig fyrispurnigur sum eisini fer síðani ati at hann arbeiðir við málinum at fáa sett fleiri útbúgvingar á stovn sum dagstovnalógin sigur so skal tað verða eftir eftir tí lógini skal tað vera tveir triðingar námsfrøðingar og ein triðingur skal vera ella ein triðingur hjálparfólk mangulin í dag er rættiliga stórur tí mangla millum trý og fýra hundrað námsfrøðingar og fyri at koma upp á tann normin og í dag er tað faktisk mótsagt ein sirka ein triðingur er námsfrøðingardag úti á teim imisku stovninum og tveir triðingar eru hjálparfólk og tað er sjálvandi tá blívur tann mangulin sum er í forhold til útbúgvingstarvsfólk rættiliga stórur ttá ið tað er ein heilur ella millum trý fýra hundrað fólk sum sum eru visi mann skuldi upprætta seg eftir dagstovnalógin nú tað verður sagt eitt sindur um tað at og tað hevur sera stóran týdning í dag tað vita vit øll hvat týdning og dagstovurnar hava og og tað at t eisini hevur týdning innanfyri námsfrøði bæði innanfyri serøki og og innanfyri tað er tað vvit tað komu eisini fleiri bæði dagtilhald og bústovurnar innanfyri serøkið tað r tað er eisini nakað sum er tað talið er blivið størri og tað leggur eisini pressað á at fólk kanska velja tað framum arbeiða í dagstovnuøkinum tí tað er ofta soleiðis at tú arbeið viðrskiftisvaktir men so hevur tú kanska nokk so nógvar frídagar tað tað er nokk so fleksibult p á tann mátan visti mann summi dáma væl at arbeiðiupp á tann mátan og og velja so tað til og velja dagstovnaøki frá dagstovnaøkið er er man sigur alneyðugt fyri tann arbeiðandi marknaðin tí at tað erjú har vit koyra okkara børn og tá ið vit eru men tað er eisini blivið ein heilt annaleys uppgáva ina feð dagstovna øki sum sum mann ikki bara sá fyri enn eini fimtan ár síðani onkur av teimum dagstovnu sm eg kenni til har eru rættiliga nógv fleirmælt børn og kanska helvtina í einari stovu er er fólk sum ella eru børn sum eru komin aðrastaðni frá ella foreldrini r øllum før komin aðrastaðni frá so tey brúka kanska eitt heilt annað mál heima enn tey í stóran mun tí at kanska er tað mamman sum tosar eitt útlendskt mál og tað verður ofta so blívur tað ofta tað mann brúkar eisini og og tað tað gevur sjálvandi nakrar aðrar avbjóðingar og kalla tæð avbjóðingar men altso innan fyri hvat fyri málbrúk mann skal hava hvat hvussu mann skal hvussu mann skal arbeiða á økinum tað blívur annaðleiðis tá ið tað er eisini vit vilja gjarna tað at tey sum hava brúk fyri serliga hjálp at tey eisini skulu vera rúm innan fyri teir stovnarnir í tí økinum sum sum tey búgva alt tað tilsamans ger at at tað eru aðrar uppgávur sum sum skuldu rúmast innan fyri eitt nú dagstovnaøki sum ilso kanska fara tjúgu ár aftur slettiki vóru og fyri man longur afturjóhenir so var tað ikki dagstovnrnar sum tað er í dag tá var tað kanska brli passaðu heima í vanligari dagrøkt men eg haldi sjálv ati ja nú eg eru tá ið vit fáa landstýrismannin inn í nevndina so skulu vit líkasum spyrja inn til hvat fyri tankar nú er tað lv bleiv tað innoteraði mær tað niður í án ta mel t snakka eitt sindur um aðrar útbúgvingar og tað vil so vera eg trúgvi væl at mann kanska ikki nóg ofta líka hyggur inneftir ohvat fyri útbúgvingar bjóða vit út í føroyum ikki tí at mann skal mann skal ikki skerpa møguleikar hjá ungdómi at at nema sær útbúgvingar men tað kann gott vera at nakrar útbúgvingar kundi verið eitt sindur meira relateraar til tað sum sum mann kom hava møguleika fyri at brúka eitt nú í føroyum tí at ein heilan klassa av kanska einari útbúgving sum mann veit kanska veri øgiliga lítil møguleiki fyri at mann kann hava eitt yrki í føroyum hvar mann fær brúkt ta útbúgvingina vit vera bangin fyri at hyggja uppá um vit nú gera tey tingini røtt tað ljóðar akkurátt ofta sum at vit eru øgiliga bangin fyri at hyggja eftir tí um vit um vit nú útbúgva til brúka ella um vit hava útbúgvingar her sum sum eru kanska yvirnormerði á onkrum økjum soleiðis at mann mann kanska ger tað í fleiri ár í staðin fyri at seta inn og siga veiska at vit fara at velja at hava hasa triðja hvørt ár og so taka vit kanska nátfrøðing inn við einum klassa eyka annaðhvørt ár ella okkurt sárði gongur for seint vit vita væl at øll sum eru inni her og nógv onnur við at tað er eitt øki sum kemur at at hava brúk fyri enn og fleiri starvsfólk enn tað hevur verið allíkavæl so so velja vit og taka aðrar útbúgvingar inn tí vit kanska skulu fevna so broytt men men tað alt gott við tí men tey siga eisini at í summum útbúgvinum er tað øgiliga nógv sum sum gevast tað hyggur mann heldur ongantíð uppá kanska at helvtin á klassan kanska gest aftaná eitt hálvt ár tí tað kanska er møtumikið og kanska er so langt frá veruleikanm av tí sum av tí arbeiðsorku sum man ella av tí sum mann fær burturúr aftaná at tey kanska velja at fara inn á okkurt annað ikki men tað er ein eftirmeting sum sum landstýrismaður eisini hevur snakkað um at skula fara at gera tað stendur enda í samgonguskjalinum at far hyggja eftir eftir útbúgvingarskipanini hjá okkum eru tær røkka tr til tað endamálið sum sum vit veruliga standu mangla vit høvdu málið í áðni tað var um um røktarstarvsfólk sjúkrafrøðingar og her eru tað nánsfrøðingar og har kundi eisini hugsað mær líka sum í áðni tað er rættiliga nógv sum hava arbeitt men ein triðingur sigur lógin so kunnu vera hjálparfólk men tað rættiliga nógv sum hava arbeitt rættiliga nógv ár innan fyri hetta yrkið og er púra vís í at at tann parturin av starvsfólknum sum ikki er útbúgvin av tí at hann hevur útbúgving fólk afturat sær er eisini gullverdur eisini fyri børnini tí at mann sigur at fyrr til dømis mn dømisav brúkt her í áðni tað er tað at áðrenn so hevði mann børnini heima tað er so ikki við við mann sigur tað er í heimligum umhvørvi men tað er ikki tað er ikki ein bóklig fakligoy sum situr aftanfyri tá til at kunna passað børnini og so koma tað út á stovn og so er tað ikki tað sum er alneyðugt í hvørjum tí einasta løtu tað er tað at mann hevur hevur bókliga

blivið kanska eitt sindur ser í nøkrum førum at vit skulu rúma teimum sum eisini hava serligan tørv so skulu tey eisini fáa ta fakligat sum hevur brúk fyri men men nógv av teimum sum sum eru um børnini sum ikki hava ta útbúgvingina men eg hjálparfólk hava eisini sera stóran týdning fyri børnini og klárað klára væl at men tann tað er ikki mangul har tí at tað eg mangla upp á hitt so tað er bara líkasum at at hugsa tað inn at líka sum mann gjørdi í skúlanum suðuri hvar tað sirur stenberg var inni á at mann hevði summi í styttri skeið tí tey høvdu arbeiðismikið leingi hvussu kundi mann givið eina útbúgving til hjálparfólkini møguligt sum kanska fingu líkasum eitt kjølfesti og pappír upp á tað sum tey tað sum tey hava gjørt og fyri tað arbeiði sum tey gera uttan at skulu ein langan skúla so at sambandsflokkur mi geva geva hesum uppskotinum eina eina góða viðgerð landsstýrismaðurin hyggur upp á hetta málið so tað tað kann vera t tað veri sama niðurstøðu sum seinast men tað er tað er einki sum forbjóðaðr at geva eina eina líka góða viðgerð fyri tað takk fyri harra formaður
ja takk skur tú viðmerkingar tað er beintar levu jakobsen taðn yrt
uýsger sovælja takk fyriha formaður tað at vit leggja hetta uppskotið fram um at útbúgva fleiri námsfrøðingar merkir ikki tað at vit ikki eisini hava virðin fyri teimum sum arbeiði ófaklærd men hetta er so kanska ein møguleiki hjá teimum at sleppa inn tí tað eru kki øll sum altur sleppa inn á hesar útbúgvingina her sum røðarin eisini vísir á so blíva avbjóðingarnar alsamt størri millum annað á dagstovnaøkjunum har vit hava fleiri fleiri mælt børn og so framvegis tað setir eisini nakrar serligar fakligar treytir og til kvalifikatiónina hjá teimum fólkunum sum arbeiða hjá námsfrøðingunum og júst tað haldi er eitt gott argument fyri at tað er neyðugt at taka fleiri fólk inn atiat lesa námsfrøðini takk fyrihar formaður
ja takk ger sí væl lata jarcobsen ókey
formaður ja nei tað var einki fyri at seta niður á tað tað var bara nakað sum eg nevndi niðri til dømis hevur mann einans sum eitur pedogogasistent otað er ein útbúgving sum tú kanst byggja uppá so í staðin fyri at fara á miðnám so sleppur tú víðari til til at lesa námsfrøðing vistu tú hevur ta útbúgvingin hjálparfólkaella hjálparfólkaútbúgvingin kemur í føroyum eg vóni at hon verður nøklumtíð tann í tann tráð soleiðis at tú kanst byggja upp á hana tí tað er nøkur sum ikki hava so lætt við at fara miðnám men men tey tey velja kanska tað tað eitur tað niðri eg veit ikki hvat hvat tað svarar til her vit hava iki aftan í føroyum men at tann hjálparfólkaútbúgvingin ella tann ella tann hjálparaútbúgvingin er her eg vóni at mann kann byggja uppáana soleiðis at mann kann fara beinleiðis víðari til til námsfrøðing og ikki má inn á miðnám inn ímillum tí tað tað ger tað lættari hjá nøkrum at kunna taka eina slíka útbúgving so vit mugu eisini hyggja eitt sindur breiddri tá ið vit tá ið vit hygga uppá møguleikar
ja takk so er tað jona eli poulsen fær viðmerkin ger so væl
ja takk fyri teir formaður nú varð edvard jakobsen á lívsendri í ólavísum økjum at tað eru nú fleiri sum hava stórar royndir í hesum starvinum men tey hava ikki eina útbúgving eg hugsi at tað eru serliga nógvar dagplaggumammur runt um landinum sum í dag eru farnar at arbeiða á barnagørðum tí at tíðin er farin frá dagplaggumammur til barnagarður men tað er eina kolosala royndur eina kolosala vitandi situr inni við tí spurtmáli um mann ikki kundi skipa eina útbúgving fyri tey eisini har ið teirra starvsfrendur taldu nógv í staðin fyri at orðna tey aftur á skúlabonk har at tey í einum fjarlestri kundu tikið nakrar fakliga kompetensir tí tað hevði verið við til kanska at mann hevði nokk so sjálvt komið undir at tveir triðingar hevði havt eina útbúgving takk fyri
ja takk ger so væl etva jacobsen
takk fyri tær formaður tað var tað var hasa tanka sum eg var inni á tí tað eru nøkur sum hava arbeitt rættiliga leingi innan fyri økið og nógv tey byrjaðu innan fyri tær at hava dagplagið vera mamma heima og so so bleiv tað niðurlagt og so enn so komu tey til arbeiði á áðrenn dag stovni men hvussu kundi mann givið tey eina eina læring hvar tey miðdepartna tíðini vóru í arbeiði og so tók onkur onkur onkra stykki skúlar ella onkur stykkiskeið og soleiðis fingu møguleika fyri at fáa eitt prógv sum hjálpara eg haldi mann skal hyggja broytt tað skal hava rúm fyri fyri øllum tí tað er brúkt fyri øllum og fyri tann skori kunnu vit saktans hava tveiri klassar við námsfrøðingum tí at námsfrøðingar er tað mangul upp á í stóran stíl innan fyri innan fyri øll øki tí nátsfrøðingarnir fremna so broytt í sínum starvi so so hetta skal eg altíð alt fáa eina eina góða viðgerð mann fær ofta nógv fram í eina sovorðna viðgerð sum mann kann hyggja uppá takk fyri at fáa mær
ja takk so ferðir fara víðari tiga næsta røða verður beint aløgu jakkustjórin bíða sjálvfylgd so væl
hra formaður ja til viðgerðar er uppskot til samtyktar frá tjóðveldi um at fáa útbúgvið fleiri námsfrøðingar og at viðgera um vit eiga at hava tvær útbúgvingar eina við serkunnleika á dagstovnøkinum og eina við serkunnleika í srnámsfrøði harra formaður eg haldi at støðan við koronu í vár hon vísti hvussu umráðandi starvið sum námsfrøðingur starvið á dagstovnaøkinum og á serøkinum og aðrastaðnar er tíi stovnar lóti aftur og av tí sama tær vóru jóansalt foreldur sum eisini skuldu til arbeiðis tey foreldrini slappi til arbeiðis tí eingin dagstovnar høvdu og vit sóu tað eisini inni á serøkinum at har var tað tað sama galdandi sum tað var á eldraøkinum og inni áheilsuella ja heilsuøkinum als sjúkrasjúkrahúsinum at har vóru tað eisini námsfrøðingar sum fingu rættiligani strang korð at arbeiða undir um háttu kollvelta gerandis dagin hjá sær sjálvum tí at tey høvdu ábyrgdina av fólkum sum vóru í vandabólki um tey fingu hesa sjúkuna so bara tað vísir hvussu umráðandi hetta starvið er eitt annað sum eg øgiljga ofta hugsi um g sjálv sum kanska ikki eru so øgiliga nógv viðgjørt tað er ati á nánsfrøðingarnir tey taka sær jú av teimum yngsti og onkur sigur børnini erui bara framtíðin men børnini eru eisini í nútíðin og tað er eisini púrarætt men tey børnini og tey ungu tað eru jú eisini framtíðin fyri fólkaræðinum og tí haldi eg tað er rættiliga umráðandi at vit hava væl skikkaði starvsfólk sum taka sær av børnum og teimum ungu sum so kunnu byggja víðari a ta fólkaræðisligu siðvenjuna sum vit hava í føroyum so samfelagið okkum kann blíva upp aftur betri so eg haldi tað vísir hvussu umráðandi hetta starvsøkið her og harra formaður tað er alstórur týdningur at fáa útbúgvið fleiri námsfrøðingar til at røkja tær tænasturnar sum eru og verða neyðugar bæði nú og komandi árini og tað er bæði hjá kommununum og hjá landinum og tað hevur eisini verið nógv frammi um at tað er stórir tørvur á útbúðnum námsfrøðingum og kjakið hevur so eisini víst at námsfrøðiliga øki tað er rættiligani sperkt talið áv børnum tað hækkar tíbetur men tað set so eisini krøv til dagstovnatilboðini og sum vit hava hoyrt aðrar røðarar sagt so er tað alsamt fleiri avbjóðingar sum vit ikki sóu fyri tjúgu árum síðani sum gera seg galdandi í dag og eisini tað setir rættiligani høg krøv fakligani tilhesi fólkini sum arbeiða innan fyri øki vit viðgjørdu heitt líknandi uppskot í fjør um um at útbúgva fleiri námsfrøðingar og tað uppskotið hóast tað fakk góða viðgerð so varð tað felt við tí argumenti at samgongan ella landsstýrið arbeitti við tí men har hendi so einki so tí royna vit enn einaferð at leggja hetta uppskotið fram tí hetta er rættiliga umráðandi tøl vísa at á leið trý hundrað og fimmogtretivu námsfrøðingar mangla bara fyri at røkka ásetingunum í dagstovnalógini og um øll starvsfólkini so skuldu verið námsfrøðingar so høvdu verður tørvar á sjey hundrað og trýogtjúgu námsfrøðingum afturat á tí økinum og almannaverkið tað upplýstið fyri trivnaðarnevndini at seksogfjøruti prosent av starvslýsingunum eftir námsfrøðingum eydnaðist men at fimmogtretivu prosent vóru úrslitaleysar og nítjan prosent vóru ónøktandi og tí tí haldi eg tað vísir at tað er rættiligani umráðandi hetta uppskotið snýr seg so eisini um hvørt tað skal vera soleiðis at mann skipar útbúgvingina øðrvísi som mann hevur tvær linjur eina við dagstovnaøkinum og eina við srsernámsøkinum at tað blíva tar sergreinar og tað er tí ávísum av okkara grannalandum og tað haldi eg eisini kundi vera áhugavert at viðgjørt tí tað er sjálvandi munurámd og arbeiði á dagstovnaøkinum ella serøkinum men so má eg eisini gera vart við ati tað eru eisini onnur viðurskifti sum gera seg galdandi vit hoyra ofta um strongd og stórt arbeiðstrýst til dømis á námsfrøðiligu økinum vit hoyra um lágar normeringar og skiftandi vaktir og so ikki minst lønarlagið tað er altíð ov lágt og tað haldi eg hevu rættiliga stóran týdning tí skulu vit hava fólk at arbeiða innan fyri hetta øki her so skuldu tey hava eina góða løn og so kunnu vit eisini spyrja hvat kostar tað t hava ábyrgdina av einum mannalívi tí tað er tað sum tey jú hava hesi fólkini her og tað haldi eg eisini at tey skulu verða lønt fyri og tey hava sum so eisini ein stóran part av ábyrgdini fyri mann kann siga uppvalingini men í hvussu eru hvussu mann myndar eitt menniskja tí tey eru jú saman við hesum børnunum og ungu í so øgiliga stóran part av degnum so eg vóni at hesi viðurskiftini eisini fara at fáa størri rúmd í tí politiska í politisku skipanini men altso hugsanin við hesum uppskotnum er í fyrsta umfari av landsstýri saman við teimum sum vara av ger eina ítøkiliga ætlan fyri hvussu vit kunnu útbúgva fleiri og tað so eisini verður viðgjørt møguleikin fyri at seg fáa sett tvær ymiskar pedagogútbúgvingar í verk og av landsstýri so leggur løgtinginum eina frágreiðing um hetta og eg skal gera vart við at hóast vit nú tosa um námsfrøðiligu útbúgvingina at fáa fleiri námsfrøðingar útbúgnir so merkir tað ikki at vit ætla at niðurlaga aðrar útbúgvingar hetta er als einki við tað at gera tí vit eru sjálvandi áhugaðu í at hava væl kompenseraði starvsfólk í føroyum so eg vóni at hetta fer at fáa eina positivu viðgerð tí hetta er avgerandi og eitt øgiligani umráðandi øki takk fyrihara formaðurja
takk soleiðis viðmerkingar hjá honum nólsoy joensen ger so væl
ja takk fyri harra formaður og takk til beint løgu fyri at varpa ljós á hetta her økið sum er blivið so týdningarmikið eit lel anastað tað kunnu vit ikki koma uttanum og tað sum eg eisini nevndi sjálvur í mína røðu att her við at í dag er tað ikki nokk bara atforeldur sum eisini krevja nakað í dag ikki bara nokk við at man bara ansa teimum ella uppivara tey men men at tað er eisini at mann fer í týddina við nøkrum tingum loftadeimum er nærverandi og skaparrelatiónirnar so at hesi blíva so heilstept og koma víðari í lívinum og tað er faktiskt so mikið týdningarmikið eisini sum einta lønevnir attað i tá ið tað kemur til tiltá ið tað er sáttmála afturat er at tá ið tað verkfall at tað stendur um lív og og ikki minst eisini at at at foreldur ikki sleppa til arbeiðis so so týdningarmikið er tað at vit fáa kvanifiserað fólk á øki tí at eg halda ikki nakrar r á nøkrum øðrum øsum at man góðtøkur bara at tað eru óútbúgvin fólk sum sum eru til arbeiðis takk fyri
ja takk ger so væl beint á tú og jacobsen ja takk
hara formaður ja tað er júst so tá ið pedagogfelagið var í verkfalli g minnskti um tað er eini tvey trý ár síðani tað var ein øgilig neyð og almenni arbeiðsgevarin var úti og tosaði um at pedagogar verða ábyrgdarleysur tí teir pedagogarnir settu mannalív í vanda tað er tað yvirhøvur ikki tað er almenni arbeiðsgevarin sum her ábyrgdin av hesum her og so er tað nøkur starvsfólk og er tað soleiðis at hesi heri starvsfólkini her hava so stóra stóran týdning so er tað soleiðis at tey skuldu hava eina ordiliga løn og tað var ikki landsstýriskvinnan sum segði tað at tað var ein almennur stjóri sum segði tað brandean tái tað var ikki landstýriskvinnan men tey starvsfólkini tey skulu hava ina ordiliga løn hava tey t ábyrgdarnar mannalívi so skulu tey eisinihavaein ordiliga løn tað hvar tey uppborðið
takk fyri ja takk so er tað johaneli poulsen il viðmerking ger so væl
ja takk fyri nú hevur eitt øgiliga líknandi mál akkurá hesum verið í trivnaðarnevndini fyri einum ári síðan tá kom eisini fram tá snakkar mann eisini um hettaher at spælta útbúgvingina sundi tá bleiv ført fram at ta barnaøki bleiv so eitt øki sum bleiv forsøvnt meðan serøkið bleiv eitt øki sum okoma ann iva á so tað er kanska ikki so eiliga smart at koyra suntur í so máta men eg komi aftur inn á efta her at eg haldi øgiliga viktigt tað kundi eisiniver komið til síðsta uppskot at okur viðurkenni se fólkini sum hava arbeiðs við sær branskini í nógvar uttan eina útbúgving at mann ikki ger tey til einki o spara tí tay ikki hava eitt pappír at teð ikki hava okkurt akademiskt at vísa at hesi her fólkini hava eitt minst líka stórt virði at mann kann bjóða teimum eina endurútbúgving upp á ein laðarligan máta solest teð kunna arbeiða fulla tíð og samstundis kunna fáa sær eitt pappír soleiðisnar at tey eisini hava pappír at vísa takk fyri

teðta upskotið sum sagt tav taðhevur als einki við tað at gera at vit ikki hava virðing fyri teimum sum arbeiða sum ófaklart á økjunum tað havi eg alstóra virðing fyri men sum sagt tat tðgerast alsamt fleiri avbjóðingar og tí er tað eisini neyðugt við útbúgving púra rætt í at tá ið úher arbeitt eftr tretivu ár so haldi eg eisini tú skuldi onkursvegna finguð eina viðurkenning fyri tað nú bleiv ein heilsuhjálparútbúgving sett á stovn so har kann mann í øllum førum fáa pappír upp á tað at mann hevur heilsuja royndirnar og útbúgvingina sum heilsuhjálparin men sum sagt eg haldi í øll førum at tað er øgiliga umráðandi at vit hava væl skikkaði starvsfólk innan fyri hetta øki her tí at hetta er hetta her jú eisini onkursvegna úrslitið av hvussu vit samfelagi hj okkum verða í mynda í framtíðini takk fyiha formaður
iistenberg beint á lígum
vísti á at til dømis tað tá ið verkfallið nei ikki verkfall t ið korona var so haldi okur hoyrdi um at tað vóru nakrir námsfrøðingar sum vorðu noydir at flyta illa sum mátti flyta inn á ein stovn tí at te tey noyddust at vera sjálvt um tey vóru vórðu blívu smittaðir te sum ta passaði so eg skilti g tað hvørfallið so so hetta eru fólk sum skulu vera um onnur fólk eisini døgni runt tí at tað eru so nógvar ymiskar støður hvat heldur beintavei ta løgið um tað at mann mann akkurt sum roynir at deila tað sundur hvat kann vera fyrimunurin við at koyra tvær ymiskar útbúgvingar í staðin fyri sum nú at mann koyrir alt saman í eitt bæði kunna vera góð men tað kann bæði kunnu eisini hava van sær takk fyri
taløga formaður
summi siru stenberg sigur so kunnu bæði vera góð og bæði kunna hava vansar men tað skert ikki burtur at tað eru ymiskt um tú arbeiðirá einum dagstovnaøki og um tú arbeiðir á serøkinum so tí haldi eg að er vert at kanna tað altso fyrimunur og vansar við tí hvat er rætt og hvat er skeivt og so kann mann út frá tí byggja útbúgvingina upp tí at altso tað er ikki soleiðis at annar møguleikin gera tað at hindektir burtur har kann eisini styrkja um alt hetta økið og dreingin sigur at tú ikki eisini kann spesialisera tað á báðum økjum vist tú hevur hug til tað so so tað haldi eg avgjørt at mann skal royna at kanna men sum sagt hetta er eitt eitt ómetaliga umráðandi starvsøki og tí haldi eg at vit skulu viðgera hetta og hava øgiliga stóra virðing fyri hesum takk fyrira formaður
ja so er tað bjarni koyrasund betur frængjørðsvøvn
takk hara formaður eitti eitt annað uppskot til samtyktar frá tjóðveldinum sum eisini bleiv lagt fram í fjør hsummi viðvíkur eitt sindur tað sama sum vit viðgjørdu beint í áðni tað er hetta her við at vitmangla pedagogar ella mangla námsfrøðingar og sjálvandi kjakið er eitt sindur tað sama altso hvathvat fyri lønarlag skal ein pedagogur hava og hvat fyri arbeiðsumstøður skal ein pedagogur hava og hvussu skulu normeringarnar vera og so framvegis øh og teir problematikkirnir sum eru í hesum málinum eru fyri sovið teir somu sum tað undanfarna málið umframt hvørt mann skal deila tað upp í vanliga námsfrøði og so sernámsfrøði og ja hvussu skulu vit útbúgva fólk tað er verið tosað itt sindur um hvat fyri tørv vit hava á og mann heldur at tað er ikki so líka nógvur tørvur á søgufrøðingum sum tað eru íverksetarum til dømis o at fara inn sum politikari og diktera hvat hvat vit skulu gera tá tað kemur til útbúgvingar tað er kanska eitt sindur tað skal man ansa eitt sindur eftir í øllum førum men men vit mugu øll viðurkenna tað at útbúgving skal helst vera eftir tørvi og hvat tørvur er er so ymiskt vissi mann hevur brúk fyri fleiri fólk til at framleiða jamen so útbúgvur mann fleiri fólk til at framleiða men ein søgufrøðingur kann eisini framleiða hann framleiðir bara upp á ein annan máta so vist kat ansa eitt sindur eftir við at seta útbúgvingar upp ímóti hvørt annað men tað sum vit kunnu staðfesta tað er at eins og tað er við heilsujáafólkum og røktarfólkum so er tað eisini ein ovurhondsstórur tørvur á námsfrøðingum í dag eg las ví viðmerkingunum av uppskotinum ati hóast lógin ásetir at mann skal hava tveir triðingar í námsfrøðingar á stovnunum so eru tað í dag bert eini sjeyogtretivu prosent um eg minnist rætt sum eru útbúðnir námsfrøðingar og tað eru sjálvandi alt ov lákt vissu mann setir sær sum mál at vit skulu hava fakkunnleika og og og serfrøði á stovnum og so er tað hesin her spurningurin við at mann hevur brúk fyri sernám ella sernámsfrøðiliga dygdir til til dømis barnaheim og serstovnar og sambýli og og hvørt á sínum tað dugi eg ikki so væl sjálvur at vordera eg gangi út fráeftir tað er ein eftirspurningur ella ein at mann kundi gjarna ynskt at tað bleiv soleiðis som má tað vera nakað í tí tað vóni eg at mann kanska fer at blív eitt sindur klókari upp á tá ið vit koma til viðgerðina í mentanarnevndina h men mann má ikki gera tær greitt at vit kunnu ikki fyri sovit lóggeva okkum fram til hægri fakligheit og fleiri fólk altso til dømis við normeringum so fært tú ikki fleiri námsfrøðingar av at broyta upp á normeringarnar alto tað stutta tí langa er eitt sindur sum við undanfarna uppskotið at vit hava øgiliga fáir námsfrøðingar men vit hava ein øgiliga stóran tørv frá almennu almennari síðu til at fáa fleiri námsfrøðingar og har aftur giti eg at lønin umframt arbeiðskor og so framvegis hevur nokk so nógv at spæla inn tað er so nakað sum fíggjarmálaráðið hevur um hendi og mann kann mann mann má í øllum førum taka tað seriøst at vist mann ynskir sær ella setir sær sum mál at fáa fleiri námsfrøðingar so má mann byrja diskutera hvørt lønin er nóg góð sum hon er í dag tað er kanska ikki ein politiskur spurningur sum verður viðgjørdur her á tingi men tað er ein politiskur spurningur ío vig at vit eru arbeiðsgevaran og vit seta lønina so tað haldi eg at fíggjarmálaráðið og fíggjarmálaráðharrin má taka av álvara tá ið tað er sagt so havi eg ikki so ræðuliga nógv at leggja afturat hetta er verður viðgjørt fyrr og mín meining er ikki broytt stórvegis í mun til hetta her málið eg gleði meg bara til at fáa hoyringarnar inn í mentanarnevndini om vit fáa eitt sindur meira at vita um hvat fólk halda um hetta her og hvønn veg vit skulu fara við tí tí eg haldi tað er ein breið undirtøka fyri at vit skulu hava fleirinámsfrøðingar og vit skulu hava væl útbúgvin fólk á stovninum so er spurningurin hvussu vit koma á mál við tí takk fyri hara formaður
einki lovin av viðmerking
gott at bjarni kárasum petersen kemur inn á hetta her við at tað merkir ikki at mann skal seta útbúgvingar upp móti hvørjum øðrum mann sigur at lærdómur er lættur at bera og tí ger tað ikki nakað verri fyrur enn nakran annan at vit byrja at taka fleiri námsfrøðingar inn ella heilsurøktarstarvsfólk ella hvat er tí teð eru rættiligan umráðandi og ja tey geva eisini eitt ígást í samfelagi sjálvt um mann ikki altíð kann máta tað í yvirskotið ella á dbt ella cretit ella hvat er so takfyri ha formaður

takk fyrra formaður og tag tú beint løgu fyri viðmerkingina tað er or nemliga tað at tað er kanska meira útøkiligt at kunna burdera hvat fyri virði ein verkfrøðingur gevur eina fyritøku í mun til hvat eitt røktarfólk gera á einum eldrasambýli og saman við ein søgufrøðingi ella ein politologi ella eini eskymologi atso eg giti vit at helst veru vilja veri fyri uttan allan tann útgrevstur sum arkeologar hava gjørt ella tey skrivini sum sovufrøðingar hava gjørt um føroyskum altso søguligu menningina av føroyum so øll hava trítt íkast til tað ta samlaða samfelagið spurningurin er man gera upp og tað eru ikki altíð at tað er í krónum ella tonsatølum ella ella yvirskotið sum beintaløv sigur tað er alt líka sum hevur virðið upp á hvør sín máta og men tað sum mann skal leggja sær í geyma tað er dag at vit sum arbeiðsgevari tað almenna hava tørv á fakfólk serliga tí námsfrøðiligu økinum og vissu vit eru villug til at geva tann rætta prísin fyri ta arbeiðsmegina so gitið vit kundu fingið nógv fleiri fólk takk fyri formaður
óni nols joensen gersu væl
afyri harra formaður ja tað sum bjarni kárason er inni á petersen er inni á í hesum her røðunini hjá sær tað er áhugavert og serliga hefti eg meg við tað sum hevur við lønarlagið at gera eitt anað stað tí eg ætlaði at spyrja ella fyrsta ætlað at nevna at undir kreppuni í hálvfemsunum so var námsfrøðiliga øki ella tá teir kast eg kmasu siga tá tey umsorganarfakini sum vóru gingu við í samhandsfesti til at fara niður í løn ev vit ikki aft husu nógv prosent er akkurát tað er ongantíð ordiliga komið upp á ta støði aftur sum mann sum mann líkasum metir at seg hava rættin í mun til aðrar bólkar sum mann samanlíkna seg við hóast eg haldi sjálvur at að ikki er so øgiliga stór tað manglar ikki so nógv í fyri at fáa javnført teir teir bólkarnar men hvat heldur bjarni kárason um at vitkanska fyri at koma tí eitt sindur til lívs tosa um eina almenna lønartalvu har mann leggur tey fakini líkasum undir eitto og samráðisthartakk fyri

eg havi sjálvandi altso tað kemur sjálvandi annað upp á hvørja atlit mann skal taka so vissu vit taka frá tí endanum av tí almenna hevur brúk fyri námsfrøðingar men tað er ikki nokk á námsfrøðingum sum ganga út frá mannkant fáa fleiri við at koyra lønina upp tað sum hevur verið tann søguliga gongdin tað er tað at námsfrøðingarnir altso lønartalvan ella lønargongdin g yvirskipað hjá námsfrøðingum hevur ikki fylgt við prísstøðinum í samfelagnum so tefakto í lønini fara niður alt aná líka taðer sjávandi aðrir faktorar sum spæla inn eisini men men hetta her við at líka løn fyri líka útbúgving altso eg eg eg meini ikki neytúrvuliga tín útbúgving skal vera úttrúgv fyri hvørja løn túmfar tað eru sjálvandi onnur ting tað er hvussu produktivur tú ert hvussu mansmenn ger tað upp hvussu nógv tú arbeiðir og og so framvegis h meni tá ið tað er sagt so so haldi eg at yvirskipa nógvir fakbólkar innan tí almenna hava rættiliga lágt lønarstøð í mun til privata goyran og vissu vit skulu hava fleiri fólk til at arbeiða á tí økinum so er tað sikkurt umframt nógv annað lønin sum má upp tað haldi eg er tað er veruleikin í tí heila

formaður sum bjarni karlaksson petersen eisini vísir á so er tað bara ein triðingur av teimum sum eru í økinum í dag sum eru faklærd sum hava pappírur og mann sigur at nummeriki skal vera tveira men av teimum sum eru í økinum í dag er kanska út við ein triðingur eisini sum hava stórar royndir hollari royndir altso dag dagplagi mammur og fólk sum hava passað fólk við tørvi tað vil siga at mann er nokk nokk so nær allíkavæl harvið eg vil siga at mann hevist gjørt av royndi tí eitt er vist pappírur passa ongjum børn altso her eru fólk sum passa børn takk fyri
bjarni kárason
takfyri ha formaður eg vili eg vil geva jóannelsi poulsen rætt í at pappírur í sær sjálvum eru ikki neytúrviliga prógv upp á hvussu dugnaligur tú ert til títt arbeiði tú kanst gott hava øgiliga góðir pappírir ogog duga væl túrið men kanska ikki dugar so væl í praksis so tað er ikki neytúrviliga eitt útrógv fyri at tú góði til títt arbeiði eg kenna nógv fólk við góðum pappírum sum ikki dug alíkavæl sum onnur sum mangla pappírhir men altaná líka eg giti at í miðal so fer ein persónur sum eru væl útbúgvin innan sítt serøki fer at duga betur sítt arbeiði enn ein sum ikki hevur pappírini og tá er ikki sagt at tey sum eru ófaklærd og arbeiða í námsá dagstovnum og sovorð ikki duga væl tey hava dagligar praktiskar royndir og duga væ við børn øll duga væl við børn men visti tú skalt professionalisera tað so hevur tú ú brúk fyri námsfrøðingar takk fyri arformaður
ja takk so er tað næsti røðari nú er tað brandur sandoy sum fær orðið ger so væl
til viðgerðar er uppskotið frá tjóðveldi um ati um at viti fara líkasum at at klúgva námsfrøðigu útbúgvingina í tvey til dagstovnar og til serøki og eg sjálvur nú nú tað ljóða øgiliga gott her og folkum veðí positivin o eg sjálvur eri eitt sindur í iva um um lati rætta bepur hana fara vit síggi í dag at vit hava ein akuttan tørv á dagstovnaøkinum og eg dugi ikki at síggja at tað at vit fara at petta nú útbúgvingina sundur at tað kemur at loysa tørvin í øllum førum ikki á á dagstovnaøkinum eg eg trúgvi bara at tað kann gera støðuna verri á dagstovnaøkinum er í dag hin vegin so hava t eina aðra útbúgving sum eru sum er meini eg eri farin í gongd tað er hetta her við einum hjálparfólkaútbúgving tað er hetta her við at fáa geva fólkinum nakrar kompetansir sum eru sum kanska ikki fara at at fara allan vegin til til til námsfrøði fólk sum sum hava verið har í nógv ár eg haldi tað er ein øgiliga góð tað er ein øgiliga góð loysn up á í øllum førumupp á stutt sygd øh vit hava vit vita at fólkatalið í føroyum tað beginti aftur at vaksa nú í tvey túsund og fjúrtan og tí undrar tað mær øgiliga nógv at mann ikki longu hevur sett fleiri sett fleiri útbúgvingar ella fleiri tikið fleiri fleiri flokkar inn soleiðis ati soleiðis at talið av útbúðnum pedagogum fer uppeftir tað tað skilji eg slett einki av og tað haldi at at vit skylda at at siga men eg haldi at mann hevur sovið í tíman tí at vit vita jú at fólkatalið vaksur við rúkandi ferð og og talið av útbúðnum námsfrøðingum veksur ikki sama í sama mun so eg haldi at har eri har er nakað sum vit burdu havt havt gjørt og tað tað er so undanfarna samgonga sum hevur hevur ábyrgdina av tí eg ivistikki í at vit fara at seta at vit fara at taka fleiri fleiri fleiri flokkar inn nú og og og og bøta um hissa støðuna

øsjálvandi skulu vit hava nógv útbúgvin fólk at taka sær av okkara børnum børnini eru okara framtíð og sjálvandi skulu vit hava útbúgvinfólk á á økinum og og tí eru nevnt at taka undirvið einum somum uppskoti sum fyriliggur her eg eri bara bangin fyri at hetta her uppskotið her kemur ikki at hava tað virkning sum mann ynskir iðvið hesum við hesum uppskotinum um so var ati tað var ein rúgva av fólki sum gekk fyri einki sum kundi hugsað sær at fari hesar báðar greinarnar so eg ivist ikki í at tað kundi verið einm í deg øh sjálvur veiti ov lítið til hvat inniber útbúgvingin námsfrøðiútbúgvingin í føroyum í dag inniber hon ikki

kemur hon ikki inn á báðar hesar greinarnar í dag eg gangi út frá at tað ger tað kundi mann kanska farið inn í námsfrøði útbúgvingina visti mann sær at tað r ein tørvur kanska at útbúgva fólk til serøkið ja men altso kundi mann so ikki uppraðfest tað heldur heldur enn at setta eina heilt nýggja útbúgving á stovn sum kanska kemur at taka frá dagstovnaøkinum

annars haldi eg at ð generelt er hetta ein eitt problem við rekrotering til nánsfrøði øki og tað kann gott vera at lønin er er avgerandi fyri at mann ikki tímir at søkja inn á nánsfrøðiøki øh ein annar trupulleiki kann vera tað at at mann í áravís nú hevur snakkað hetta øki niður ístaðin fyri at snakkað hetta øki upp vit hava ikki hoyrt eitt positivt orð frá millum annað pedagogfelagnum um at tað er deiligt at vera námsfrøðingur um at at hetta er nakað sum vit ordiliga vilja vilja koyra ígjøgnum nú nei vit hava hoyrt í gásaheyar grenj og klæðusang um at alt er av hundandil og tað sigur seg sjálvt at so søkir eingin inntil tað sigur seg sjálvt eg haldi at at leiðslan í pedagogfelagnum hevur eina uppgávu at lyfta eina stóra uppgávu sum ikki liftir í løtuni og tað er at greiða fólki frá at tað er faktiskt ótrúliga gevandi at vera rundan um børn at vera við til at forma framtíð føroya ígjøgnum barnagarðar og og og ígjøgnum tað at kunna vera við til at forma okara ungu eg haldi tað er eitt eg haldi tað er ein uppgáva sum hann ikki lyftir í dag og tað haldi eg at at skal fara út til pedagogfelagið herfrátakk fyri
beinta lovuðer farna viðmerking
gersuvælja takkfyrhara formaður nú er so ikki ligvunu pedagogfelagnum men tað er uppgávan hjá pedagogfelagnum at verja starvsøki soleiðis tay siga at altíð ikki er í lagi so trúgvi eg eisini at tað er okkurt um tað eri samdugra sanday í vit skula vælkalifirseraði fólk inn á hetta øki her men tað at at tað verðar skotið upp at mann fer at hyggja eftir um mann kanska skal koyra í tvær útbúgvingar á einati dagstovnaøki og einalisera øki tað trúgvi eg ikki fer at skala útbúgvingina tí tað er jú munur at arbeiða á teimum báðum økjunum og ein orsøk til at tað mangla námsfrøðingar á dagstovnaøkjunum sum eg skilji er tað tí at tað er eitt rættiligani strævið starv og arbeiðsumstøðurnar eru verri enn so altíð øgiligani góðar so mann kundi eisini kanska hugt eftir arbeiðsumstøðunum og á tann hátt fingið fleiri fólk at útbúgva seg og ikki minst útboða eftirspurningur tað kundi eisini verað soleiðis at mann gav fólki betri løn sum tey eisini fóru inn á tað økið men eg eri samd við røðarum í at hetta er eitt øgiligani umráðandi øki ha
brandur sandoy
ja takk fyri harra formaður ja eg eri púra greiður yvir at at tað at arbeiða í dagstovuni er er kann vera slítandi fyri fyri fólk tað tað er púra og tað er eitt strævi øki at arbeiða við men hinvegin so mikið kenni eg til onkrar av av teimum serøkinum at tey kunnu sanniliga eisini vera belastandi bæði fysiskt og og psykiskt so tað er ikki bara tað er hetta her at fáa fólk til at tíma at velja hesi størvini til og hvussu gera vit tað jú vit gera eg ja ókey ein partur er við løn men ein partur er eisini við at snakka øki upp heldur enn at snakka øki niður og tað tað haldi eg tað haldi eg veruliga manglar takk fyri
so er tað hervør poststeidtur
takk fyri ja eg eg trúgvi ikki at tað fer at skaða útbúgving útbúgvingina á setrinum í dag at mann fer at kanna um um tað er ein góð loysn at at koyra nú tvey sernámsfrøði tað fyllir ein part av útbúgvingini í dag fimmogtjúgu sds haldi eg av tveyhundrað og fjøruti so so eg túgvi ikki tað kemur at skaða men í mun til hetta við at snakka fakið niður so trúgvi eg eisini sum beint í løgusi já í áðni at vissu vissfas formaðurin hevur nakrar ábreiðslur so eru teir nokk hald í teimum men vist mán hyggur eftir umsóknartølunum til námsfrøði so kann ann síggja at í ár vórðu tað fýrs umsóknir fimmogtretivu sleppa inn so so tað er ikki soleiðis at tað ikki eru nógv sum søkja inn mann kundi saktans havt nógv fleiri enn tvær útbúgvingar ella tvey hold í mun til hvussu nógv søki inn á námsfrøði takk fyri
ustrandoy
ja tað er nokk so at at tað kunnu vera fleiri tingin inn mann burdi kanska havt gjørt gjørt tvey hold soleiðis at mann fekk men mær vitandi so hevur tann søgan eisini verið galdandi árini frammanundan so at tað er tað kundi mann sjálvandi havt gjørt nú í nógv ár við sum mann vildi virkuliga prioritera hetta økið men undanfarna samgongan valdi ikki at prioritera hetta her økið nú nú er tíðin øgiliga góð at koma við við hesum málinum og eg ivist í at hendan samgongan fer at uppráðfesta hetta økið
og so er tað djóni nolsø joensen
ger s vælja takk fyri harra formaður ja líka kanska tvey politisk prik til brann sandoy og og og ein lítlan spurning tað er kanska tað fyrsta er kanska ikki so smart at leggja kanska etir einum fakfelaga sumiki fær at forsvara seg her men men boðskapurin er hvussu greiður o tað er gott at hann kemur fram ella verður røddur tí at hetta er eitt eitt forholtssíðt nýtt fakog tað skal tosast nettup sum brann sandoy sigur so gott at tað skal tosast upp og tað skal vera positivitetin rundan um tað at vera saman við hesum ungum børnunum næsta priki tað var líka tað ateg haldi at tá ið flokkurin hjá barnesandoy legði øki út at tá kundi mann kanska lagt eitt ávíst støði fyri nøkrum tímum til børnini tí ateitt sindur sum á eldraøki at mann tí at nú ver tað ymiskt frá kommunu til kommuni hvussunógvar tímar verða lagdur í og tað so veru tað ymiskt í kanska í siðrapartin norðurapartin hvussu nógv børn tímar børn eru saman við vaksnum ttað síðsta tað er hvat heldur brann samdoy um tað at vit eg havi nú gloymdír spurningin men tað var líkasum tað varja vð at at er býtt ímillum
asandoy
ja hatta havi eg fyrisovurdi ikata síðsta spurningin havi eg fyri sovurdti ikki so ræðuliga nógvar meiningar um aeg haldi at dagstovnaøki liggur øgiliga væl undir kommununum tað mámi eg siga um serøkið skuldu liðað undirkommununa eisini tað tað vil eg ikkitað trúgvi eg ikki verur nógvar fyrimunir við tí tað tað tað hevði eg ikki hildið tá ið tað kemur til normeringar og annað so er tað møguligt at at tað burdi kanska mann burdi hugt eftir um tað var visti mann frá hesum høg a tingi vildi vildi áseta ein norm fyri hvat mannhvat fyri normeringar skuldu verið á økinum so so var tað kanska ein ein møguleiki tað er kanska ein lítil trupulleiki at kommunur áseta ymiskar normeringar í ymiskum støðum men hin vegin eg havi inntrykk av at generelt liggur normeringin kring landið rýmiliga eins yvir yvir yvir yvir øll yvir øll øki tað kann kanska vera ein lítil trupulleiki har nú nú eru summar kommunur farnar inn at bjóða bjóða gratisk barnaansing fyri foreldrini og eg veit at námsfrøðingarnir eru øgiliga bangnir fyri at tað fer at føra til at hesar hesar kommunurnar fara at brúka nógv minni upp á upp á økið og tað tað síggi eg sum mariellan vanda takk fyri

takk fyri harra formaður eg eri hvussur ein av teimum sum eru øgiliga glað fyri tað stóra arbeiði sum námsfrøðingar kring landið gera og tað er kanska eisini ein av setningunum fyri at eg havi kunnað arbeitt úti altíð ella tað borið illa til spurningurin haldi eisini er hvat okur bjóða okara børnum hvat okur bjóða okra ungu hvat okur bjóða fólki við serligum tørvi fólki við menningartarni og so víðari og okur vita at tað eru nakrar útbúgvingar sum krevja ella nøkur størv sum krevja tað at tað skula so nógv meira følk til enn á øðrum økjum og hetta er eitta av teimum økjunum sum krevur ein øliga stóra starvsfólkaorku eg var partur av vágsbýra tá okur settu á stovn tað at gera ein fjarlestrardepil og áðrenn tað hevði mann eisini prøvað at vita um tað bar til at gera nakað við fjarlestur í sambandi við setrið tað var eitt sindur tvørligt tað kann vera at tað riggar betri nú men upá einanna máta tók mann sakin í egnar hendur tá og fekk sett eina útbúgving á stovn og mann hevur havt í fjør eitt hold upp á eini tjúgu fólk sum komu ígjøgnum so at tað ber til at gera nakað eisini við fjarlestri og har hevði eg ynskt at mann legði kanska eitt sindur av trýst á soleiðis at tað bleiv betri møguleikar hjá fólki at útbúgva seg gjøgnum netið á setrinum eg haldi okur noyðast at fara meira tann vegin og eg haldi at koronastovan hevur víst okkum at tað ber nógv betri til enn mann hevur trúð tí at nú eru øll nú noyðast øll at brúka meira hetta talgilda ikki soleiðis at tað er tað einasta rætta men at tað er eitt alternativ hjá nógvum og tá ið tað bleiv sagt at einki er gjørt við efta her í máli í undanfarni samgongu so er tað ikki rætt tí at tað bleiv eisini sett at hjálparfólk aútbúgving á stovn

haldi sjálv at tann útbúgvingin eigur at hava størri fyrimynd í heilsuútbúgvingunum soleiðis at mann brúka sama leist soleiðis at mann kundi tikið tey sum hava arbeitt sum dag røktarar ella hjálparfólk og gevu teimum styttri skeið visti tey hava brúk fyri tí soleiðs at tey p á einana máta fáa pappír upp á tað sum tey duga og fáa trekt frá aso starvsvenjingartíð men fáa eitt sindur av teori fáa eittsorurkompirmerað skeið sum kann uppskúla tað haldi eg var var ein av orsøkunum til at heilsuupplúgvingarnar blívu ein sykkse tað var mann valdi tað so tað er bara ein áheitan tá ið mann hyggur eftir tørvunum á námsfrøðingum sum kom fram tá ið okur viðgjørdu hetta her uppskotið seinast so er hann øgiliga eyðsýndur altso tað tað er jú krav í lógini um hvussu dagstovnaøkinum til dømis skal vera við at tað skal vera tveir triðingar av starvsfólkunum sum skula hava útbúgving og mann hevur so funnið út av at faktiskt er ta bara ein triðingur sum hevur tað og eisini tað at vistimann hyggur ígjøgnum nøkur ár bleiv tað víst á so minka tað talið av av námsfrøðingum sum eru úti í dagstovna økinum og tað haldi eg er øgiliga alvorligt og tað er faktiskt haldið e eitt av teimum góðu tingunum sum faktiskt koma fram tá eð mann viðgjørdi hetta her málið seinast hvussu stórur tørvurin í veruleikanum er og at bara fer at kunna liva upp til tað er ásetingarnar sum eru í lógini so manglar ogvu trý hundrað og fimmogtretivu st hetta bleiv viðgjørt og eg haldi at tað er nokk so løgið at mann sum landsmyndugleiki er vitandi um at mann ikki heldur lógina og at tað hendir faktiskt einki tað koyrir bara akkurát sum leit tað koyir bara víðari sum tað nú plagar visti mann hevur krøv í lógini so skal mann antil halda seg til tað tað skal eg taka tað úr tað er eit sindur mín meining antl hevur tí tay levur túta ikki og nú er tí og eg haldi rætt at tað er og eg haldi at mann mann skal taka tað í nokk størri álvara at mann faktisk er vitandi um at lógin ikki verður hildin tað haldi eg ikki í ordan okur vita eisini tað at almannaverkið vísti á at tey fingu ikki skikkaðu starvsfólk til ein stóran part av teirra tænastum tey søgdu at seksogfjøruti prosent av starvslýsingunum eftir námsfrøðingum eydnaðist so tað vil siga minni enn helvtin ber tað í minni enn helvtina av førunum ber tað til og vistimann tenki upp á hvat eta fyri borgarar sum tey skulu veita tænastu til so kann tað vera fólk sum að að tað kann vera bústovunum og sovíðari sum hava ymisk sløg av tað kann vera sálarsjúku ella menningartarn ella autismi ella hvat tað skal vera tað kann eisini vera fólk sum hava stuðul sum hava til dømis respurator hold sum verða passaði heima fólk verða passaði heima við tí so tað eru faktisk øgiliga alvorligi ting sum mann faktiskt ikki ordiliga klárar at nøkta tørvina í dag tað haldi eg er er eitt álvars mál í sær sjálvum og okkur hava samtykt eina nýggja lóg um almannatrygdum tænastur sum fer at bara at økja tørvim kann mann siga og nýggir bústovurnar eru á veg sum eisini fara økja tørvim so tað er nakað við at royna at vera eitt sindur frammi í skovnum hetta er hetta uppskotið snýr seg faktisk um tvey ting tað snýr seg um at útbúgva fleiri tað er tað eina í tí og so er tað tað um mann ikki eisini eigur at fara at vordera um tað hevði verið ein fyrimunur havt værið útbúgvingar men høvuðsendamálið er at fáa útbúgvað fleiri men eg haldi sjálv at tvær útbúgvingar høvdu verið góðar tí so hevði tú kunnað havt einan sum fór til serøkið og einans sum fór til dagstovnaøki á hvørjum ári til du hvørfall koma upp á tað støðið sum tú skalt brúka tað kundi saktans verið skipað soleiðis at ein stórur partur av lestrnaðinum var saman tað skal eg ikki gera kkan gera meg klókan uppá tað vita tey sum arbeiða við tí men ter heilt sikkurt nøkur grundfag sum øll skulu hava sum tey kundu havt í felag so velur tú teg út á linjur tað sum eg bleiv hvussu fr eitt sidur bekjymrað um tá ið oku upplýstu heta her í málið í trivnaðarnevndini seinast tað var tað at fólk sum bleiva útbúgvin sum námsfrøðingar í dag har er tað soleiðis at tey kunna velja seg inn á ymsar greinar og tað bleiv sagt tað at dagstovna økið altso barnagarðspedagogikkur var ikki eitt fak sum var hvørt ár og hesin fólkini komu út at arbeiða har tað haldi eg nokk so eg veit ikki tað haldi eg ikki ordiliga er í ordan altso og tað bleiv eisini sagt tað at tey allarflestu tey valdu at hava rserøkisun grein og so eru eg eitt sindur aftur har sum okur vóru í morgun okur snakkau um eftir her ja men mann leitast nokk eftir feilin hjá børnunum fyrstu næstan alt tað fólkið sum eru útbúgvin kemur ígjøgnum tag systemið sum eitur serøki sum kemur inn á arbeiða á einum eg vit iki mhen kansn siga í gásaregum vanligum vøkiki gvetikk mg heitur bara nú heitir nú er tað bara lummafelesofi men altso teg kann ikki lata vera við at hugsa tankan vissu øll eru útbúgvin til tað at her er okkurt serligt her ein sjúka an diagnosa her er eitt annað men eg skal út á arbeiða einum øki sum er eitt ganska vanligt dagstovna øki kann tað ikki uppá einana máta hava eina ávirkan tann spurningin haldi okkuann setokkum tí a sikkurtan hevur men eg trúgvi at tað ávirkar tí tá ið tú verður útbúgvin tá verður tú eisini myndaður til at hyggja eftir nøkrum bestemtum og tað haldi g er ótrúliga stórt spell vist ta vanliga sunnað barnið spæl menning ganska vanlig útvúgling hjá danska vanligum børnum ikki fyllir næstan alt í eini útbúgving sum skal út til at passa okra smái so tað er í hvussur sær í grundin til at eg haldi at
ja so er tað viðmerkingar janeli poulsen
ja takki hara formaður eg eri samdur í siristenberg við se allarmesta sum hann fóri fram og eg hugsi um fyri heilt stutt ári tíð síðani tá bleiv krav til við seg í handilsvinni sklut vera dekkar skuldi hava vinnubræv skuldi tú vera kokkur við einum skipi har tað við átta mans ella fleiri umborð skuldu hava vinnubræv tá segði mann at visi tú hevði royndir so heivi tú eitt ár at søkj og vinnubræv upp á tínar royndir og síðani tey sum ikki sag áið at tey munnu fara undir útbúgving eg hugsi fyri at nøkta bráðtørvin her nú okur vita at tað er ein rúgva av fólki eru ovussum økjum sum hava verið í so nógv ár tað er kanska í ordan at tey ikki fáa pappírið púra beinleiðis o uttan at gera nakað men eg trúgvi fyri at loysa bráðtørvin her nú við tað allarviktigasta at okur bjóða so fólkunum at ter kunna verða fulltíðarstarv í til arbeiðis menn við einari kvøldarútbúgving við at taka nøkur fáa nakrar førleikar við einari útbúgving sum gera at mann fær loyst bráðtørvin eg trúgvi tað er serliga har

sigur ístøðbur takk fyri harra formaður ja hatta veit ikki eg faktisk at vera allastaðni tað eru við tað er akkuráð sama tað er tað eru økt krøv eisi ta sjónum til sjáfólk alla tíðina at halda seg á sjúrð og o eg haldi sjálv tað sum eg segðitae við at fyrimyndum í heilsuútbúgvingunum har tú kann taka og gera uppskúlingshold har tú faktisk leggur tað inn sum tú veit manglar av teori men tú góðskrivar tað at tú hevur so snógv ár arbeiðsroyndir sum ein part av útbúgvingini so vørdar er nøkur stutt kompirmeraði skeið sum kunna gera nakað gott tað kundi verið partur av tí nýggi jálparútbúgvingini tahevði hvussu r hildið hað verið ótrúliga skilagott tí at tað eru nøkur sum hava arbeitt eitt heilt lív men tey kundu fingið nøkur styttri skeið og tað var virkliga enn eins ogkce tá ið tað bleiv gjørt fyri heilsuøki tað riggaðija
t at lova
takkfyrihra formaður eg haldi tað er øgiliga áhugavert eisini at hetta her við at nevna at hetta er jú eisini ein føroysk loysn til tað føroyska samfelagið tí hetta er jú útbúgvingar ella útbúgving sum tú kanst taka í føroyum og so eitt annað ett her við um mann skal koyra tað í tvey eitt til dagstovnsøkið eitt til serøki tað fara vit at viðgera í mentanarnevdini tí eg haldi esin t er rættiligani áhugavert og áhugavert eisini at vita hví tað eru fólk sum heldur velja serøki heldur enn dagstovnum øki og eg dugi ikki at síggja at tað skal ganga u tyvir útbúgvingina sum so tí at nøkur grundfólk gangi út frá vera tey somu takfyri hara formaður
hann var
drygara formaður vor ja tað sum er so gott íðursinm uppskotinum tað er tað okur hava allar møguleikar til at gera tað rætta tí o kul kunna útbúgvinsifólkini longu sum støðan er í dag og sjálvandi feri mentarnarnevndina lýsa un tan sleppa tvær r útbúgvingarl ikki tað er ikki kikurt tað til at einasta rætta men tað er hvørfall neyðugt at útbúgva fleiri tað er tað sum er kanska høvuðsbengið men eg hevði hildið at tað ertað hevði eisini verið ein vikti vordering um ein sjey pláss fyri fyri fleiri men so hyggur eftir turvunum hvussu nógv fólk mangla og hvussu nógv søkja og sum ikki sleppa inn so so hevði tað hvør okkurt sum týðer upp á at tað er pláss til tað so at eg hopi at teg at tá ið nevndin kemur aftur at at hon hevur tikið akkurát lust tann partin rættiliga væl takk fyri

takk fyri harra formaður hjálparútbúgvingin sum er til hjálparfólk oútbúgvingi veit siður stenbergat siga um um tú kanst byggja víðari upp á hana ella skalt tú hava onnur tingum yvir mann hevur eisini hoyrt um at at tað kanst tú ikki so mást tú líka taka miðnámin ímillum men tað sum er gott við hesari donsku tað er tað at nøkur tey so nýtist tú bara altso tey megna kanska ikki miðnám tað er ofta so broytt miðnám við fakum men tey megna einat hjálpaeina hjálparútbúgving sum so kann fara víðari beinleiðis til námsfrøðing so tað havi akkursum ein ein annað vinkul til at kunna koma og blíva útlar sum námsfrøðingur og kanska klárað tað klárð tað fínt so tað er kanska fyri at so hevði mann eisini kunnað havt begjørt betri møguleikar fyri eina ein størri part av fólki sum kanska ikki megna so væl eina miðnámsútbúgving men sum kunnu gott enda við at blíða námsfrøðingar allíkavæl takk fyri hara formaður
siri stenberg
takkfyri hara formaður eg veit for lítið um tað men soleiðis sum eg havi skilt tað so kanst tú ikki fara beinleiðis víðari og tað er altíð við og ímóti hvussu mann skal gera tí setir tú tey høgi krøvini beinanveg so verður tað nógv av teimum sum sum kunnu kunna fara og hjálparútbúgvingin í dag sum ikki sloppið inn alto til dømis tey sum arbeitt í nógv ár kanska ella hava royndir so høvdi tey havt trupult tí tað mangla miðnám men tað sum er rætt at gera tað er tað t attú hevur jú ikki brúk fyri øllum fakum tá ið tú skalt víðari á miðnám vist tú ætlar tær víðari til námsfrøðing men at tú hevði kunnað gjørt nøkur skeið á miðnám sum vórðu rættaði akkurát til hesi her fólkini har tey tóku nøkur fá fak taðttað hovmannhvussu møguleikar til nú liggur útbúgvingin inni á ein miðnámsskúla so so tað vildi veri giliga løgið vissi ikki mann brúkti tann møguleikan til at siga hygger at at tú kansn koma her í í so sonógva mánaða taka hatta og hatta og hatta fakið sum kanst fara víðari og eg veit at tey sum hava tikið røktarútbúgvingina heilsurøktarútbúgvingin a hava eisini kunna fara víðari til sjúkrarøktarfrøðing við onkrum smáum fakum inn ímillum tað er ikki neyðugt at fara at taka alt umaftur tí at ein partur telur við men tð ereitt sindur ymiskt eisini um tað er í føroyum í danmark tí okur hava sett eit sindur hægri krøv í føroyum faktiskt tl hasar báðar útbúgvingarnar enn mann hevur gjørt næðritakk fyri
so er tað djóni nolsø joensen gerso væl
takk fyri harra formaður ja tað eri vón fyri framman tað er kjakið í dag bendir á at tað er meira jalið heitir rundan um alt tað sum hevur við námsfrøðini yvirhøvur at gera tí er týdningurin av at námsfrøðin er komin altso og hvussu týdningarmikil er at ættarliðini hjá okkum fáa gott í beinini er er til staðar so tað haldi eg eri øgiliga gleðiligt tað sum siristenberg nevnir í sínari røðu um hetta her við at ein námsfrøðingur ikki pjøvist at nerta við eitt øki í sínari útbúgving vísir mær bara aftan á kjakið í dag hvussu himmalrópandi neyðin er fyri at eftirmeta og eftir hyggja útbúgvingina tí tú kanst ikki fara ígjøgnum eina útbúgving uttan at hava nørtir við eitt øki sum er so grundleggjandi sum dagstovnaøkið og sum serøki tað eigur og skal vera eitt krav at tú skalt sum námsfrøðingur tá tú ert komin út ígjøgnum aftar á fýra ár hevur norteg við bæði og eg verið í einari drúgvari starvslæru á báðum øki tað er bara mín mein takk fyri harra formaðu
berg
takk fyri harra formaður ja eg haldi tað eru góðar vónin fyri framman eg ivist ikki í at onkur fer at taka sjongradgch og fremji hetta her máli altso soleiðis havi eg forfall skilt í ta tað bleiv upplýst í nevndini at at smábarnaøkið var ikki ein linja sum sum var tøk á hvørjum ári tað er hvussur tað sum bleiv upplýst tað kann vera ftær øðrvísi í ár tað veit g ikki men tað bleiv sagt í fjør og tað tað er allarmerandi og tað er tøll tekn í sólin o mána upp á at mann eigur at fara eftir hyggja útbúgvingina tí tað er eru grundarsteinir til at kunna fara víðari eisini yvir til serøkið at tú hevur ta mest grundleggjandi upp á pláss kja so eru vitsigur ikki fleiri sum hava biða um orðið orðaskifti er endað og hetta málið verður beint í í mentanarnevndina til viðgerðar víðari viðgerð tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður aftur í morgin og hann byrjar klokkan tíggju og í morgin er tjúgundi novembur altso klokkan tíggju í morgin áðrenni verður nýggjur tingfundur so og tá er skráin dendan her
ja tá er skráin tann at vit byrja við tveimum aðru viðgerðum altso onnur viðgerð av løgtsmál nummar áttaogtretivu tað er uppskot til samtyktar um at góðkenna marknaðarsáttmáladanmarkar kongsríkis saman við føroya landsstýri o øðrðummegin og stjrn noregs hinuvegin og so er onnur viðgerð av tingmáli nummar níggjuogtretivu tað eruppskot til samtyktar um at góðkenna marknaamsmála millum sr danmarkar kongsríkis saman við føroya landsstýrisorðummynnostjørn íslands hinvegin og tað er eisini nei tað er tríggjar aðru viðgerð onnur viðgerð av tingmál nummar tjúgu uppskot til samtyktar um tilráðingar frá útnorðuráðum í tvey túsund og nítjan síðan er tvær fyrstu viðgerðir tað er fyrsta viðgerð av tingmál nummar áttaoghálvtrýss uppskot til samtyktar um minsta útgjald úr almennum grunnum og fyrsta viðgerð av tingmál nummar sjeyoghálvtrýss uppskot til samtyktar um at góðkenna landsrátngávun fyri tvey túsund og nítjan og framløga er eisini á skránni so er hesin tingfundur loysn